so er tingfundur settur og fyrsta mál á skránni í dag tað er aðalorðaskifti um frágreiðing nummar tvey tjúgu tveyogtjúgu frágreiðing sambært greinum einoghálvtrýss stykki fýra í tingskipani um fyrisiting av sjávfeingi og áðrenn vit fara undir viðgerðina so skal forkvinnan kunna um ati tað er soleiðis at talutíðirnar eru fimtan minuttir til framsøgufólk og landsstýrismannin í fyrsta umfari og í øðrum umfari tíggju minuttir í triðja umfarið fimm minuttir onnur løgtingsfólk tað hava tíggju minuttir til fyrsta umfar fimm minuttir til annað umfar og tríggjar minuttir til triðja umfar og tá um eina løtu tá ið vit fara at tekna til so fari eg at biðja fyrst umframsøgufólk hetta í mest kunning til tey sum ikki hava roynt hetta áður so verður fyrst biðið um framsøgufólk og um tit vinarliga líka lata tykkara framsøgu fólk sleppa at trýsta á fyrst soleiðis at tey standa ovarliga ikki tí vit flyta tey upp í rekkini men øll tingfólk kunnu teknað til og tað verður soleiðis at framsøgufólkini fáa orðið og so landsstýrismaðurin um hann biður um tað og síðani onnur tingfólk og eg skal biðja um framsøgufólk framsøgufólkini vera fyri javnaðarflokkin uni holm johannesen fyri sambandsflokkin erhard joensen fyri fólkaflokkin árni skoli fyri tjóðveldið annika olsen fyri framsókn karlát hergarson fyri miðflokkin jenis at rana og fyrstur at røða verður framsøgumaðurin hjá javnaðarflokkinum uni holm johannesengersovæ
a

takk fyri frú forskran takk fyri so
tey fara vit til viðmerkingar elspøk mær settir skunnleys støttir gjørt so væl ja takk fyri frá forkvinna vit vita tað at við síðu fiskivinnan skal lívliga so má tú hava tryggar og góðar karmar av virkundi annars er tað slett ikki til so einkil tað og við síðu fiskivinnan ikki riggar ja men so so tekur tað nógv annað við sær sum melki fyri at virka í hesum landinum men eg hugsaði eisini um hetta her við at hvat við at vit prøva kanska onkrar aðrar alternativu loysnir kanska hyggja yvir til kanska alaska kundi mann fingið eina avtalu við alaska ella próva nú funnlanda aftur til kanada vita um mann kundi komið komið tann vegin aftur og nøvnist alaska har havt alt møguliga fiskið eisini toskið og so kundi mann farið nú banka uppá og vita um tað bar til ikki at missa mótið og ikki
or er bangin fyri nýggju leiðum takk fyri

er her her heima hjá okkum
takk fyritakk so er taðhanna jensen ger so væl takk fyri frú forkvina ja tað var áhugavert at hoyra røðuna hjá una holm johannesen hann var eitt sindur inni á hasun her við loyvislongdini at landstýrsmaðuin ferði melda okkurt út og og rættí tað at undanfarna samgonga faktiskt næst undanfarna samgonga arbeiddi við átta ára loyvum hevur uni oholm johannesen nakrar tankar um hetta við hvat er eitt eitt nóg nóg langt loyvi og so hugsaði um hetta her hann nevndi einki um tað sum landstýrsmaðurin eisini hevur meldað út um hetta her við tí tí útlendska ognarlutinum í veiðuliðunum hevur uni oholm johannesen onkrar tankar um tað so er púra samd við uni holm johannesen annars í at tað er gott at mann kann gjalda fyri at vit kundu krevja gjald fyri eftirlit umborð á
útlendskum skipum

ve halda okkum til tað sum nú liggur á á borðinum
takk johannes joensen gjørt væl takk fyri frá fólkum eg hugsi um eitt orð sum virðisøking sum ofta hevur verið sambæt við teimum snakkar um fiskini og tilfeingsskjóknum gera vit nóg nógv fyri at virðisøkja ella kunnu vit gera nakað betur og eisini hugsa um um eg fái eina betri avtalu við es hvussu fáa vit selt ta vøruna sum vit virka eg hugsi at hevur uni holmur johannes nakað meining um hvussu vit kunnu gera ella eru nakrar ætlanir ætlaði eg at spyrja landsstýrismannur er nakrar ætlanir um hvussu mann kann skipa fiskina soleiðis at mann fær virðisøk tilfeingi og at mann
sleppur lættar inn á marknaðin at selja tað

hjá okkum at at útflyta
síðani er tað bárasteinielsen ger suvælja takk fyri forkvina tað er nógv góðr elementir í framsøgurøðuni hjá unum hálm johannesen og tað sum kanska eg kann fegnast allarmesta um er tað at hetta er sletki viðgjørt í samgonguni tað vil siga at vit nú í tinginum koma at viðgera hvussu langt áramál skal vera hvørji gjølduni skulu vera og kanska eisini verða við í viðgerðini um at virðisøkja mest møguligt og tað halda g vit øll inni her hava tosað um í nógv ár og tað taka vitvið opna ormunm ímótir men tað er eitt sum eg legði merki tila beiti merki í sum uni holn johannesen sigur tað er hetta her ja men hann tekur undir við at mann eigur at bara geva teimum sum fiska tá tað vil segá heimaflotan skal ikki fáa partrollarar lýnuskip og suvíðari heimaflotin hevur akkurát júst nú hvussu er ein partur av hanum fingið høvdið upp undan og fingið endurnýggjar flotan mon kanska fingið lønsemi í ta fiskiskapin sum annars hann eigur av og skal liva av ætlar mann so virkligan nú stuðla un holm johannesen at taka tey tann stuðulin tí tað er stuðul ja makrel

at fyria halda osum til takk fyri takk fyri forkvinnan skal boða frá at tað verður døgurðasteðgur í dag frá at um tólv kanska eitt sindur yvir tólv til eitt og síðani fara vit víðari til næsta framsøgumann tað er erhard joens
aðra av okkara høvuðsvegnum her á á løgtingi

haldi at tað er interessamt at síggja tølini sum eru sum sum verða uppgivin hetta er jú okur sum ikki eru partur av fiskivinnuni til dagligt okur vita jú ikki hvussu støðan er á á av á botfiska stovninum hjá okum men tað er bekimrandi at toskastovnurin skal áhaldandi blíva við at vera so illa fyrri sum hann okur skulu rokna við ella eisiss mælir faktiskt frá allari toskavági og okur tí at tí at gýtingarstovnurin r komin niður á eini tíggju túsund tons sum eg minni enn tey tretivu túsund tonsini sum eru lámarki í umsitingarætlani tað er í sær sjálvum rættiliga ræðandi og mann kann so seta spurnatekin við hvat er tað sum ger at tóskastovnurin aftaná at okur hava havt hesa fiskidagarskipanina í so nógv ár statiðvek er so illanir fyrri sum hann er er tað er tað viðurskiftur á landgrunnunum hevur tað nakað við fiskidagarskipanin at gera ella er tað ein ein kombinatión av teimum tingunum sum ger at okur ikki fáa toskastovnum at trívast aftur undir føroyum at okur ikki fáa stovnum upp toskastovnurin hevur trossalt søguliga sæð verið ein av teimum ella verður tað fiskaslagið sum føroyingar hava bygt uppá og sum hevur givið veruliga hevur givið pengar tað er gleðiligt at tað stendur frigari til við bæði hýsini og uppsagnum og vónandi kemur tann gongdin at halda fram

eins og undanfarni røðari so vil eg gjarna hyggja eftir tí sum sum landsstýrismaðurin á síðu trettan og frameftir

í samgonguskjalinum er burðardygd ein týðandi táttur og tað skal skiljast sum búskaparlig burðardygd lívfrøðilig burðardygd og sosial burðardygd og tað er alt samalt øgiliga gott sjálvandi karmarnir hjá vinnuni tað er nakað sum øokur øll somul vilja so so

men hetta við nýskapan við víðari menning við nýmenning tað er væl tað sum skal vera høvuðstátturin í okkara fiskivinnu frameftir bæði hvat bæði tá ið tað snýr seg um botniskavei men sanniliga eisini tá ið tað snýr seg um pilagiska veiði

føroya fólk skal hava ein munandi og rímiligan part av tilfeingisrentuni føroya fólk fer í dag ein part av tilfeingisrentuni um hann er nóg stórur um hann er nóg rímiligur tað kann mann altíð diskutera um tað veldst um eyguni sum síggja ømen tað ernokk eingin ivi um at hannella tað veiði gjaldið sum í dag verður goldið

nógv tað er ómøguligt at siga hjá mær beint nú men tað fer nokk at hækka tað hava verið fleiri útrokningar gjørdar upp á hesa her so kallaðu tilfeingisrentuna og tær útrokningarnar eri eg hvussu so er rættiliga høgar øgiliga høgar so vissi oku skulda brúka tilfeingisrentuna sum eru útroknaðar av okra serfrøðingum so konna okur at betala alt for nógv eftir mínari meting so kann tað vera tað at tað sum okur í dag betala er for lítið tað skal eg lata vera ósagt

tað er eitt ynski hjá samgonguni at fáa størri gjøgnumskikini og innlit í rokskaparligu viðurskiftini hjá skipum sum fáa luta tilfeingi frá landinum er gann iki út frá at mann vil líkasum skilja tey reiðaríini sum hava ymiskt virksemi at mann vil skilja ta virksemið at soleiðis at mann í roknskapinum kann lesa tann partin sum hevur við reina fiskivinnu at gera og einki annað fyrri á tann hátt kanska til at koma fram til hvat er møguligt ella hvat hvussu kunnu koma best møguliga fram til tilfeingisrentuna og tað er møguligt at tað er rætt at mann skal gera tað upp á tann mátan

generelt haldi eg at mann hevur sæð útrokningar frá flotanum frá øløllum bæði pilagiska flotanum okanska serliga flotanum barunshavnum at mann behøvust ikki at at hava so fruktliga útgreinaði roknskapur fyri at síggja akkurát hvussu ella hvat ið liggur eftir av botnlinjuni av tí reina fiskarínum sum sumer tað høvuðsvirksemið sum tey fáast

tað er møguligt at landstýrismaðurin heldur at tað er ein at tað er ein ein góð loysn hetta við útlendsku ognarskapinum tað stendur gott nokk ikki nakað konkret her í um útlendskur ognarskapur skal út fyrr ella seinni enn hvat ið ætlanin er undir galdandi lóg eg gangi útfrá at má vil hava ognarskapin út fyrr sum er nú so ertað níggju ár eftir hvar útlendskur onnrarskapurð kann vera í vinni og fyri hvørt ár sum fer so blívur tað jú eitt ár minni í næst ár so er tað átta ár og tá ið mann hugsar eftir tí íløguprofilunum sum útlendingar gera ella sum man gera í vinnutól í veiðuliði so vil tað vera minni og minni áhugavert hjá útlendingum at gera íløgur í veiðuliði í ella í fyrsta lð í veiðulii og eg ganngi út frá at um um so er at at hesi níggju árini framhaldandi verða galdandi so koma okur at síggja at innan fyri eini trý fýra ár so beginna útlendingar at trekkja seg út simpultenn tí at tað verður eitt krav frá teimum føroysku eigarunum soleiðis at mann ikki kemur í ta støðuna at um níggju ár so skal alt henda yvir eina nátt tí tá er feløgini kanska slekki giraðir til tað fíggjarliga og tann sum skal yvirtaka partin er heldur ikki giraður til tað so tí kemur hettar at taka nøkur ár so eg vil siga at um eini trý fýra ár so beginna okur at síggja tað at útlendskur ognarskapur spakuligani kemur at fara niður úr vinnuni til um nýggju ár at vera heilt úti men tað er bara mín hugsan øeg minnist tá ið okur loyvdi tað var undir síðstu samráðingum tá ekur loyvdi útlendingum at vera inni í tólv ár tað var út frá ein betrakningi um at tá skuldi mann lata teir sum í dag vóru inni og teir sum tá komu inn í vinnuna mann skuldi javnseta teir soleiðis at teir tá teir serliga teir nýggju skuldu hava møguleika fyri at fáa til dømis útlendskar fígging ein útlendskan ornarskap soleiðis at teir vóru javnstillaðir við teir sum í távarandi týspunkt vóru inni í vinnuni so tað gav meining upp á tann mátan og tað tað haldi eg stadvekk var ein rætt avgerð at taka

øhetta við eftirliti og eygleiðingum á fiskiskipum í føroyskum sjóøki tað taki eg fult undir við eg haldi at tað skal vera fult eftirlit við tí virksemið sum fer fram á føroyska landgrunninum av

tað skal ikki vera soleiðis at okur skula gita hvat ið ella hava mistankað um at nakað ólógligt fer fram ella nakað óregluligt er fram okur skulu vita tað og okur skulu fáa allan iva beindan av vegnum og tí taki eg fult undir við at styrkja vørn og ta eftirlit sum verður

tað krevur fyrst og fremst at okur hava atgongd til marknaðirnar so tað er óreingiliga tað má óreingiliga tengjast at at okur hava marknaðir at selja okra vøru á um marknaðir sum kunna betala her hugsi eg serliga um aalsmarknaðin í dag hava okur onga avtalu okur hava eina avtalu sum sum hevur hvar okur hava øgiliga begrensaðan atgongd til til við nøkrum kvotuna sum yvirhøvur ikki standa mát við ta potensialið sum okur eru før fyri at framleiða og tí má tað arbeiðið fáast frá hondini soleiðis at okur veruliga kunnu geva tí at nýmenna og nýskapa nakran meining tí tað nyttar einki at nýmenna og nýskapa vis si okul ikki hava marknaðirnar sum kunna betala nakað til at selja til eitt sum eg sakni í hesi heri frágreiðingini ið eg veit ikkium landstýrismaðurin hevur hevur nakrar hugsanir um tað tað er tað at tá ið mann skal undir nýmenning tá i mann skal undir inovatión so betýðir tað ella so so forroketir tað tað at tú skalt hava ein kvalitet sum er cektantúnom tú skalt hava ein superkvalitet tá kemur inn á landiðið tínari vøru tað er óðansaman tr botnfiskur ella tað er pelagskur fiskur eg havi saknað at okur hava ein vakarastovn í føroyum og eg fari eisini at leggja uppskot fram um at seta ein vakarastovn á stovn aftur í føroyum soleiðis at okur kunna tryggja okum at í fyrsta liði tann vøran sum kemur til lands populert fólk sins onn at tá ið hon kemur til lands tá er hon tá kanst tú brúka hana til alt tú kanst velja kanst tú brúka haina til máttuna skalt tú kann velja um tú kant brúka hana til heiend tá tú kann velja um tú fer til fuglafjerðarfraðarenni og koyrir hana gjøgnum kvødduna og ger alifórður burtur úr tað er avgerandi tað er avgerandi í øllum viðurskiftum at tann kvalitetin sum kemur inn at hann er nummar eitt okur síggja tað í okara laksavinnu sum hevur ein tann besta kvalitetin yvirhøvur okur útflyta hundrað túsund tons av laksi um árið tað verður hvør tann evi í einasti ein laksur vendur á og tað verður hugt inn ían hann verður kannaður hvør einasti laksur áðrenn hann fer út til keyparan tað sigi ikki at okr skuldu gera við hvønn einasta svartkjaft og hvørja sild og hvønn makrel men oku klaga tryggja okum at tað sum kemur í land at tað er í ordan tí a okur kunna ikki forlanga at fáa nakra sum helst nýmenning nakra innovatión okur kunnu ikki uppskalæra tá ið okur koma inn við einari leist sum ikki er góð nátt hon skal vera góð notk tá ið hon kemur til lands men tað er so ætlann at leggja eitt uppskot fram um tað í næstu tingsetu at fáa sett ein brakara ástovn í gildi aftur í føroyum so soleiðis at okur veruliga kunnu skapa grundarlagið fyri at inn og vera at nýmenna í føroyskari fiskivinnu hartá ið tað er sagt so skal eg eisini siga tað at støðan er broytt betýðiligt okur hava fingið nógv betri skip serliga línflotin hjá okum er faktiskt endurnýggjaðu nú okur hava væl betri kvalitet á bótnfiskinum sum kemur inn men okur skulu hava eina skipan sum kvalitetstryggjar og stemplar ta vøruna sum okur skula framleiða
tað var tað ið fystisifti fyri forkvinna ja takk tað er nakrar viðmerkingar
homsen ger sovæja takk fyri frú forkvina og takk fyri erard joensen fyri nakrar skilagóðar hugleiðingar erhard joensen byrjaði við at tosa um støðuna hjá fiskastovnum ella toskastovnunum undir føroyaella í føroyabankan nei undir føroyum umskylda men okum hyggja at tilmæluni fráum fiskiskapið fyri tvey túsund og trýogtjúgu frá havstovuni so síggu okur á síðu níggju undir brotinum um føroyabankan at havstovan mælti til at tað vóru tillutaði tvey hundrað fiskidagar til eina blanding av smáum og lítlum líniførum nei størri línuførum men landsstýrismann maðurin valdi tó at útluta fleiri fiskidagar enn havstovan mælt til hvat heldur erard joensen um at landsstýrisfólk ganga soleiðis beinleiðis ímóti tilmalinum frá havstovu

takk fyri erard joensen ger sovæl eh ja takk fyri viðmerkingina hassjaku á man thomsen eg standi tær eitt sindur svarskyldigur tí eg eri ikki ekspertur í fiskaríi á føroyabankan so eg kann ikki vordera út frá hvørjum fóru setningum landsstýrismaðurin tá hevur tikið ta avgerð at at geva fleiri fiskidagar út enn enn tilmælt her tað er ikki eindømi í søguni vil eg so siga at tað at tað verður gjørt meni í heila tikið í heila tikið so skulu okur so leingi sum okur hava ella brúkað umsitingarætlanir sum okur í eini um hvar ið myndugleikar og vinna eru einigur um at hava nakrar ætlanir so skulu okur royna mest møguligt at fylgja teimum sjálvandi skulu okur tað tí ella geva tað ikki meining og so dettir altsoðsmið
hjá okum
takkfyrisínerda hanna jensen ger so væl takk fyri frú forkvinna ja tað var ein sera áhugaverd røða hjá erhard joensen millum annað hetta um hendan vrakrastovnin sum eg gjarna hevði hoyrt eitt sindur nærri um ella kanska nær ferð hann nevndi okkurt sum útrokningarnar av tilfeingisrentuni og eg veit ikkium eg skilti hann rætt at at við tí uppskotinum sum nú fyriliggur at so skal haina tgjalda ov nógv í mun til tær útrokningarnar eg eg veitikum eg skilt hann rætt undir øllum um støðum so tosaði hann um nýmenning og eg skilti hann olei at hetta her við nýmenning er tað øgiliga týdningarmikið at tað hevur ein praktiskan møguleika at verða sett í verk bæði sjávandi við kvalitetinum men eisini nakað við at at tað ber til og at mann hevur ein marknaða fara til sær erhard joensen onkran annan marknaðr enn egsmarknaðin um tað dregur út at fáa eina góða avtalu har og so var tað tosað um hetta her við útlendingum í í sum ognarluti sær erhard joensen ei møguleika fyri at vit fara at fáa nýtt virksemi av av útlendskum oyaraskapi í veiðuliðnum og at mann kanska

tk erard joensen ger suvæl takk fyri frú forkvinna taka tað síðsta fyrst so leingi sum sum lógin er soleiðis sum hon er nú og visti mann reinigur um tað at útlendingar skulu vera úti um níggju ár um eitt ár skuldu tið era úti um átta ár so dugi ikki at síggja at tað yvirhøvur er hugsandi at útlendingar koma inn í veiðiligu aftur í føroyum ikki soleiðs sum støðan er nú ikki uttan soleiðis at mann fer og broytir broytir lógina aftur og og skrúva t upp aftur ett tólv ár ella ella ella gevur leyst viðvíkjandi marknaðunum ja so hava okur allan heimin sum marknað men tá ið okur tosa um at fara og víðari menna so mugu okur víðari menna til tann marknaðin sum kann geva bestprís og tað er typiskt eelsmarknaðurin tað er usa tá ið vann korea japan kina kanska eg veitikki hvussu støðan er í kina men viðvíkjandi teimum fiskaslravnum sum okur hava men altso grundarlagið undir at tosa um víðari menning og at okur skulu altso gera nakað meira við okara fiskatilfeingi tað eru tvær nummar eitt tað er tað at okur hava ein kvalitet og kunnu brúka og nummar tvey at okfe atgong til marknaðir
tað nyttar einki at okur bara hava eina víðari menning vissu okur ikki hava ein kvalitet og ikki hava marknað takk fyri so mong vóru orðini í hasum umfarinum so fara vit víðari til næsta rør sum er oddin í skóli framsøgufólk fyri fólkaflokkin ger so væl
frú forkvinna ja tað sum vit viðgera er frágreiðingin sum landsstýrismaðurin í fiskivinnumálin hevr lagt fram á sama hátt sum tá ið seinasti landsstýrismaðuri legði frágreiðing fram so hevði hesin landsstýrismaðurin íla stutta tíð til at gera hesa frágreiðingina so tað eg hugsi eg kanska kann umbera at at ikki alt er við og at tað kanska eru summi ting sum ikki eru so so væl lýst sum eg kundi ynskt mær men men soleiðis er tað eg fari at gera tað at eg fari ígjøgnum frágreiðingina nokk so sláist eg ætli mær at at fara ígjøgnum hana øll hon hevur bygd upp líka sum í sjey punktum og eg ætli mær at ðviðgerð ella viðmerkja nokk so sláuskt ígjøgnum og ikki fyrren sannlíkt fyrr enn í ørðum ella triðja umfarið eg komi eg heilt til endans tiltað sum landsstýrismaðurinsum ætlar veiðuloyvin er blivið endaliga í tvey túsund og tveyogtjúgu og tað er soleiðis at eitt veiðuloyvir kann ikki verða tømt tavilsia at vit hava nú fingið eina fasta skipan sum har sum nakrar fortreytir fyri øllum øðrum sum hendir er løgd fast millum annað at eitt skip nú skulu hava signingarloyvi tey skulu verða góðkend tey skulu verða í skipaskránni og alt hetta er eisini ein fyritreyt fyri yvirhøvur at kunna avhenda kvotur og sovíðari sum er ein treyt ella sum er eit
fortreyt í okkara skipan í dag kann eg líka minna á at tað er oddnum skóli sum hevur orðið og onnur tingfólk biðjast um
at vera friðarlig eisini landsstýrisfólk ger so væl orni skóli takk fyri

at gera nakað við tað hann ætlar sær ikki at leggja uppskot fram um tað eg haldi her síggja vit longu landsstýrismannin verður í ferð við at koyra eitt ótrygt element inn í tann politikkin sum hann ætlar sær at føra eg haldi tað er øgiliga óheppið tað kann gott vera at mann ætlar sær eitt annað system men tað sum vit hava í dag tað er fer eg nógv tað er í ordan tað kann mann gott hava eina meining um men eg haldi at mann eigur at gera sær greitt hvat tað systemið skal vera áðrenn mann beginnur at pilka við ta systemið sum vit hava í dag og tí haldi um mann eigur at halda fast við ta skipanina sum vit hava nú og for leingi á hatta loyvi

hon er nú komin í gildi og brúkskildan fer heilt víst at hava eina ávirkan og serliga tær reglurnar sum eru í skipanini í dag tann ta tann ta treytin sum er nú er deild sundur í trý tað er ein generell brúkskylda sum sigur at hevur tú eitt veiðiloyvi og tú slett ikki brúka tað í tvey ár so missir tú tað so fellur t aftur landið talsi at leta skipið liggja við kay í tvey ár fellurt aftur hevur tú fiskað minni enn tretivu prosent av tí sum tú hevur rætt at fiska so fellur tað til landið sum er ímillum tað tú hevur fiskað upp til tretivu prosent at tann generella brúksskylda men so hava vit eisini eina avhendingarreglu sum sigur at hevur tú ikki fiskað trýss prosent av tí kvotuni sum tú hevur í fjør so kanst tú í ár ikki avhenda nakað av tínari kvotu og í verandi reglum er tað soleiðis at tað er bæði galdandi fyri avhending fyri eitt ár og fyri endaliga avhending tavil siga a vit kunnu resikera í verandi skipan at tað koma at liggja veiðuloyvir fiskiloyvir úti hjá aktørum sum teir ikki kunnu umseta og tað haldi eg vit eiga at fáa broytt og eg haldi eisini at vit eiga at taka burtur tretivu prosent regluna hundrað prosent taka eina vekk hon eiga ikki at vera har uni holm johannesen var inni á tí í árini og eg haldi hann endurgav meg skeivt eg segði ikki at tað var ein góð regla tað er ein vánalig regla ella í í

arbeiðir eftir einum veiðareglu og eini eini umsitingarætlan og tað stendur eisini í frágreiingini at mann ætlar sær at endurskoða hetta og tað er fínt at endurskoðaskipanir er fínt men tað stendur í frágreiðingini at mann ætlar sær tað er bara ein partur endurella nevndir sum tann parturin sum skal vera við til hetta her og tað er havstovan og tað haldi eg vil vera ein stórur feilur visti mann fer í holt við at endurskoða eina skipan sum ein vinna skal virka eftir at mann ikki tekur allar aktørar við enn so eg fari heita á landsstýrismannin um at hetta ikki bara er nakrir partar nakrir interessentar í hesum sum verða við til at gera hesa endurskoðana men at tær eru allir aktørar í skipanini sum verða við til tað arbeiði

orsøkin til at allir skulu vera við er at tað er øgiliga viktigt í einari skipan at tey sum eru í skipanini kenna ognarskap av tí skipanini tí tí tað ger alt annað líka at tað verður nemmari at fáa eina skipan at virka

føroyabanki hevur hevur onkur hevur spurt í hansjakku halhomsen varð eisini spurdi um tað hvussu landsstýrismaðurin undanfarni kundi tillutað meir dagar enn tað sum var stóð í ítilmælini frá havstovuni tað er soleiðis at mann siknaði eftir sirka trý hundrað og tretivu døgum tá ið mann fór at t ella útlutað dagar

tað er soleiðis at ein fiskitúrur startar við kikant og hann endar við kikant og tá ið eitt líniskip fer avstað út at fiska sínar átta dagar so má tar altso fssiglutar froyabanka so bilginnar fiska og so má teir sigla inn aftur og verða aftur við kaiorenn átta dagar farnir tað vil siga ein partur av tíðini fyri siglin g fyri teir minnu útróðrarbátarnir í bólki fýra so er tað taðvilsiga fyri fyri ísfriska línuskipini og og frystilínuskipini so er tað sirka ein dagur av hasum áttia sum fór í sigling men fyri teir minnu bátarnir í bólki fýra so er tað sirka trý døgn man telur tímar tí sirka trý døgn av hasum átta sum fara til sigling tí teir klára klára iki at hava meir umborð av líðni enn sirka enn tvær setur teir klárar ikki meira enn tað ta simpltniki rúm fyri tí taðvl si at teir verða noyddir at sigla aftur og fram so so tað bliv ikki tað er ikki so øgiliga nógv meir effektivir fiskidagar enn tað sum havstovan mælti til annars royndist føroyabankið øgiliga væl og eg haldi at tað er gleðiligt ø vit fiskaðu knapp tvey túsund og fra hundraðtons tvey túsund trý hundrað og fýrs tons úti á føroyabanka í fjør harav tveir triðingar vóru hýsa veiðuvirður úti á føroyabankan var omanfr trýogtrýss milliónir tað er fantastiskt haldi eg tað er tað er eisini fantastiskt at av tí sum fiskiflotin í í fjør hevur havt frá sirka eina komma seks milliard í avroiðingarvið til eina komma átta milliard í avreiðingarviru so er ein triðingur komin á føroyabanka so so eg síggi tað sum um sum eina suce og sum eina sølskins søgu ø tað er tó øgiliga viktigt tá ið vit hugsa um føroyabanka at vit í okkara ella okkara samráðingum við onnur lond fáa tær reglarnar broytt ella tey tey forholdini broytt sum gera at um vit lata føroyabanka upp fyri fríum fiskiskapi aftur at tað ikki er ein serlig serskipan so fáa onnur skip skip frá øðrum londum beinleiðis aftur atgongd til fiska føroyabanka millum annað norsk skip tað stendur í okkara sáttmála við norra at norskskip hava rætt at fiska í á føroyabanka men av tí at vit gjørdu tað sum eina serskipan í fjør so ung gingu vit at allir hinir koma inn á føroyabanka og eg haldi at hatta er eitt eitt ting sum vit eiga at hugsa um og fáa burtur úr teimum sáttmálunum sum vit hava við onnur lond soleiðis at vit kunnu verja føroyabanka eisini framafturatta so føroyabankaskipanin má í øllum førum í nøkur ár fram verða ein serskipan so vit verða noyddur at gera eina skipan sum ikki blívur longri enn eitt ár fyrirtfyri føroyabanka soleiðis at hon kann kallast ein serskipan har sum vit arbeiða okkum fram ímóti at finna ta endaligu ta góðu loysnina fyri føroyabankan vit hava avtalur við við onnur lond og nógvar av avtalunum sum blivu gjørdar í fjør ella her við um orsskifti eru rullandi altso eru tað verða rullaðar tó er tað soleiðis at á summum økjum eru broytingar vit hava eina íslandsavtalu sum bleiv rullað tað hon er tann sama sum var í fjør eg haldi at tað er viktigt at viðmerkja til til tær ella tað at vit gera avtalu við onnur lond at tað er øgiliga viktigt at vit hava so opin at at vit halda fast við so nógvar møguleikar sum yvirhøvur gjørligt millum annað hesi rættindini at fiska hjá øðrum tjóðum ímóti at tey fáa rættindi at fiska hjá okkum tí at tað eru so stór sveiggj ogtað eru so stórar broytingar í fiskigongd í fiskiskapi at fyri tað um tað í fleiri ár ikki hevur verið neyðugt at havt millum annað atgongd á fiska í íslendskum sjógvi so var tað í fyrra ári og partvísífjør øgiliga viktigt fyri at vit skuldu kunna fiska okkara sild so ann tann parturin er viktigu at vit halda fast í

vit hava sirka ta somu avtalurnar við grønland sum sum vit høvdu árundan og so aftur til hetta við brúkskyldi vit hava í fleiri nógv ár havt eina kvotu inni í okkara kvodabýti við grønland sum eitur fimm hundrað tons av krabba men sum eina royndarkvotu men tað er eingin sum sær sær ein økonomiskan fordeil ella sær øknomi í at at fara at fiska hetta so óðansæð hvat feri brúksskyldi vit høvdu álagt ohev tað ongantíð verið fiskað so tað at áleggja eina brúksskyldu fyri at fáa rættindir brúkt er haldi eg eitt er misforstað í ein vissan mun í øllum førum tí er ein fiskiskapur ikki lønsamur so vilja vit ongantíð fáa nakran at fara at fiska ella at fara at at dríva

við norra fingu vit bara eitt eina eina eitt rull tavil siga a vit hava somu avtalu við norrasum í fjør tó og tað kunnu vit gleðast um at aftan á at hava samrátt við við russar har sum vit fylgdu tey á seðnum og fóru tjúgu prosent niður við kvotu so lukkaðist tað saman við norðmon ella hjá norðmonnum at fáa tvey túsund tons meir yvirflutt úr russiskum sjógvi til norskan sjógv og tað vil siga at føroyskt skip í ár kunnu fiska í mun til at fiska fýra túsund tvey hudrað og hálvtrýsstons í fjør í norskum sjógvi av russiskari kvotu kunnu fiska seks túsund tveyhunrað og hálvtrýsstons í norskum sjógvi av russiskari kvotu og tað haldi eg ei at at gleðast um vit hava onga avtalu við brekland eg vóni at dnisholm landsstýrismaður fær eina avtalu eg vóni at tað lukkast í fjør var tað øgiliga viktigt serliga fyri teir bátarnir sum fiskaðu svartkalvan sum vit høvdu í tí avtaluni og tey tonsini av toski sum vit fingu at flenmja ikki kapp var tað tað var tað var nógv vert fyri okkum so eg vóni at tann avtalan kemur upp á pláss og kanska hann kann greiða frá tá ið hann einaferð kemur her upp es havi tað heldur onga avtalu við og somuleiðis so kann landsslórkmaðurin kanska greiði eit sindur vit hava eisini avtalur við nógv nógv onnur altso tað er altjóða altjóða felagsskapur naa fáa o ney a c sprifmo og og alt møgligt annað og millum annað eisini hava vi ein avtalu uppi í svaldbardsavtaluna

tað kemur til uppsjórarfisk so er tað ikki endaliga fastt n hvat makrelkvotan verður men tað er fastsett fyri svartkjaft og tað er fatsett fyri fyri sild hvat tann endaliga kvotan verður og eg skilji ikki heilt hvussu tað ber til at okkara svartskjaftabátar í dag liggja við kai og ikki kunna loysa tí at kvotan ikki er útskrivað vit hava fastsett okkara endaligu kvotu og tí er einki til hindurs fyri at tann kvotan verður útskrivað til bátarnar soleiðis at teir ikki pjøðast at liggja við kaiymen tað er veruleikin í dag vit hava ein flota sum ikki sleppur at fiska teir hava fiskað sína kvotu pluss tey tíggju prosentini teir koma fiska yvir og liggja í dag við kai tað er óskynsamt fíggjarligt tí at tað ger at tá ið tað so einaferður leysgivið so mugu vit pressa á at fiska og so fær kanska ein ein pat ella stórur partur av tí til útlendingar tað ilsi noyddur at avreiða tað í útlandinum tí at við einum jøvnum flóði so klára vit at taka ímóti í føroyum tavil siga í fuglafirði so kanska landsstýrismaðurin kann koma inn á tað

ørn er líkasum eitt afturvendandi kapittul og vit síggja atvørn afturvendandi ígjøgnum frágreiðingarnar gremur seg um at orkan til at handfara ella ala at at útføra tær uppgávurnar sum eru álagdar er øgiliga begrensa og er trupul og at teir verða noyddir at disponera ella velja hvat hvat teir optimera upp á hvat teir vilja gera so so

eri eg samdur og er glaður fyri at landsstýrismaðurin hevur sett eit sindur meir pengar av til vørn og og vóni at vit eisini framatrætta fara at gera tað at prioritera tann stovnin og tað arbeiðið sum verður gjørt og tað er eingin ivi um at eitt av teimum tingunum sum heldur ikki nevnt her haldi er nevnt í frágreiðingin hjá vørn er at tað skipið sum eiti tjaldri er ágamalt og av álda og í sjávandi erta sigliklárin standa men tað kann øgiliga skjótt henda okkurt soleiðis at vit ikki hava tað skipið meir har eiga vit at seta pengar av har eiga vit at fara í holt við at gera okkurt við

faktiskt er tað øgiliga dapurt at lesa ígjøgnum tað sum havstovan skrivar tó er ein lítið glotti har sum tir loyva okkum at fiska áttaoghálvfjerðs tons a tossið á føroyabanka men ikki tað nakað serlig nøgd vit fiska áttaoghálvtrýss tons í fjør men tað er ja í í tí frágreingin hjá hasum so kann eg fegnast um at tað eru tvey avsnit altso mann hevur fingið eina stovnsmeting fyri longu og mann hevur fingið eina stovnsmeting fyri gulllaks sum ger at vit nú hava ordiligar stovnsmetingar fyri teir stovnarnir tað er gleðiligt men í frágreiðingini hjá havstovuni er faktiskt eitt avsnitr av síð átta í frágreiðingini sum eitur ójavnvág í vistskipanini tað er eitt nýtt avsnitt tað er eitt nýtt ástøði eg haldi at vit burdu sett okkum inn í t ella øll burdu sett seg inn í tað tí hvat fyri týdning kann tað fáa framatrætta fyri skipanina og fyri mátan við stýra fiskivinnu uppá eg veit ikki eg hav ikki nakað svar upp á tað men tað er í øllum førum
tíggju tankar sum liggja í tí avsnittinum takk fyri síðani eru tað fýra viðmerkingar
tann fyrsta frá johannesen gjørt so væl takk fyri frá fólkum ja nú er ádnýsskolið fyrr enn til amstur sum maður so hann er villurligt í vitrinum út í fiskimáranum eg hugsa bara at spyrja um nú er tað er flotin til at fiskapin í føroyum øgiliga fjølbroyttur sum vit hava eisini útróðarflota og onnur smærri før hevur tað nakrantíð verið upp á tal at mann hevur hugsað um at fingið so um tær fler áhugmálini men at fingið kanska línu teir smáu línubátarnar eitt sindur longur út so at pláss verður betri fyri sneldbátulømi nú veit eg at mann setir línu í klettin tá mann hvussu gjørt nú í seinastu nógvu árini hevur mann snakkað um tað ella eg veit mann hevur roynt at fingið økir til ymiskar skipabólkar men men hvussu var tað eg kundi hugsað mær at fingið at vita hvat
ætlanirnar eru ella vóru hvussu er at
orni skóli ger sovætakk fyri frú forkvina ja sum johans joensen sigur so er tað fleiri forskeljir bólkar inni í skipanini og tr fleiri ymiskarinteressur sjálvandi eg veit at mann eisini fyri mína tíð hevur diskuterað akkurát handan problematikkin við at teir smærru ella útróðrarflotin setir heilt inntil klettin og mann hevði eitt uppskot eg veit ikki akkurát hvussu nógv ár ger síðan men tað er fyri nøkrum árum síðan har sum mann hevði eitt uppskot um at teir ikki sloppu tættari enn eitt ávíst eg veit eg má siga eg minnist ikki hvat tann greinsan var minnst um hálvan annan fjórðing ellaokkurt sovorðt men men eg veit tað ikki men sum eg skilti á tí prátinum sum eg hevði við við starvsfólkini úti í fiskimálaráðnum so var tað nakað sum var sera illadámt í vinnuni umtað fekk nógva mótstøðu og og tað datt so burtur og og bleiv ongantíð til taðum
mann hevur arbeitt við tí men mann ikki kunna mála við tí
spett mersedis gunnlesdóttur ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna hetta her við ati hesi rullandu loyvini tólv ára loyvir at mann nú longu ikki leggur lógina fram um tað vil siga at nú er vit longu niðri í ellivu áðrenn og visti vissu hetta forsetir soe ta hendan samgongan er man sigur áðrenn eg er liðug hjá teimum so er niðri í átta árunn og eg hugsi um tryggar karmar til vinnuna altso dugir røðarin atella kundi hann hugleitt eitt sindur um hvat hvat fer henda viðí vit ikki fara tryggar karmar bankarnir færa tað yvirhøvur at trúgva upp á skipaflotan kann mann síggja fyri sær at kanska tað verðr ikki verður bygt nýtt er tað er tað er tað so alvorligt tað sum hendir í løtuni øhog so hugsi eg eisini um hetta her við ati prøva nýggjar leiðir hvat við at hað heldur røðarin um at mann fer og kanna møguleikar í á laskao fer yvir aftur handan vegn til kanada jús jú funnland kunnu vit ikki líkasum bróta okkum inn og vita

takk fyri frá forskínna tað er eingin ivi um at tað at ginna atniðurseta áratalið sum loyvini er galdandi er negativt fyri serliga fyri fíggingarmøguleikar tí at y tey prátini sum eg havi havt við allar teir reiðararnir sum hava bygt skip har siga teir at ein fortreggja teimum fyri yvirhøvur at sleppa í gongd var at teir fingu tólvara loyvir so skal mann taka tað fyri fyri fult og trúgva teimum tað geri eg so er tað eingin ivi um at at tað at mann bara gevst við at forleingja loyvi uttan at hava sagt hvat tað er sum mann ætlar sær at seta í staðin fyri er at máa undan tí tryggleikan sum vinnan hevur fyri hvat fer at henda og og tað er tað er negativt óansær hvønn veg tú vend hvussu tú vendur tí so so er tað negativt fyri

yri erhard joensen ein viðmerkin ger so væltakk fyri frú forkvinna veit orni skóli at siga mær nú hevur hann verið í fiskimálaráðnum í eina tíð áðrenn denesol kom út har hevur mann eitt yvirlit yvir um aso tey brúktu ótroyttu rættindini sum føroyingar hava í altso fremmandum sjógvi sum ikki verða brúkt er tað nakað yvirlit yvir sum mann kann síggja at okur hava sæt ættindir har tey verða ikki brúkt okur hava rættindir har tey verða ikki brúkt er tað nakað sum hvar hvar mann kann síggja tað sum sum
vanligt leikfólk takk fyri
takk fyri orni skóli ger sovætakk fyri spurningin erhard joensen h nei so vítt eg veit er tað ikki eitt yvirlit sum bara liggur alment úti nakrastaðnar sum vísir hvørji rættindini ikki verða brúkt eg havi nevnt hetta her hesi hesi fimmhundrað tonsini av krabba sum sum liggja uppi í grønlandi ella eru í grønna sáttmálanum sum vitundir samráðingum ofta hava roynt at slappið av við men teir vilja øgiliga gjarna hava okkum at hava tey uppi á har so nei eg kenni einki til tað at tað finst nakrar almennir lysti yvir tey tey rættini men tað er gjøgnumgangandi soleiðis at tað eru øgiliga fá rættindir sum ikki verða brúkt tað er gjøgnumgangandi tað tí alt tað sum loysir seg at fara eftir tað fær okkara fiskimenn eftir so tað eru snøklar millum annað vórðu tað snøklar ella smáar nøgdir í bretlandsavtaluni í fjør sum ikki blivu fiskaðar
men men tað var tí tað lýssisig ikki
takk fyri tað hanna jensen gjørt so væl takk fyri frá forkvinna eg kundi byrja við at seta retoriska spurningin til ting mann á oynnum skóli er tólv ár tað magiska talið ella kann tað líka skott vera tíggju ella ellivu nakað mann kann hugsa um men síðani er tað tað at har var nógv áhugavert í røðuni hjá oynnum skóli nevnir at um føroyabanka um metingar hjá havstovuni um vistskipanina um hvussu vit kanska skulu taka føroyabanka burtur úr samstarvi við onnur lond um tjaldrið sum teir vóru ábøtur men eg haldi at eg havi hug til at spyrja ádna skóli um hann kann nevna nakrar nýmenningarmøguleikar í tí føroysku fiskivinnuni kanska okkurt sum ikki er nógv frammi ella okkurt sum ikki handlar um alla teir niður fiskaðu stovnarnar men kanska okkurt afturat
tíð takk
rniskóli gersoæakfyri spurningin hamar jensen hvat á margdiska talið er um tað er tólv ellivu ella tíggju eg veit at í øllum førum ein av teimum nýbygningunum sum nú koma er fíggjarligir tjúgu ár tað vil siga teir liva við eini heilt ótrúligari óvissi við bara at hava tólv ára loyvir og og tað er fyri at fáa roknistykkið at hanga saman so so hvat taðmagiska talið er tað veit eg ikki men eg vildi sagt at fara undir tólv ár er ikki nakað gott signal og er ikki nakað í mínum huga visi eg hugsi vinnuligt so er tað heldur hinvegin vit eiga at fara enn enn niðureftir tá ið tað kemur til um tað er nakað annað sum vit eiga at troyta so haldi eg absolutt at vit hava eitt øgiliga stórt tilfeingi tað liggur niðri í bankaregnuni og rennur suður um okkum hvørt einasta ár og tað er reyð at har áttu vit at satsað pengar fyri at fingið fatur í tí
ja takk fyri vit fara nú at niðurleggja fundin og fundurin verður uppaftur tikin klokkan eitt klokkan trettan null null so er fundurin uppaftur tikin og næsta røða verður annika olsen sum er framsøgufólk fyri tjóðveldið ger so væl
takk fyri frú forkvinna ja í dag er aðalorðaskifti um fyrisiting av sjófeingi sambært galdandi lóg um sjófeingi frá tvey túsund og nítjan skal landsstýrismaðurin leggja fyri løgtingið frágreiðing um fyrisiting av sjófeingi og teimum veiðurættindum føroyar hava uttanfyri føroyskan sjógv og hvørjar ætlanir liggja fyri framman frú forkvinna føroyska fiskimarkið ella eisini kalla sjómarkið er rætturin hjá føroyingum at ráða yvir føroyingar fingu tríggjar fjórðings fiskimark í nítjan hundrað og eitt í nítjan hundrað og einogtrýss varð hetta flutt út á tólv fjórðingar og fyrsta januar nítjan hundrað og sjeyoghálvfjerðs varð tað flutt út á tvey hundrað fjórðingar hetta hendir eftir at ísland í nítjan hundrað og tveyoghálvfjerðs hevði sett sær hálvtrýssórðinfiskimark og í nítjan hundrað og fimmoghálvfjerðs varð tað víðkað út á tvey hundrað fjórðingar tað sum føroyingar áttaðust var at serliga bretskir trolarar ið vórðu trokaar út úr íslendsku grunnunum nú fóru at leggja seg á føroysku grunnarnar í staðin hetta var millum ein av orsøkunum til at føroyingar eisini stríddust fyri at flyta fiskimarkið út á tvey hundrað fjórðingar søgan sigur okum at tað var føroyski sjómaðurin ið bardist fyri hesum rættindum føroyinga og skal eg siga frá einari hending fyrst í nítjan hundrað og tretivunum sum pápi mín hevur fortalt meg eg fari við forkvinnurnar loyvi at bera frá hesi
frásøgn ger so væl tað er um langommubeiggja mín úr sumba poul midjord ið tók enskan trolara sunnan fyri sumbiargrinnuna eitt bragd sum sigur hvat dugir var í føroyinginum føroyingar lívbjargað sær við tí sum var at fáa á grunninum og tí var tað ófrættakent tá ið breskir trolaðir trolarar trolaði grunnarnar upp ein dagin tá ið pól stendur á bønum og hoyggjar sær hann ein elskan trolara ein sog mangar áður fyrr liggja og trola innan fyri sumbiargrinnina sinnið spann ían og helt út á pállim eftir fýramannafarinum erli beinanvegin báturin við langommubeiggja og tummas hjá marsilju sum hann eisini hevði fingið við sær fór út um sund sá trolarun at bátur var farin frá landi og legði stilt talan var um trolarum domeu við skiparanum gjørdis doðbo pól langá ommubeiggi snýtti trolaran við at sigla vestura váksaði men hann lá bara innan fyri flesuna og lørdi og ikki gekk long tíð til hann byrjaði at trola aftur tá fýrdi pól undir bátin og fekk fatur aftur á trolaranum og legði seg undir liðin á honum skiparin kreigar pól landgommubeiggja og hivar eini átta kurvar av fiski niður í bátin og biðið teir koma aftur í morgin men pol landgommubeiggi sá hvalt fyrifórst og eftir at hann hevði itað fór hann di landsaftur og meldaði trolaran til sýðslumanninum á tvøroyri stutt eftir hetta verður pól biðin um at koma fyri rættin í havnini í rættinum bað dómarin pól greiða skjótt frá hendingini og sum dómarin tók til dimoforklár upp á dansk men hesum sýtti pól fyri og svaraði óvarfór innferoysk dómstoforkláraðia ikk upp á dansk og legði afturat at hetta vóru føroysk viðurskifti ogføroysk teritorium føroyskur landgrunnur sum trolarin var á sakin gekk og tað gekk heitt fyri seg og menn komu eisini til hendurs men gongdin var at pól vannsakina og dobbo fekk tór túsund krónur í bót so vóru nógvir pengar í nítjan hundraðogtretivunum frú forkvinnan hetta er eitt tíðarskeið í føroya søgu har føroyingurin var illa fyri bæði viðvík ír sosialum fíggjarligum og samfelagsligum viðurskiftum ein tílig hending kann fyri kanska onkran tykjast óviðkomandi men hon gevur okum eina fatan av hvønn týdning tað hevði fyri føroyingjum at kunna fiska á grunnunum í opnum báti

eisini einastu máti fyri uttan skipsfiskiskap sum menn høvdi at lívbjarga sær og tí varð tað ófrættakent at síggja bretskir trolarar liggja og trola inni við klettum takkað verðað a føroyskum sjómonnum eru føroyska sjóøkið í dag tvey hundrað og tveyoghálvfems túsund seks hundrað og trýogtjúgu ferðskilometrar til støddar og til samanberingar kunnu okur siga at danska sjónvarkið bert er hundrað og seksogtrýss túsund ferskilometrar við øðrum orðum eru føroyar eins stórhavtjóð sum stórhavstjóp eru føroyar ein stórur fiskivinnuleikari í altjóðahøpi fiskivinnan er okkara livibreyð okkara størsta inntøkukelda okkara størsta aktiv tá tað kemur til samhandil og uttaríkspolitikk okur kunna tíð av rættum siga einki umføroyar uttanum føroyar okur hava eina sterka rødd ímillumtjóða fiskivágissamstarvið í dag er fiskivinnan skipað við síná millum fiskiveiðaavtalum sum ger tað møguligt at skipa fiskiskapin og skapa meirivirði og fleksibilitet í vinnuni sum tað verður greitt frá í frágreiðingini frá landsstýrismanninum so hava føroyar sínámillum fiskivegiavtalur við nógv lond í dag við ísland grønland noreg ja eisini russland bretland har føroyar kunna fiska í teirra økjum og afturfyri fáa hesi lond burtur av kvotum í føroyskum øki og somuleiðis hava føroyar veiðurættindi so verður skipað sambært semjum í økisbundnum fiskivágifelagsskapim um fiskiskap í altjóða sjógvi nafo sum skipar fiskiskapin uttan fyri kanadiska fiskimarkið og nia c- sum skipari fiskiskapin í altjóða sjógvi íni av cæðskipanarøkinum

eitt teirra dygvuskifti er í føroyskari fiskivinnu var tá ið føroyar fingu økt rættindi til makrelum í tvey túsund og ellivu og hevur hetta fylt nógv at fiskivinnupolitikkinum tey seinastu árini hvussu skal hetta tilfeingið býtast hvussu skal tað gagnnýtast samráðingar er við strandalondini um hvussu hetta skal skipast og ikki altíð hevur hildnað so væl at finna semju í tvey túsund og tjúgu varð hetta samstarv víðkað við einum parti afturat nemliga bretlandi sum tá fór úr es yvirskipað hevursemja verið um býtið tó hava noregi og føroyar gjørt sínámillum avtalu um veiðu av makreli hjá hvørjum øðrum føroyska kvotan var í tvey túsund og tveyogtjúgu hundrað og fimmoghálvtrýss túsund tons av makreli tvey hundrað og sjeyogtrýss túsund tóns av svarkjafti og hundrað og einogtretivu túsund tons av norðhasild n er avtala ikki koma í hús um makrelo men hann mann hevur so sett sær eina fyribilsu kvotu á hálvfjerðs túsund tons av makreli og so trý hundrað túsund tons av svartcjafti og hálvtrýss túsund tons av norðhavsildu

harra formaður sum tíðin er liðun síðan føroyska fiskimarkið varð flutt út á tvey hundrað fjórðingar er fiskivinnan á mangan hátt blivin eitt klútateppi sum er blivin minni og minni gjøgnumskoðilið yvir tey seinastu árini og fleiri ferðir í lógin um sjólfeingi kollveltandi broytt okur hava í dag en-kvotur uppboðssølukvotur menningarkvotur vinnuliga fiskiroyndir og ískoytiskvotur hetta eru kvotor sum ikki eru fevndar av somu reglum viðvíkjandi avhending veiðugjaldi veiðu øki og krevur hetta inn norma orku av umsitingini í fiskimálaráðnum og eisini tá ið tað kemur til ognarviðurskiftini sum skulu góðkennast á vørn sum er sera tíðarkrevjandi tí gleðis eg um at landsstýrismaður leggur upp til at skipini skulu lata inn sundurgreinaðan rokniskap hetta fer at lætta um umsitingina og geva okkum eina meira gjøgnumskygda fiskivinnu harra formaður í fjør gav fiskivinnan fimm komma fimm milliardir í útflukningi og hevði eitt avriðingarvirði upp á tríggjar komma átta milliardir lat tað verða greitt at fiskatilfeingið er ein rættur sum fólk í hesi vinnu hava fingið tilluta frá landinum til láns at umsita hetta er ein serligur fram í hjárættur sum er givið nøkrum í vinnuni at reka og umsita í eitt tíðarskeið tí eigur tað at vera eitt krav at tilfeingið skal fiskast á ein burðardyggan hátt sum skapar framburð og menning fyri landi fiskivinnan eigur at vera lívfrøðiliga burðardygd fíggjarliga burðardygg og sosialt burðardygg viðvíkjandi lívfrøðiligari burðardygd er tað umráðandi at ikki verður ovurfiskað men at vit handfara stovnarnar og røkja tar væl soleiðis at okkara eftirkomari eisini fáa lut í hesum ríkidømi sambært frágreiðingini er vistskipanin á føroyska landgrunnum eyðkend av lítlum gróðri og smáum røgdum av æti og ábendingar hava verið um høgt wiðetrýst sum hevur elvt til eina ójanvág í viðskipanini tó verur tað nakrar ábendingar um at toskurin á føroyabanka er við at koma fyri seg og hav sovurmæltð í tilmælinum fyri tvey túsund og tveyogtjúgu til eina varisliga vinnuliga varisliga vinnuligan fiskiskap á føroyabanka tað er í høvuðsheitum sera umráðandi at okum fylgja umsitingarætlanum um sum árliga verða gjørdar soleiðis at vit tryggja at fiskaríið er lívfrøðiliga burðardygt á landgrunninum og á føroyabanka lítið er vunnið um tað verða ovurfiskað soleiðis at stovnarnir ikki koma fyri seg ein táttur sum mær dámar serstakliga væl í frágreiðingini hjá landsstýrismanninum er hetta við virðisøking at vit virðisøkja okkara tilfeingi so vit fáa meira burtur úr hvørjum sterti at vinnan verður eggjað til at nýskapa virðisøkja og meirvirka tilfeingi og landsstýrismaðurin hevur fráboðað át ráðstevna verður um hetta í vár har varpa ljós verður á virðisøkingina tað gongur nøkur yvirskipaði tøl so var tað í tvey túsund og tveyogtjúgu fiskað áleið fimm hundrað og fýrs milliónir kilo ein virðisøking á tíggju oyri hevði givið áttaoghálvtrýss milliónir og ein virðisøking á eina krónu hevði givið heili fimm hundrað og fýrs milliónir krónur ein virðisøkingarpolitikkur vil eins og lívfrøðiliga burðardygd fiskivinna eisini leggja lunnar undir eina sosiala sosiala burðardygga fiskivinnu har virksemið kann vera um alt landið harra formaður í frágreiðingini verður tað eisini nomið við fíggjarliga burðardygd um dagarnar hevur nógv fokurt verið á brúkskildini og latað vera púra greitt at sjálvandi skal tað vera einskyldað hjá aktørinum í vinnuni at gagnnýta tað tilfeingi teimum verið tillutað frá landinum alt annað gevur ikki meining alt annað hevur ikki nakað við at dríva vinnu at gera sjálvandi kunna tað vera undantøk eitt nú á flembskapp og viðvíkjandi fiskiskapinum hjá heimaflotanum serliga við atliti á stovnsroykt men aðalregla má vera at tey so fáa eitt fiskiloyvi og eina kvotu brúka hesa kvotu tað er serliga brúkskyldan á heimaflotanum sum nú er í fokus at lívini og garnaskip hava fingið tillutan á makrelkvotu men er hetta skip ið ikki fiskamakrel og tí eigur hetta at vera kallað fyri hatta er nevnliga makrelstuðul eftir mínum tykki eiga okur ikki at reka eina fiskivinnu sum í høvuðsheitum er skipað eftir stuðulsskipanum tað kann sjálvandi vera neyðugt eina eitt stutt tíðarbil men hetta eigur ikki at vera ein aðaltáttur í fiskivinnuni eg vóni veruligan at okur samd um at hetta ikki kann halda áfram í avir at reiðarí liggja og selja kvotur ímillum sín ár undan ári í staðin eiga okur at tryggja heimaflotanum betri sømdur og betri rættindi aðrastaðni tað var við tjóðveldi og landstýrismanninum tá í fiskivinnumálum gna hoydal á odda at líniflotun fekk betri atgongd at fiska á flemmiski kapp í eysturgrønlandi og íslandi og sum eisini gjørdi at flotin kundi gera ábøtur á eitt nú fystikapasitet umborð á skipinum hetta er gongdá leiðin at fara fyri heimaflotan vil eiga í samráðingunum nú við bretland sum sum er ganga fyri seg í løtuni tríggjað av heimaflotum fer eitt økt fiskatilfeingi harra formaður latið ein søgun at doyggja goymi hana so væl tak okum manga til í ein av okkara fólkakæru sangum vit skulu virða tað sum undangongufólk í føroyska samfelagnum hava tryggjað okkum matur var ikki altíð at fáa og havið gav men tók so sanniliga eisini sín rísliga part við teimum sum hava latið lív á havinum okkara forfedrar vóru ógvuliga tilvitar um at hava virðing fyri tí sum teimum var givið av mati og tilfeingi og ikki minst tilvitaði um at krevja sín rættvísa part til føroyingin hetta eigur at vera aðalhugsjón í okkara fiskivinnupolitikki takk fyri harra formaður
takk fyri so er onkur viðmerking hanna
jensen ger so væl takk fyri harra formaður ja eg fari at takka anniku olsen fyri eina góða røðu sum eisini var so so vøkur poetisk og og næmi søgu og mentan okkara tí at tað sum er áhugavert við fiskivinnuni sum høvuðsvinnu tað er tá hon røkkur so langt aftur og hon røkkur eisini so langt út í okkara oyggjum er tær er tær fáar og smáar so so er tað nógv smá samfeløg har runt um so hon næmum næminum við orðið burðardygd í øllum sínum trimum vanligum merkingum lívfrøðiliga sum sjálvandi ótrúliga týdningarmikið men eisini tað fíggjarliga sum vit diskuterar ella hart ov nógv men eisini tað sosiala sum vit haldu er rættiliga áhugavert og tað var bara takka fyri hon nevndi nakað um at vit skuldu royna at skaffa føroyska heimafluttan nýggj rættindi kanska hon líka kann tosa eitt sindur meira um tað takk fyri

gert væl ja takk fyri ja eg ivist ikki í at tað hevur verið roynt at skaffa heimaflotanum betri rættindi frá tí til aðra men har er ein møguleiki nú við tað at bretland er farin úr úri es og tí er hann ein áhugaverdur leikari hjá føroyum eisini at at tryggja føroyingum betri rættindi til heimaflut tað kundi verið eitt nú eftir toski so eg kundi hugsað mær at at tað verður lagt doyðin á teimum samráðingum sum eru nú við bretland her eru ikki lidnar enn at mann at mann kann koma á mál við tí og skal eisini takka hannu jensen fyri tað positivu
viðmerkingina takk fyri takk fyri so er tað ein onnur viðmerking frá elsbet mersetis gunn
hóast tú gert so væl ja takk fyri harra formaður eg legði merki til at røðarin nevndi hetta her við makrelkvotuni sum báltfiskaflotin fær at tað er eini makrelstuðul eg ætlaði at vita hvat ið røðarin meinar um at hesin flotin fær hesar hesar kvoturnar meinar røðarin at tað skal steðgast at teir ikki skulu fáa hesar kvoturnar makrelið frameftir er tað eitt rættskil
takk fyri so rtan
anikaolsen ger su væ ja takk fyri øh tað sum lá í tí sum sum eg nevndi tað var at mann ásetir eina brúksskildu tað er ógvuligani umráðandi at tá ið ið tað verður útlutað rættindi til at veiða okkara fiskatilfeingi at tað verður brúkt at tað verður fiskað og tí hevur tað verið frammi nú um dagarnar eisini at mann ásetir eina brúksskildu tað kann gott vera at partar av heimaflotanum kunna leggja um soleiðis at tað ber til at fiska men tann má vera eitt krav at mann fiskar tað tilfeingið mann fer frá landinum tað tað haldi eg má vera aðalhugsjónir hjá okkum øllum eg veit gott at allar heimaflotan hann hann fiskar sjálvandi ikki allur makrelinarnakrar av teimum fiska so tað verður ein ein ein spurningurum ein tillaging um hvussu tað kannkann skipast og tað verður sjálvandi í einari tillagingartíð at tað verður framt
takk fyri takk fyri so er tað næstu røðara á listanum tað er karlátt hergarson ger so væl

tann áttanda desembur í fjør var væl til hetta høga ting føroya fók valdu at samanseta tingið eitt sindur annaðleiðis enn tað undanfarna hetta førdu so aftur við sær at at onnur stjórn kom til valdið føroya fólk valdu eina aðra kaus eisini tá tað kemur til okkara høvuðsvinnu so tað eigur ikki at koma sum eitt fyri nakran hvørki her í tingsalinum í fiskivinnuni ella millum føroya fólk flest at kausin verður viðgerðar í dag er so hvat ella hvør henda nýggja kausan er henda nýggja kasin tekur útgangsstøði í tí sum ført varð fram undir valstríðinum og harvið tað sum føroya fólk hevur valt hetta tingið eftir og seinni niðurfælt í samgonguskjali men tað er sera umráðandi at henda kafsbroyting verður gjørd varliga at raðrið ikki verður smekkað út í borðið so at fiskivinnan missir ferðina ella enn ov verri kolsiglur fiskivinnan skal vita og kenna kafsbroytingarnar tað skuldu vera varligar og líðandi

eitt av nýggju veypunktunum í hesum nýggju kaus er tann generella brúksskylda at tann generella búav fiskilgim eigur at galda fyri øll har tað gevur búskaparliga burðardygga meining og fornuft í vinnuni at til dømis sum fyrri nevnt her at skipa ikke mágu sigla heilt til fremma ikki kapp eftir nøkrum fáum tonsum men har tey kunnu flyta og avhinda sínámillum uttan at missa síni

í dag er tað ein frammísjar rættur at fáa fiskirættindi og tá tú fært tað so eigur tú eisini at hava eina skyldu at brúka hesi rættindi fiskirættindi eri ikki ein privat ogn meðan brúksrættur sum er til lánds frá fólkinum og sum sagt tú eigur og hevur skyldu at brúka tey men sum reglurnar um brúksskildið er í dag so er tann allarallarstørsta nøgdin av fiskinum undantikin nemliga fiskiskapurin eftir makreli norðrasild og svartkjaft generelt er tað ikki gott lógarsmíð at hava reglur har samtíðis meginpartin er undantikin men ja at seta brúkskildi á uppissjóvarfisk vil hava nakrar avleiðingar serliga fyri ein part av heimaflotanum og nemiliga kanska línuskipini sum fáa útfordiingar at fiska sín tillutaða tillutaða part av makrelkvotuni men øll vita hendan kvotan er einki annað enn ein men ein stuðul til vinnulívið kann vera gott í eitt styttri tíðarskeið men má ongantíð verða varandi og tað eru vit nokk tey flestu her í tinginum samd um kanska var hesin makrelstuðulin makrelkvotan til línu flotan upp á sítt pláss tá ið hon kom vit síggja jú hettað gav teimum møguleikanum at endurnýggja seg og fyri at sitera kristian martin petersen reiðar á sandshavinum haldi eg nú eru tey flestu skipini lutfalsliga modernað frysti líniskip sum bera seg væl við góðari hýru og nøgdum fiskimonnum og tí kann mann siga at hesa makrølkvotu var eitt slag av íløgusstuðul ein stuðul línifotin fekk endurnýggja seg men hví mann ikki gav makrelskuðul til allar ymiskar bólkar fiskibólkar tá mann var í gongd so hann allir fekk undir endurnýggja seg ja tað er ein góður spurningur sum stendur ósvaraður men hetta kann ikki forseta tí so vil um tað ikki er longu er sum vil hesin makrelstuðul virka sum ein rakstrarstuðul í vinnuni halda kunsti til lív í fiskivinnuni sum ikki ber seg á natúrligan hátt um so sum so vil viðvirka til at veiðutrýstið eftir botnfiski undir føroyum blívur forhøgt so nú er tíðin komin til at seta brúksskildi á men sum sagt hetta eigur ikki at verða gjørt eftir einum degi ein varlig kafsbroyting mácl so at teir sum hava makrelkotu í dag og ikki brúka hana men avhendanar víðari eiga at fáa møguleikan at umstilla seg til tað nýggja veruleikan skulu teir selja endaliga ella kanska fáa sær skip til at fiska makrelin við

eitt annað veyðpunkt í hesi nýggju kausuni er tað burðardygga fyri at sitera úr frágreiðingini hjá dnnesholm landsstýrismanni í samgonguskjalinum er burðardygd ein týðandi táttur og kann skiljast ímillum búskaparliga burðardygd lívfrøðiliga burðardygd og sosiala burðardygd ja mann kann síggja tað upp á tann mátan men fyri at fáa tað sosialt burðardygd so mugu fyrst hava tað búskaparliga burðardygd men fyrsta av øllum má fiskivinnan vera lívfrøðiliga burðardygd tað er jú henni saman við alivinnuni so vit øll liva av í føroyum so ella so og hyggja vit at teimum tølnum og talvum frá havstovuni sum eru viðfest í hesri frágreiðing so er tað ikki serliga hugnaligur lestur havstovan hevur tøl so strekkja seg heilt aftur til nítjan hundrað og níggjuoghálvtrýss og vit síggja at gýtingarstovnurin á toski hevur ongantíð verið so lágur sum nú ongantíð verið so lítil sum nú heltuna av tí sum er sett sum eitt absolutt minimunn og tilgongdin av eittargomlum toski í fjør er eitt tað lægstra nakrantíð bara tjúgu prosent av einum miðalári so so er tað tað hetta er ú tøl útrokningar og metingar frá havstovuni og skulu vit trúgva teimum ella ikki tað er ikki altíð at fiskimaðurin eru so samdur við fiskifrøðini og teir sum eru í vinnuni hava eisini eina stóra vitan og hon skal virðast og teirra tøl og metingar eru kanska ikki so daprar men hyggja vit eftir tí sum eg fiska fti tvey seinastu árini so síggja vit at nøgdin av hýsusu kemur upp á land í føroyum er størri enn nøgdin av toski sum kemur upp á land og tað var ikki gamalt í fjør var tað ein triðingur meira hýsa fiska undir føroyum

nú vil eg kalla tað eitt stórt nýbrot tá ið vit fingu umsetingarætlanina í tvey túsund og nítjan við virkna frá tvey túsund og einogtjúgu har vinnan og fiskifrøðin var samd um ein leisn um hvussu nógvar fiskidagar skulu tillutast sum politiska skipanin slapp undan hesum eljustríðinum og mátti døma ímillum fiskivinnuna og fiskifrøðina henda umsitrarætlanin hevur nú bara virkað í tvey ár mentað er gott at fáa eina eftirmett í ár faktiskt áttu vit at fingið alt eftirmett tá tað kemur til botnfiskaríð undir føroyum gjørt eina heildarætlan fyri alt økið tí ein spurningur sum eg setti mær sjálvum tá eg hevði lisið hesa frágreiðing er avjavni í vistuskipanini á landgrundunum og hví um so er er tað menniskjaskapt er tað fiskidagaskipanin í sonum núvarandi formi sum er atvoldin eg havi ikki svarini tí seti eg spurningar men í tilmælinum frá havstovuni sum er viðfest í hesari frágreiðing sær tað út til at okkurt er sum tað ikki plagar at vera vanliga kemur nógv hýsa nógv hýsi tosku og uppsaingul undan tánn gróðurin er góður í sjónum og til dømis var góður gróður í tvey túsund og seytjan og nógv toska og hýsiingul kom undan men taðn stóri fiskurin manglaði toskurið er sum vit vita kanibal má hann var ikki har tá ið henda øgiliga stóra nóg stórari nøgd tá hetta beypibomur var á landgrunninum og fyri at sitera úr úr frágreiðin hjá havstovuni nøgdirnar av smáum fiski torki og hýsi gjørdust sera stórari av tí at tann vaksni fiski í ein lítlan mun fekk darvað nøgdin av smáum fiski smáur fiskur er ofta nógvur í tali og tí etið stórar nøgdir av føði og eftir øllum at døma var hetta orsøkin til føðitrotið í tvey túsund og nítjan og tanog tann vaksni fiskurin og hýsan vóru sera rak og fardi til at tóskurin kom inn undir land vit minnast á øll tá firðir og sundur stóðu fulla fiski toskurin kom inn undir inn í taran at leita sær føði og sambært ástøði í fiskifrøðini er tað avgerandi at hava nóg stóra nøgd av vaksnum fiski sum kann tryggja at viðskipanin er í javnvág so er taðn smáu fiskurin ikki etur grundarlagið undan sær sjálvum og restina av tí vaksna stavninum eg veit væl atað er ikki rent at stýra hvør fiskur býítur á húkin og hvør kemur eutroli og mann skal vera varur við at draga paralellur við nakað annað men um vit bara eina lítla løtu síggja landgrunnir sum ein hagapart so vita vit hvussu umráðandi tð er at hava skil á rættini tá hægst hestfjøllini verða gingin at eg samsvari millum hvat sum skorið verður tað sum verður slept upp hvussu nógv kalemba ári eftir hvussu nógv verður stepmað fyri og hvussu nógvir brundar verða sleptur hetta fyri at fáa mest burturúr ár eftir ár og hetta skal gerast fyri hvørja gongu sær hvørt fylgir sær tí er tað bara ein ella tvær ær fór nógv víð einum fylgi so fara teir jú stórar avleiðingar fiskjudagaskipanin sum byrjaði í sjeyoghálvfems og fimmogtjúgu er fimmogtjúgu ára gamal er ein enkul og greið skipan sum øll kunnu fora at halda seg til og er mett verða til at vera tann besta skipan við tí blandipskaríi sum vit hava undir føroyum men tora vit at seta hol á diskussiónina og kanska eftirmeta skipanina er hon burðardygd í longdini og hyggja vit eftir veiðutølinum so skulu vit aftur til tvey túsund og tíggju fyri at finna eina uppsaveiu sum er yvir eitt søguligt miðal aftur til tvey túsund og seks fyri hýsuna og vit skuldu heilt aftur til tvey túsund og fýra fyri at finna eitt miðal táskaár hetta kundi týtt upp á at okkurt er sum tað ikki skal vera eg skal ikki geva meg klókan upp á tað eg eri ikki fiskifrøðingur og tað er langt síðani eg stóð á einum skipadekki men eg haldi vit eiga og við eiga at skylda okkara eftirkomaran at eftirmeta alt fiskaríðið undir føroyum um fiskitíða skipan í sínum núverandi formi er tað rætta tað kann gott vera at vit koma til somu niðurstøðu men so hava vit ikki gjørt einki harra formaður eg kundi snakkað nógv um annað sum er øgiliga fløgt í hesiher fiskidagarskipanini og sjófeingislógini yvirhøvur við ymiskum kvotum menningarkvotum ískotiskvotum økiskvotum royndarkvotum trýss prosent reggul tretivu prosent reggul tvey ára regul trý ára reggul men sum sagt hava vit ikki eina eitt burðardygt fistkarí so kann alt hetta vera líkamikið so stoppar alt upp av sasjorvnum fyrr ella seinnitakk

fyri so er tað onkur viðmerking elsbett mersedis
støttu gerst væl ja takk fyri hoyra formaður eg legði merki til at røðari hann byrjaði við eftir snar at botnfiskaflotin hevði fingið makrelkvotu og sum eg skilti so so kundi tað ikki skjalda fram men tað er bara soleiðsnar arman heldur tað at hesin botnfiskaflotin hevur vunnið í lottarínum við hesum kvotinum so kann eg bara kunna um at nógv av avís kvotum tí sleikki uppfiska so hetta er ikki nakrantíð teir um til bart ber ríkir av so í so máta kann røðarin onnur læt hetta uppi takk fyri
takk fyri so er tað
karlot hergarson ger so væl ja øhtakk fyri øh og takk fyri spurningin marsetis gunlapsdóttur elsubetmsorsaka ja sum eg havi skilt so var tað trupulleikin hjá stógva hasum bátinum í fjør at fáa avhentað sína kvotu og tað ger bara enn ov viktigari at hví skulu teir so hava hana men s teir hava hasa kvotuna í vussufyr i ellivu ár afturat sum lógin er nú so teir kunnu sagt fáa møguleika til at leggja um ella selja hana endaliga kapitaliserað hana kalla hvat tg vilt so hava teir ein posa av pengum tað ver ikki nakað sum erur tikin frá teimum her og nú men sum sagt hon má ikki vera inni har som hon teir fáa ein posa av pengum áðrenn eftir ár og halda eitt kunnstitt veiðutrýst á botnfiskinum tað er mín meining
takk fyri sodan verður meg ikki kallafturavt
tað er hanna jensen ger su væl takk fyri harra formaður ja eg haldi at vit hava hoyrt eina ein merkjaðan weiðimann halda eina røðu taðver ein edeolistisk røða í halt honvar góð og og hevði fokus á hesa her kósina tí tað er tað sum vit var saktans gera í dag at vit umrøða hvat fyri kós vi skuldu hava í fiskivinnumálum og her haldi eg at karlot hergarsson sum eg skilti tað eftirlýsir meira vitan neyvari vitan ymsa vitan og kanska á eisini samskifti millum ymsar partar sum vita ymiskt á á økinum og og tosar um at vit mugu broyta kós men at tað skal fara lagarliga fram hóliga og tað held ljóðaði øgiliga skilagott tí vit skylda sjálvandi okkara høvuðsvinnu at tingini varð gjørt gjørd soisær at mann nøkulunda kann seta st inn í tingini so hvørt sum tey henda men so nevndi hann eisini nakað um at hava reglur har sum tað er nógv undantøk vit hava jú fult av undantøkum í emvegreglunum og tað er sjálvandi ikki ein leið at halda fram við at hava reglur
takk fyri so
rkarlot hergarson ger sovæl ja takk fyri harra formaður ja altso lógin um sjófeingin sum eg hevi broytt fleiri ferðinar hendari og handavegin og ja vissi mann kundi tulka ímillum linjurnar sum tað ifyrrvarandi fiskimálaráðhari sum var í dag og viku í gjár so hann hevði eisini eitt sindur ringt við at skilja okkurt av tí vissi eg flukkatarætt og tað kann ongantíð vera meiningin og og serliga tá brúkskilda sum eg komin inn tá lógin sum byrjarat virka frá januar í ár og hon er so mikki torskilt at har har eingin kann skilja ímillum sagt trýsstaðar reglu um vínningar kvotu ískvotuskvotu í dyttin datunum til hin spurningin um eftirmeta eftirmeta umsetingarætlanin og tað haldi eg r øgiliga viktig ur at haldi onkurt annar nevndit her beint at at at tað e ikki bara havstovan sum skal vera við tíg í eftirmetingi vit vilu hava vinnuna við í tí eftirmetingin eisini tí at har liggur ein stór vitan í vinnuni so at sum sagt eg nevndi tað var ett nýbrot at tað vinnan og fiskifrøðini fann ein leist kanska er tann leislin r ikki takkan á rætti so eftirmeta uk taka vt øll við msu sagt vit mugu hava
eina heildar ætlan hvar vit ætla okkum við landgrunnini tí tað sær ikki gott út í løtuni takk fyri takk fyri so er næsti røðari á skránni á listanum ter steffan klein poulsen
ja eg skal geva fyrrverandi røðara púra rætt í at sjófeingislógin er rættiliga fløkjaslig ikki tað mest hugaliga at seta seg inní men tað kemur soleiðis mann skilir tað í brotum og og eg kansn siga eg skilji eitt sindur meir nú aftaná hesi árini eg siti í løgtinginum men tað tað er nógv sum er øgiliga torskilt at at at fáa at hanga saman og tað haldi eg at politiska skipanin hevur ein stóra part av av skyldini í taðeri sum attánn politiska skipanin tá tað kemur til fiskivinna hevur skinklað bæði til vinstru og høgru og og eg far i hugsa um at tað erokrtað e okkur sum at sita í bilinum hjá einum hjá føri sum sum sum faktiskt skinklar altso hann koyrir til vinstru og so til høgru og ristbilurin ristiskt og tú fært tú bra íssaligur tú fært bilverk og annað og eg forstill mær at tað er soleiðis bæði vinnan hevur tað viðhvørt og ikki minst vørn sum skal umsita tað og halda eftirit við tí sum vit seta í gildi her eg vænti at mann til tíðir hevur tað sum eitt barn sum situr á baksetrun um at spýggja av av tí at pápin kanska taðka ísartaspitarin og og tók svingini í sum skart øhog tað síggja vit millum annað við nevna okkurt ítøkiligt uppboðssølan sum bleiv sett í verk har kom nógv nýggj sløg av av kvotum inn eitt og trý og og átta ára loyvir og og eg haldi eg bakspegli kann eiksin siga at at at at reiðarir og onnur keyptu tað við ymiskari vitan og ymiskum metingum av hvat politiska skipan fór at gera aftaná nú blivur nógv av hesum loyvinum tilvarandi loyvir tilfeingiskeldini tey verða trýst upp og niður og tað tað kann ávirka íløguhugin og so havi eg gjørt eitt ótal av av justeringum sum ja sum sum eg ikki far at koma in á og men eitt nú eisini heta her við at mann at mann vildi skatta við avhending tað tað krevur eisini sítt og vør nevnir at bara sær so heilt grundleggjandi at at tað koma níggju hundrað túsund tons av fiski um føroyskan kaikant tað er øgiliga nøgdur grundleggjandi so skulu teir bara fyri tað fyrsta gera fult eftirlit av fimm prosent av landingunum og so siga man sjey komma fimm prosent av tí samlaða soleiði sum eg lesi tað so hava teir trupult við at liva upp til bara hesi krøvini og so umframt allar tær broytingar sum vit hava gjørt har mann hevur nógv sløg av kvotum og og tað alt tað sum tað setst í verk krevur meira og meir eftirlit og og hetta sum eg nevndi beint í jani at at mann vil ska skatta avhending tað var tað var eisini ei rættiliga tekniskt uppskot sum aftur har krevur nógv av ævvorum sum hevur eftirlit við við fiskivinnuni so so so kemur klisjein harra formaður og tað er tað at at breiddin í løgtinginum má onkursvegna finna saman vis mann ynskir at fáa eina meira stabila altso stabila karmar rundan um fiskivinnuna og og eina sjófeingislóg sum kanska verður eitt sindur ruddiligari møguliga mem tað skal ruddast upp eg veit ikki akkurát hvussu men men um ikki annað at hesin her bilurin kann koyra eitt sindur meir beint eftir vegnum og og ikki skynkla til vinstru og høgru í tí og ótíð soleiðis at at vinnan trívist og og og teir sum skulu umsita hesa lógina

og tí í tí sambandi er tað eisini águgvert at at koma inn á hvørjar ætlanir so tann nýggja samgongan hevur hvussu fer at síggja út hetta valskeið verðr tað eitt skarp sving aftur til vinstru ella verður tað av milda á slagnum ella onkurstaðnir har í millum

at byrja við klassikaranum so er tað tilfeingisgjøldini sum vit hoyra um ja jøvni millbili og har verður nevnt at at at tey skulu upp ella hevði eitt ítøkiligt uppskot til hoyringar í fíggjarmálaráðnum til almenna hoyring og har verður millum annað nevnt at tilfeingiskjøldinr skuldu upp heimaflotin øhte undantøku sum hanvi fingið við makrelstuðulinum tey tey undantøkini skulu takast vekk í mun til tilfeingisgjaldið og so er tað baranshavi og oserliga makrelin at at mann ynskir at leggja meira á øog ja so so kann mann spyrja sjálvan hhvussu ógvusligt inntriv er tað tað í teometingunum sum eg havi sæð tí upskotinum siga hálvfjerðs til hundrað miliónir vel mann taka afturat frá vinnuni og tað eru tað eru tað eru rímiliga nógv tað eru rímiliga nógvir pengar øh og so er tað tey tólv ára rullandi loyvini og tað er kanska okkurt meir up á longri sygd finn útav hvat hvat skulu við teimum nú nú vel mann ikki ikki at leingja tað til til tólv ár altso nú dettarnir er ellivu ár og

brúksskyldan hon ja hon tikist er øgiliga torskilt men eg haldi at orni skoli var øgiliga pedagogiskur í teimum trimum punktunum sum hann útlegði í tær viku har fekk mann so eitt sindur av høvdu hala upp á up á brúksskildina ø og og fyri at taka fatt í tey trý punktini sum sum orni skoli nevndi har at mann skal vera aktivir vistu man ikk hevur aktiv í tvey ár jamen so missir mann alt og so er tað tretivu prosent reglan at tað mann kann missa visu mann eu altso visuman iki bbrúkar minni ella fiskar minni enn tretivu prosent so missir mann tað sum r upp til tretivu prosent tann munin har og og tað triðja punktið skilti eg soleiðis at vist mann ikki fiska meirar enn trýss prosent so so fær mann ikki avhenda tey árið eftir til ein til ein and til eitt annað reiðaríl ella til eitt annað skip og á útgangsstøðinum so so virkar hetta rímiligt altso tað virkar rímiligt at at mann setir nøkur krøv til til reiðarar og otey skipini sum hava kvotur æt tey at tey brúka tær kvoturnar sum ty hava fingið hhví skuldu tey annars fingið tað og og men so er tað tað at viðhvørt er tað hvørt er tað so smábýtt øsum vit eisini sóu ít í innslagnum at at tað blívur trupult hjá hjá summum at at fáa altso at gera skilagóðar túrar har mann skal sigla langt til eitt nú flemma ikki kapp ella ella aðrastaðni so so tað er ikki so simpult men men eg haldi tað gevur meining at mann hevur eina brúkskildu inni soleiðis at ja soleiðis at mann mann nú sigur seg kanska vera slopnan av við við sofareiðararnir men men so vit hava knýttí at stálinum og og at mann framvegis kann blíva við at selja víðari so so dugi ikki at síggja stórvegis mun vist tað er skip sum faktiskt ikki kunnu fiska tað sjálvur

útlendskur kapitalur verð eisini nevndir at skula fara úr veiðuliðunum

sjálvandi so so kunnu so kann mann fáa útlendskar kapital inn í í loysnina av lan altso tað merkir ikki at mannikki kan fara til ein útlendskan banka ella hvat tað ska var at fáa fígging til til at keypa skipi ella at byggja skip og annað men eg dugi so illa at gjøgnumskoða hvat tað merkir at at mann ikki kann fáa útlendska kapitalr til veiðuliðir tí at eg trúgvi at í ringum tíðum hevur útlendsku kapitalurin rædda mongum bólkum og og og og reiðarum har har eingin annar kanska heuynynskt at fíggja ella at ikki verið nóg nógvir pengar í føroyum tá hevur tá hevur tað gott hevur tað vera øgiliga gott at kunna fingið fatur á útlendska kapitalið men um mann so skal liggja í váiiliguni ella ikki og og og hvønn hvønn mun tað ger í mun til at bara fáa fígging generelt at mann ikki vil loyva útlends kapitaliin veiligur tað tað dugi eg ikki ordiliga at gjøgnumskoðan harra tað varð nevnt nakað um ígjøgnum skygdi gjøgnum skygdini orsaka roknskapirnir skulu sundurgreinast og at ognarskrá skal gerast og eg dugi sum sagt aftur her vit fáa ikki so ræða nakrar detaljur í hesari sjófeingislógini og og tað er er nógv sum skal gjøgnumarbeiðist og greinast og og so framvegis men men tað verður so nevnt og og tað sum eisini hongur eitt sindur í leysin lofti tað er í sambandi við gjøgnumskygdi eisini at privata tað verður sagt at privata sølan av loyvum á ja ella privata sølan av loyvum skal á gjøgnumskygdan marknað og og ta tað haldi uppboðssølan kanska byr a spøkja eitlíta sindur aftur men tað er kanska ikki tað mann skal lesa í htí eg vil bara siga at bein vegin visti mann fer aftur til uppboðssøluna so haldi at mann so so so vendir mann forskart til vinstru og so og so fara vit skinklandi aftur til vinstru og høgru visse uppboðssølan altíð skal gerast gerast verulig men men eg eg skilji tað sum at at mann at tað bara skal vera meir alment altso sølurnar skulu vera meir almennar og tað tað kann tað tað kann gott vera skilagott og tað tað er ikki ikki o líka skarswingd fyri atfyr a halda fast við tí myndatalinum øh og sum sagt vørn teir teir hava tað ja teir hava nógv at gera orsakað av øllum teimum broytingunum og teimum krøvum sum vit
seta til vørn og vissu tey skulu liva upp til sínar eftirlits skyldur so er tað jú bara ein spurningur um resursur og har har stendur ikki serliga væl til við við tjaldrinumog og so eg trúgvi at at fyrri at tey skulu liva upp til til tær eftirlitsskyldirnar sum mugdu hava meir fólk um um meir pengar og og har er so nakað sett av á hesari fíggjarlógini h men eg trúgvi eisini at mann kundi hjálpt ein deil upp á tá vissu vit kanska høvdu ein eina eitt sindur ruddiligari fiskivinnuskipan ogvis mann sum mann klárar at finna nøkulunda semjur um mann verðurnokk ongantíð hundrað prosent samdur men vismann finnur nøkulunda semjur á miðjuni soleiðis at broytingarnar ikki vera so ógvusligar frá valskeiði til valskeið so forstilli eg mær at tað verður lættari at hava eftirlit við fiskivinnuni og ikki minst at virka í fiskivinnuni øhso vit fáa sum sagt ikki allar deteiljirnar um allar hesar ætlaninir sum sum nýggja samgongan hevur men eg vil siga tað at at eg hómi eitt eitt eitt sindur mildari svingu øhog og tað trúgvi at tað tað er veðurin fram tað nyttar ikki at vit vit buldra til høgru og vinstru tað tað gagnar ongum parti men tað taðer var fantastiskt vum s vit koma nærri at miðjuni í fiskivinnuni tí tað er tað eru troyttandi at skula togast soleiðis aftur og fram upp á longri sygd og koma heilt stutt inn á hetta við fyr enda við við fiskastovninum altso tað er og tað er eisini afturvendandi spurningurin hvussu nógv skal mann lurta eftir fiskifrøðini hava teir allir faktorar við sjómaðurin heldur oftani okkurt annað føroyabankin e eitt gott dømi har summi halda at hann bankin er føroyabankin verður lukkaður alt for leingi meðan fiskifrøðini verður øgiliga forsigdið við við føroyabanka og so hyggja eftir metingunum annars so sigur mann so verður sagt at toskurin við toskinum sum gongur tað rætta vegin og við hýsuni nøkulunda og og við uppsavnum har har skylda soleiðis at metingarnar av stovnum hava verið nógv hægri í mun til veiðuna sum mann hevur altso tasumann hevur fingið av upsa og og g koma inn á uppisjóvar fiskin so so síggja vit øgiligir sveiggjhar har metingarnar frá icisalder minka við tveimum prosentum tá tað kemur til makrel men men svarkjafturin har leggu einogfýrs prosent omaná og tað er tað er heilt ógvusligt í mínum veygum og og sildur minka so við fimtan prosentum tað far mog beinanvig hugsa at at eri her mugu vera fleiri ting sum mann sum ikki má ongantíð kemur at skilja hundrað prosent og og fleiri ókendir faktorar og og tí tí haldi eg eisini at at at mann skal ansa eftir við at við at lurta blint eftir fiskifrøðini og fiskifrøði má eisini viðurkenna at tað er nógv sum vit sum vit ikki skilja tá i tað kemur til gongdina á stovninum og eitt annað nú legk tíð eftir men tað er hendan eitt er tað at vit mangla eina semju her í løgtinginum um um fiskivinnuna men vit klára held iski at samla semjast við onnur lond tá tað kemur til uppisjóvar fiskin vit høvdu vit høvdu til dømis eina semju nú við norra í tvey ár men eg haldi ikki eg haldi ikki tann semjan longd at har mann kundi fiska inni hjá hvørjum øðrum men í mun til kvoturnar so hava eg sett egnar kvotur nú í í nøkur ár og øll hava bara sett kvoturnar himmalhøgt eisini vit sjálvi av makreli sild og svartkjafti og har er bara ein ein fyribils meting og har er har er ta eisin ættiliga spennandi at vita hvat hvat hvat landsstýrismaðurin fer at koma við har øhvørjar kvotur um et fari at seta okkum egna kvotur ella um tað kanska verður møguligt at finna eina semju um um um hasar fiskastovnarnir tí at tey fyribils tølini sum eru sett tey eru munandi lægri enn tað sum mann annars hevur sett í seinastu árini so vit mugu onganíð taka hendan fiskin fer givið og vit fáa koma heldur ongantíð at stýra øllum faktorum økenna ikki framtíðar útlitini men vit mugu gera tað so skilagott sum vit kunna og eg haldi at tað sum vit fyri tað minsta kunnu gera er at finna eina broyddru politiska semju soleiðis at vit ikki skinkla framvegis til vinstru og høgru harra formaður takk fyri takk fyri so er onkur viðmerking
hanna jensen ger so væl takk fyri harra formaður ja eg helt ta sjálvandi vera eina áhugaverda røðu hjá steffan klein poulsen hann tosaði um eina nokk so villisliga lóggávu og og tí havi eg kanska hug at spyrja líkasum hetta er jú ikki ein perfekt lóggáva vit hava nú ha mnn kann siga at undanfarna samgonga bygdi á tað sum var frammanundan og tann sum tann sum frammanundan bygdi á tað sum var frammanundan út frá tí sum varð gjørt ella ikki varð gjørt og hetta er sjávani ikki einføld mál her skipabólkar her eru fiskidagar her er uppisjóvarkvotur heiheimaflotu og fjarleið og fyrikki at tosa um allar ymisku ymisku sløgini av loyvum sum vithava hoyrt um men so nevndi steffan klein poulsen nakað um fígging uttanlands eg haldi at tað er rættiliga stórur munur á strategiskum íleggjarum og so reellari fígging uttanlands eg haldi at tá i mann hugsar um tað so haldi eg a e ættiliga greitt at sjálvandi kunnu fólk leita sær fígging uttanlands men ikki strategiskar íleggjarar sum fíggjarar tað haldi eg nokk so greitt
ja takk fyri so er tað
steffan klein poulsen ger so vælnei altso eg haldi ikki at at okkara lóg er nóg góð í tann forstand at hon verður hon verður broytt alts tað verða gjørdar forstórar broytingar frá valskeiði til valskeið og tí er tað bara mín yvirskipaða fatan at hon onkursvegna ikki hongur nóg væl saman tað eru for nógv elementir inni í lógini millum annað loyvini frá uppboðssølu tey tey eru galdandi enn men tey verða fasaður út altso ein skipan sum bara virkaði í eitt ella tvey ár og so broytir mann aftur og og so er spurningurin hvat hvat ætlar hendan samgongan gera aftan man aftur at gera stórar broytingar har mann eg veit ikki lógavin koyrir onkursvegna paralelt tað er tað r tann eini vongurin ynskir hesa skipanina og hinvongurin ynski t hesa og so koyra nøkur ting bara sum sum sum gera tað øgiliga øgiliga torskilt haldi eg og tí hevði taðverið betri at hesi svingini blivu eitt sindur mildari soleiðis at mann kom tað bleiv altso ein meir samna lóggáva øog ja nú ver ikki tí at svara upp á hetta við útlendsk kapitali men eg dugdi bar ikki at
umskoða hvat tað merkti at at útlendskapital ikki skuldi vera í veiðiligunum men sjálvandi mann kann mann fáa fígging annars og tað er tað er skilagott tí vit klára seg at fíggja alt sjálv takk fyri so er tað viðmerking frá hann
ger so væl ja takk yri hari formaður nú sigursteyfan kovan poulsen at at uppboðssøla tað er at fara forlagt til vinstru eg veit at ta onkur hevur roynt at atsiga tað erein munnu polfyritøkan men veruleikin er at tað er bara ein eigari ein vøra so tað kann tað kann bara vera muml og tí egta so ikki mon bol men men uppboðssøla er perdifinitión rein dyrka kapitalisma so eg kundi hugsað mær spurt at fann glan poulsen hvat at meina við at uppboðssølar vistarpolitikkur
takk fyri takk fyri so er tað steffan klein poul
sen ger sovælja ja harra formaður tað hugsi eg serliga um at mann onkursvegna mann strikaði tí fríu um setiluheitina tí eg minnist at eg spurdi búskaparfrøðingar tá so er tað virkuligan rætt at tit hava allar mælt til hesa skipanina at ja uppboðssøla so fær mann sett tað veruliga virðið á men men tá ið man so hevur keypt sær eitt loyvi um tað er eitt trý ella átta ár so fekk mæn ikki selt tað víðari og tað tað kevur fullstendiiga onga meining um míni høvdi visti tú av onkari orsøk hevur bjóðað forhøgt ella fortreytirnar broytast fullstendiga so mást tú kunna selja teg burtur úr tí og ikki verða ikki verða krøktur fastir í átta ár og og og jú tað var tað er nakað við uppboðssøluna at gera tí tað tað tað var soleiðis skipaðnar skrúvað saman og tað er so grundleggjandi um tú keypir farnar uppboðssølu og og kanst selja tað víðari seinni ella ella tú ert undin til tað boðið sum tú legði inn í átta ár og tað haldi eg ja kalla tað vinstra ella høgra eg haldi tað var eitt for ógvusligt sving ein veg í mun til hvat ein annar partur av
poliksskipanin ynskt takk fyri so er tað jenusav
rana ger sovæl jja eg skal takka fyri eina siðiliga og virðiliga røðu og eisini eitt gott uppskot sum liggur her og óð so so sum bylgi stímur aftur aftur hetta her okur tosa um hvussu hvussu kunn kur fáa mest burtur úr fiskivinnuni og sovíðari og serliga nú vllki tá ikur fara at tosa um um tað næsta uppskotið sum sum kemur um tilfeingsgjøldu sovíðari so minnisk ki aftur tíggju fimtan ár aftur í tíðina ein ein ein granskari byrjaði at tosa hóraldur joensen eg haldi hann er er hann er pensjoneraður nú um hetta her stóra tilfeingið sum fer út aftur í havið og har vil eg siga har hava okur gjørt for lítið tað burdi okur tosað um heldur enn hvussu okur kunna fara eftir vinnuni og fáa meir pengar burtur úr henni men at hjálp vinnuni soleiðis at vinnan kundi vunnið meiri pengar sovarð lagan manni eg veit at landsstýrismaðurin á økinum hann er

so er ta stefan klein poulsen ger so væl harra formaður tað er sjófeingislógin um broytir hon fevnir so øgiliga broytt og ogtað er nógv mann kundi tikið att í og hetta er heilt sikkurt ein av teimum øgiliga umráðandi vinklunum at dyrka hvussu fáa vit hvussu fáa vit allan fiskin til lands oghvussu fáa vit gagnnýtan á skilagóðan hátt og men fil at koma aftur til tað heilt yvirskipaða so haldi eg at løgtingið og vit sum eru partur av politisku skipanini skylda teim teimum tey sum virka í vinnuni og tey sum skulu hava eftirlit við fiskivinnu at vit t onkursvegna finna eina eina lóg sum sum kemur at hanga saman og ikki verða broytt so ógvusliga
komandi árini takk fyri so tann næsti at røða er dnes hólm landsstýrismaður ger so væl
samsvarandi grein sjey stykki fýra í løgtingslóg nummar hundrað og tveyoghálvtrýss frá trýogtjúgunda desembur tvey túsun g nítjan um sjófeingi við seinni broytingum leggur landsstýrismaðurin á hvørjum áru frágreiðing fyri løgtingið um fyrisiting av sjófeingi og teimum veiðirættindum føroyar hava uttan fyri føroyskan sjógv og hvørja ætlanin hevur hyggja at fremja og er tað jú tað sum hettaher orðaskifti í dag handar um í samgonguskjalinum har verður staðfest at ríkidømi í havinum skal umsitast skynsamt og burðardygt tilfeingið er onnføra fólk og skal tí umsita soleiðis at tað skapar virði menning framburð kring landið og at virðini koma fólkinum til góðar og er hetaher eisini grundarlagið undir fiskivinupolitikkinum sum verður førdur í hesum her valskeiðnum

í lógini um sjálfeingi er ognarættirin hjá føroya fólki eisini staðfestur grein trý sigur livandi tilfeingi her undir arvafrøðiligum tilfar í føroyskum sjógvi og tey rættindu føroya eiga uttan fyri føroyskt sjóvíki er ognføroya fólk í stykki tvey grein trý stendur á rættindi latini sambært hesi løgtingslóg veita ikki privat ognar rættini verður latin sum brúksrættini avmarkaða tíð sambært reglunum í hesi løktingslóg

tá okur tosa um burðardygd nei ja atgongdutilfeingi er skipað soleiðis at nøkrum fáum eru givin fram í gjárætt at brúka tilfeingi tey sum hava fingið rættini at brúka tilfeingi tey hava ein brúksett til láns frá føroya fólki og er tað jú uppgávan hjá okum landssins myndugleikunum umboðandi eigaran umboðandi føroya fólk at tryggja at hetta tilfeingið verður umsitið á skynsaman og burðardygan hátt tá okur tosaðu um burðardygd so kann skiljast millum trý sløg av burðardygd okur kunna tosa um búskaparliga burðardygd sum milum annað fevnir um at vinnan fær so góðar karmar sum tilber soleiðis at viðursøkingin verður so stór sum tilbyr ein annað táttir av tí sama er at eigarin føroya fólk fær ein munandi og rímiligan part av tilfeingisrentuni sum tað stendur í samgonguskjalinum tá okur tosa um lívfrøðiliga burðardygd so fevnir tað millum annað um at fiskiveiðararnir skipað á lívfrøðiliga burðardygan hátt bæði undir føroyum og á leiðum har stovnar vera umsetnir í felag við við onnur lond tánn sosiali parturin av burðardygd sosial burðardygd fevnir um at fiskivinnan skapar so nógv virksemi sum til ber kring landið og fiskivinnan er jú ein týðandi vinna í føroyum vistu man hyggur eftir hagtølnum so er sambært hagstovuni varð útflutningur av fiskavørðunum í tvey túsund g einogtjúgu teirra ali fiskur ikki íroknaður umleið fýra komma átta milliardir krónur í tvey túsund og tveyogtjúgu vaks útflutningsvirði og var oman fyri seks komma eina milliardir krónur sambært vøruni sum varð samlaði avrarðingarvirði í tvey túsund og tveyogtjúgu úti við tríggjar komma níggju miliardur krónur ein onnur uppgerð hjá hakstuni vísir at tað í tvey túsund og veyogtjúgu arbeiddi umleið fýra túsund og tvey hundrað fólk umborð á føroyskum fiskiskipum og í vinnuliga landi og samlaða arbeiðsfjøldim taldi tá ssambært hakstovuni út við trýogtretiv túsund fólk tað eru tey sum eru frá sekstan til við fýraoghálvfjerðs ár so ja tað er greitt at fiskivinnan hevur stóran týdning fyri føroyska búskapim og fyri vælferðarsamfelagið í føroyum hjá skiftandi landsstýrinum er og hevur tað veriðeit týðandi mál av fiskivinnan við skipað á búskaparligan burðardyggum grundarlagi sum tryggjarsamfelagnum og vinnuni so stórar inntøku sum tilber báði upp á styttri sygt og upp á longri sygt men tað eru jú eisini almenn kent at meiningarnar eru ymiskar um hvussu hetta a best verður gjørt í samgonguskjalinum har verður staðfest at ein munandi munandi men rímiligur partur av tí serstaka venjinginum av tilfeingisrentuni sum vinnuligu serrættini kunnu hava við sær tey fella til landið og eta er jú ein partur av búskaparligu burðardygdini og hetta er jú sum sum kunnu tað mál sum liggur í fíggjarmálaráðnum og sum er ávegis niðan í løgtingi ein annað partur av kjakinum tilfeingisgentuna sum eg haldi er øgiliga umráðandi fevnir eisini um at fáa størri gjøgnumskykni og at fáa innlit í rokniskaparligu viðurskiftini hjá flotanum og eisini her hevur samgongan sett seg á skrá at feløg sum fáa tifeingi tillutar frá landinum skulu á hvørjum ári leggja fram sundirgreina roknskap og ognarskrá fyri alt virksemi og hetta er jú eitt eitt endamál ið sær sjálvhjá okum sum politiska myndugleika umboðandi eigaran føroa fólk at fáa eitt nokk størri gignumsjúknu og eitt innlit í roknskaparligu viðurskiftini hjá skipinum sum fáa lutað tilfeingið frá landinum og hendan her skipanin er undir fyrireiking í fiskimálaráðnum og verðið borið niðan í løgtingið í í heyst harra formaður ein ein annar tí sera týðandi partur av samgonguskjalinum fevnir um nýskapan virðisøking og meirvirking og verður í samgonguskjalinum eisini staðfest at vinnan skal eggjast til at nýskapa viðisøkja og meir viðka tilfeingi og í tráð við hetta er eisini setta dagsskrá skrá fyri nýðrskipan viðursøking meirvirkan á tilfeinginum íúti fiskimálaráðnum við tí fyri eyga at økja um búskaparliga avkastið á fiskivinnum sum heild okur fiskaðu í tvey túsund og tveyogtjúgu eini fimm hundrað og fýrs milliónir kilo og koma í tvey túsund og trýogtjúgu væntandi at fiska meira enn sjey hundrað milliónir kilo og tað er jú greitt at ein lítil viðusøking ger øgiliga stóran mun tíggju oyrur gera eini hálvfjerðs milliónur ein króna ger sjey hundraðmiliónir krónur og tað svara jú til allan bokstovulin ella meir enn tað ella næsta helvtina av tí sum kostnaðurin er á heilsuverkinum so tað er greitt at her liggur eitt øgiliga øgiliga stórt potensialið sum okur eiga at fáa nógv meira burturúr tá okur tosa um lívskapan viðursøking og meirvirking so kann skiljast millum trý øgiliga týðandi lið í í skipanini sjálvari okur hava veiðulið okur hava framleiðsluliði ikki minst so hava okur marknaðarfrøring og sølu onkur tófyrri til at okur í størri mun eru ein framkomn fiskivtjóð enn ein framkomin fiskivinnutjóð okur hava jú eitt øiliga stórt fokus á at fiska at fáa nøgdirnar um keikantum og kanska etaikki altíð fokus á at fáa so høga gósku sum til ber heldur enn at fáa nøgdirnar upp og hesi her viðurskiftini eru jú eisini sett á dagsskrá í samband við skránna fyri nýskapan viðursøking og meirvirking á framleiðslusíðuni er fokus á hvat kann fáa fáast burtur úr tilfeinginum men helst er møguleiki fyri at fáa meir burturúr ikki minst at fáa nýggjari vøru burturúr og hetta varð jú eisini heilt greitt í í degnum har sum framløgudegnum sum var í sambandi við iskivnroyndir fyri úti í kongshøll har sum vinna legði fram teir møguleikarnir sum vinnast á og eg haldi at har er øgiliga nógv spennandi at heinta og eg haldi at politiski myndugleikin o vinnan eigur at taka lógvatak og arbeiða fram ímóti at fáa meira burturúr tá ð kemur til marknaðarfrøðing søgulugu branding so er uttan iva rúm fyri øktum fokus á hendan partin tá okur fara kanska eini tretivu ár afturtíðina so minnist man tað tá mann kom í til útlendskar stór ketur handilsketur so var tað púra vanligt at mann hevði sá í kølidiskunum eitt brann sum hevur farið og siðfull í dag er tað brandið ikki sjónligt og okra fiskur eru ikki sjónligur í kølidiskum utanlanda annað enn sum sumrába til til virking hjá hjá øðrum framleiðari og eg haldi at hesin her parturin e er øgiliga viktigur hetta við at marknaðarføra og selja og branda á okra vøru í janan mánað varð gongd sett á arbeiðið við skránna fyri nýskapan viðursøking og meirvirking og sum liður í hesum verður eisini ein stór ráðstevna og verðstovur sama dag um lívskapand viðursøking meirvirking tað verður nítjanda apríl uppihøll í føroyum við tí sami høvuðsstevnunum lívskapand viðursøking meirvirking og sjálvandi er er alt løgtingið boðið við til tað og hendan ráðstevna verður við luttøkur bæði av útlendskum og føroyskum serfrøðingum sum arbeiða burturav við nýskapandi viðursøking og meirvirking sum liður í sama arbeiði eisini sett á skrá at okur tey komandi árini í felag varpa ljós á hesar tættir eg hugsi fyri meg eini ferð tríggjar verkstovur um árið og ætlaninir í heyst at hava eina verkstovu burturav um gósking og branding av føroyskum fiski okur hava jú fleiri hoyrt fleiri av av aktørunum í vinnuni tosa um at hetta brandið av føroyskum fiski at tað er iki odiliga sjánligt og eg haldi at okur skylda okkum sjálvum at syrgja fyri at tað verður gjørt meira á tí bananum fokusið er øiliga greitt haldi eg okur skulu fáa meiri purtur úr fiskivinnu okur skulu í størri munr hava fokus á kvalitet heldur enn kvantitet hava fokuska gásku heldur enn ikki bara núktur soleiðis at virðini í fiskivini kunnu økjast munandi komandi árini hetta vil eisini vera við framtíðar tryggja vinnuna bæði á sjógvi á landi og allar avalagni vinnur og eg trúgvi at alt løgtingið er samt í hesum hugsanarháttunum harra formaður ein annar týðandi partur av okara fiskivinnuskipan er er er diskussiónin um brúksskeldið har nøkur hava fingið fram í hjárætt at brúka tilfeingi at brúka ogn føra fóls og sjálvandi eigur tað vera krav at brúka tilluta tilfeingi um tey sum hava fingið tilfeingið tilluta ikki brúka tað so kundi mann bara í prinsippunum givið onkrum øðrum tað sum hevði ið hyggjað at brúka tað talan er um ein brúksett um eitn brúksett sum er givin til láns frá fyroya fólki og í samgonguskjalinum verið tað isini staðfest at brúksskildað verður ásett á allar fiskivinni í tann mun undir burðardygd brúksskildað er hinvegin longu sett í gildi fyrsta januar tvey túund og trýogtjúgu men sum okur hava hoyrt hesar seinastu dagarnar og eisini í farnu viku so eru tað nakrar avbjóðingar við verandi skipan og hava til dømis línuskipina á fleym igi kapp verður tikin fram fleiri ferðirnar og tí veru tað eisini arbeitt við at gera nakrar tillagingar lógini ein annar part av viðgerðini fevnir um spurningin um undantakið sum er í brúksskildini í løtuni har sumi uppsjóvarfiskurin og makrel og sild og svarkjaftir úr undantikið brúkskildi og eg eri púra sannførdur um at brúkskildan eiga verða galdandi fyri allan fiskiskap eisini fyri sjóvarafifiskisløgini makrel sildu og svartkjaft sum jú standa kanska fyri eini fýrs prosent av tí tilfeinginum sum verður fiskað í føroyskum í teir broytingin sum arbeitt verður við er eisini ein heimild fyri at undantøk kunnu gerast og tað haldi eg øgiliga viktigt at undantøk kunu gerast í sambandi við fiskaloysi ella í sambandi við smáar kvotur og tað vil so siga tað at í serstøðum har sum botnfiskurin undir føroyum er illar fyri so kunnu frávik gerast í brúksskildini brúksskeldini og somu viðurskifti eisini galdandi við kvotum til dømis allamam iki kapp har er undantøk høvir verið givin fyri brúkskildina orsakað av smáum kvotum hjá einstøkum skipum og visti mann hyggur eftir hvussu kvoturnar býttar so eru tað fleiri skip sum hava heilt smáar kvotur har sum tað simplten ikk gevu meining at fara ívestuanflm iki at happa á fiskatjúgu tons til dømis harra formaður tey seinastu árini hava okur havt nagrar avbjóðingar við heimaflotanum tá tað umregið í fiskiskapirni eitvátnfingi undir føroyum og samgongan eisini seti se fyri at virka fyri at heimaflotin kann fáa nýggj rættindir á fjarleiðunum til tessa rættum veiðutrýsti heimalagum og í løtuni eru tað milum annað samráðingar og onkur spurdi um teir fyrr við bretar um at fáa betri rættindi í bretskum sjógvi og tann tann prosessin er í gongd tað var eisini staðfest í samgonguskjalinum at útróðrflotin skal betri í sømda heimadagum og fokus er á at skapa betri sømdi hjá bólki fýra og beigki fimm tí vinnurekandi partir av bólki fimm og tað er eisin eitt arbeiði sum er gongdi í fiskimálaráðnum og vil okur síggja meir til tað tá okur koma út á várið harra formaður eit av evnum samgonguskjalinum er søla aloyvum og tað verður staðfest í samgonguskjalinum at privat søla loyvum og rættindim kann bara fara fram á gjøgnumskygnum marknaði onkur hvu spurt inn til hetta hetta merkir í prinsippinum at her nógvvi privatu søluna av loyvum og rættindum sum eyðkennar vinnuna í dag at her fameftir skuldu skipast umvegis ein gjøgnumskygdn á marknað eitt slag av meklara sum okur kenna til dømis frá húsameklarum har fólk seta hús til sølu og onnur bjóða iski fram at keypa ein øgiliga einføld skipan sum ger tað at eigarin føroya fólk fer at jøgnumskygni um hvør er tað sum selur hvør eta sum keypir og hvat er prísirnin á tilfeinginum ein týðandi partur av búskaparlig bárðardygd fevnir um betri eftirlit íð tí sum við fiskum í føroyum bæði á føroyskum og útlendskum skipum og hetta er eisini orsøkin til okkur at feri altíð at styrkja vørn soleiðis atnokur fáa betri skil upp á tað tá tað kemur til lívfrøðiliga burðardygd so er ein grundtrúlav tí at tilfeingi skal verða atkomuligt hjá eftirkomaranum hjá okkum at gagnnýta og tí eigur mann at fáa sum mest burtur úr tilfeingini ikki bara upp á stuttsygt men eisini upá sikt ela upp á longri sygt tí er ta eitt undirlyggjandi krav at mann má hugsa um tað lívfrøðiliga partin tá mann gagnnýti tilfeingi og aer eisini greitt at at hesin parturin fevnir um sambandið millum gransking og tilmæli frá havstovuni og stýringina á føroysku fiskivinnu sum heild og tað lívfrøðiliga grundarlagið má ð og ein onkursvegna at vera á funda mentin um hvussu okur velja at skipa okkara fiskiveiði og aftur her haldi eg eisini at parturin hjá vørum hevr týdning soleiðisnar at okur fáa økt eftirlit og víðkom eygleiðari skipanina á fiskiskápinum og undir føroyum soleiðisnr at okur forða fyri ólógligum fiskiskap y p árvikannað stovnarnar sum eru triðju parturin av burðardygd hanlar um sosiala burðardygd tað at okur fáa so mest burtur úr vinnuni á landi eisini og í samgonguskjalinum stendur eisni a veidlur fiskur skal vera komulig fyri fiskavirkini sum soleiðis at skulu tað kunna bjóðast út og virkast í føroyum tað skipanina kenna okur eisini í forvegin og men tað eru jú nakrar avbjóðingar av og á har sum ta eingi kapping er at okur hava givið undantøk og tað havur longu sæð í januðarmánað viðvíkjandi svarkjaftinum og ta koma okur eisini at síggja aprílmánaðir viðvíkjandi svartskjaftinum tá hann tekur seg upaftur aftur hin parturin av sosialari burðardygd snýr seg um viðursøking om meirvirking av tilfeingi og og hetta hava okur longu sett á skrá í skránni fyri nýskapand o viðursøking og meirvirking har formaður at enda ella frú forkvinna orsaka at enda ætlaði eg at koma inn á eitt sera týðandi evni nettupp fiskivinnutjóðim føroyar sum fiskivinnutjól so kunnu okur siga at at okkara samfelag á fiskivinnuøkinum er ein samanrenning ímillum fiskivinuna í í nærðsamfelagnum og úti á altjóða palli og føroyar eru jú ein stórartjóð í norðratlantshavi og okur hava eina sterka rødd í millumtjóða fiskivanðasamstarvið tað kenna tykur øll til sum hava verið rundan um tær samráðingarnar men hetta setir eisa stórur krøv til føroyar sum ein ábyrgdarfullan og álitafullan samstarvspartnaráð báðir fyri at tryggja eina burðardygga fiskivági millum ímillumtjóða samstarvi og fyri at menna eitt sterkt føroyskt umdømi og hesi her viðurskiftini hava okur halda okur øiliga viktig í fiskimálaráðnum tey bera raðfest o okur eisini setta á skrá eina uppraðfesting at okara leikluti á altjóða pallinum soleiðisnr at at landsstýrismaðurin í fiskivinnumálum verðuð kanska sjónligari úti í grannalondnum hjá okkum enn enn hann hevur verið undanfarðn ein annað partur av tí fevnir eisini um at fáa fortalt meira um fiskiveiðitjóvinar føroyar og arbeitdi við brandingina av føroyskum fiski visi mann hyggur inneftir so er føroyar ein fiskivinnutjóð men men fjarstøðan frá gerandisdegnum hjá fólkinum í fiskivinnu til fiskivinna er er stór hon heurverið ein størri og størri tey seinastu árini okur hava ikki sama atgongd til fisk sum fyrr okkura ung eta ikki í saman mun fisk sum fyrr r ungu kenna kanska lítlan mun fiskasløgini hava ongantíð arbeiða fisk kenna kanska sum heilt lítil til fiskivinna og ikki minst so hava okur ungu kanska e lítlan dreym um eina framtíð innan fyri øvuðsvinna og hesi tingini haldi eg r øgilga avbjóðandi fyri okkara vinnu og av tí sama so hava okur sett hol á ymiskar tættir sum hava týdningviðvíkjandi fisk og føroyska samfelagi at arbeiða saman við við við undirvísingarar og barnamálaráðnum um at fáa fisk inn í fólkaskúlanum bæði sum tilfeingi som mat og sum eina framtíðari lívsleið tað sama galdandi fyri fróðskaparsetri ein annar partur fevnir eisini um at fiskur eigur at vera lættari atkomuligur at døgurðaborið hjá fólki at tú fært knýtt sambandið millum útróðrarmann og døgurðaborðið hjá fólki kring landið til framan báði fyri útróðrarmanninum viðvíkjandi søluprísi og hjá okum sum húsarhald fyri at fáa meiri fyri pengarnar og hetta eru nøkur arbeiði sum vit eru seta í gongd frú forkvinna flestum kunnugt er fiskivinnan ein týðandi vinna fyri føroyar fyri føroyska búskapum og vælferðum í føroyum eitta av týðandi evnunum sum eg havi sett á skrá sum eg eisinihavi nevnt longu er skráin fyri nýskapandi viðursøking og meirvirking ar tilfeinginum við tí fyri eyga at økja um búskaparliga avkasti a fiskivinnu sum heild hetta til framman fyri reiðarí til fm fyri manningar til framan fyri virki á landi og til framman fyri landið sum heild og hetta her arbeiðið verður sjálvandi ikki gjørt einsmælt av politiska myndugleikanum tað haldi okur øll eru púra greið um mann má vera í men má vera skipað í einum samstarvi millum politiska myndugleikan og vinna og tað er heilt greitt at vinnan sjálv hevur fokus á hendan partin tað var øiliga sjónligt á hasum degnum her fyrri og er heftir eisini ein av teimum egaltættunum í tí arbeiðinum sum erðu sett gongd viðvíkjandi lívskapandi viðirsøking o meirvirking sum okur hava set í gongd í ett arbeiði sum sum okur okur øglga spenta upp á at skulu arbeiða við tey komandi
takk fyri ja takk fyri og so eru tað viðmerkingar út í salinum og tann fyrsti at viðmerkja er jenis
esarana gersovæl kanska ein øðrvísi spurningur en grúvliga týdningarmikil sama sum eg nevndi undir viðmerking til steffan klein poulsen og tað er er nakað miðvíst hevur landsstýrismaðurin nakrar miðvísar ætlanir er nakar gongd ella heva miðvísar ætlanir fyri hvussu okur kunnu fáa gagnnýtt allan fiskin ogu vita tað at tær tjóðir sum eru komnar so langt í tí at at tað ótrationella er blivið tað verandi í dag tað er tað sum gevur mest tí hetta ber ikki tl at til o okur noyðast at ogog tað krevur eitt stig tað kemur at kosta tað er eingin ivast í fyri at fáa fiskimannin at taka taka allan fiskin heim við men er nakað ávíst í gongd
ja takk fyri og so er tað landsstýrismaðurin
deneshólm ger sovælja takk fyri spurningin jensarana ja tað er nakar gongd á degnum sum var varð framløgudegnum hjá fiskivinuroyndum sum var herfyri har kunnaði eg eisini um at at í fiskimálaráðnum er í gongd at fáa sett orð á eina kunngerð sum fær sumaferat at áseta at alt skal í land tað stendu lógini eimildini fyri tí tað skal gerast við enum skiftistíð men tað er rætt at tað er eitt øgiliga stórt potensialið báði í høvdum íg innvølum í ikki minst í skinnunum altso í skriðuni av a fiski og og ta potensialið eigu okur at fáa til høvdar vinnan er klárur til at taka ímóti tí og tað sum kansa av í íslandi til dømis er tað tá más fórlgava altíð laí landi í íslandi so hendir tað ein øgiliga stórur broyting í vinnuni har sum mann fór frá at tað vóru fáar fyritøkur sum vóru klárar at taka ímóti til eit dag hevur mann eitt tíggjutals fyritøkur sum burtur av arbeiða við tí og tígutals fyritøkur sum tjena ómetaliga nógvar pengar so ja hatta er í gongd tá tað verður sett í verk tá okur koma áfugga í ólavsøku
ja takk fyri og tann næsti viðmerki er at opna skólið gjørt
æltakk fyri frú forkvina eg havi ein spurning til landsstýrismannin sum draga seg um svartkjaft í heyst sosett ásettl eila eina fyribils kvot uppá trý hundrað túsund tons og sjálvandi verður tað tikin burturav sum skal til aðrar tjóðir tað er umleið hundrað túsund tons tav tað var ein tvey hundrað túsund tons sum kuldi útskrivaðst til føroysk føroysk skip føroysk skip hava nú fiskað tann ta svartja koduna sum er útskrivað men tað eru fleiri vikur síðan endalig kvota varð ásett men enn er kvota ikki útskrivað kann landsstýrismaðurin greiða frá hví so er og um tað kanska er nakað sum ger atat tað er ein orsøk til at ikki ver útskrivað tí visti mann bara fylgir tí loysnin sum hann plagar so er tað ikki ein innvikla prosess at gera tað kunngeratakk
ja takk ja takk fyri so er tað landsstýrismaðurin tennisholm
gersæja takk fyri ja takk fyri spurninguin odnasskoli ja eg haldi tað var í síðstu viku at svartskaftakvotan verur ásett fyrstu síðstu viku o tað er rætt ta er at arbeiða í gongd í fiskimálaráðnum við at fáa gjørt tað býtið á á svartskjaftinum og eg vænti at at tað ganga ikki ganga ikki longu tíð áðrenn tað r kvoturarvarðu útskrivaðar tað sum eg hav sæð undanfarin ár er at at svarskjaftafiskiskapurin tekur seg upp aftur at oku koma inn í fyrstu ár viku aprílmánað og so tóku koma út í fyrstu í julimánaði so er allar svarkskjaftin fiskaður fyri fyri árið meir ela minni er hvussuur og tað er eisini tað sum er í og hyggi at fáa á skrá soleiðsir at mann er klárur tá tásvarkfiskiskapið skal taka seg upaftur
ja takk fyri og so er tað annika olsn
ger so væl ja takk fyri eg haldi at landsstýrismaðurin hevur nakrar øgiliga spennandi ætlanir fyri framman á fiskivinnuøkinum og eg hefti meg viðnakrir tættur í røðuni hjá landstýrismannum millum anni t er við branding av føroyskum fiski haldi øgiliga spennandi og eisini hetta her við at økja tilvitið hjá okkara ungu til okkara fiskatilfeingi mín spurningurin gongur upp á hetta hevur virðisøkingini eg haldi at har liggur eitt ómetaliga stórt potensiali hygga okur eftir íslandi so hava teir hetta her húsið í reykuvík sum eitur sjóvarklasin tað byrja við nøkrum fáum fyritøkum sum gjørdi nýskapan innanfyri fiskivinnuna og í dag eru hálvfjerðs nýggjar fyritøku sprotnar úr úr tí arbeiðinum hvat særlandsstýrismaðurin kanska tað størsta potensialiði við mann kann fara eftir soleiðis at mann kanska kann fáa onkra mynd av hvar hvønn veg mann kann fara tá tað kemur til virðisøking
ja takk fyri og so er tað landsstýrismaður við dnsholms ger
ja takkfyri takk fyri spurninginu anniku olsen eg haldi ikki tað ligu ihjá politiskar myndugleikarr at peikað út hvønn ver vinnan skal fara eg haldi at at tað snýr seg øla nógv um at at at politsku myndugleikini skapa karmar og ein partur av karmunum er heilt greitt í hesum í hesum førum her beint at tað tilfeingið sum er at tað k veður gjørt atkomuligt hjá vinnig á landi og vinnan á landið hevur í nógv nógv ár eftirlýst at at alt verður tikið land sum mann fær gjørt meira purt úr tí so eg ri rætiliga sikkur upp á tað at so skjótt sum a okur koma í gongd við at at tann skipanin er upi at koyra at alt skal land so vil eg eisini síggja at vinnan finnur finnur nakrar vegir at at at skapa nýggj produktir sum sum eru til framan fyri báði tey sjálvi men eisini til framan fyri alt landið sum heild
ja takk fyri so ar tay joannes joensen
men gerkiso væl fyri forkvínna ja landssmaður nevndi hetta her um kvantitetila og kvalitet etta er við tonsatalið og ug prísið eg síggi tað fyri tvey túsu og tveyogtjúgu so so fiska vit færri tons um í føroyum men vit hava betri prís na fvyð næstan øll fipotfiska fiskaslíg ellir føroyum eg hugsi bara er tað tíð at vinnan er meira mann kann siga dugir betur at tilvirka fiskin ella hægreða fiskin ella tí at bara prísirnir halda sær so væl veit landsbarani eaftur um taðtakk fyri
ja takk fyri so er tað landsstýrismaðurin dnnus
sólm gersovælja takk fyri altso eghaldi ein partur av tí sum varð nokk nevndur eisini í búskaparfrágæringini hjá hjá búskaparráðnum snýr seg um um inflatiónina at at ein partur av orsøkini til prísekkingarnar eg inflatiónum sjálv asum er heimsfatandi eg trúgvi tað tann partuin sum sum serligan ger seg galdandi viðvíkjandi kvalitetinum alt tað so hava okur havt nakrar avbjóðingar tey árinni nú í nøkur ár tí our ikki hava havt tað samstarvs tí má ikki havt eina semju um til dømis makrelin sum heur gjørt tað at okur ikki fáa fiska á makrelinum tá makrelin er bestur at fiska so so okur hava havt nakrar avbjóðingar kanska við góðskuni á tíøkinum at at tokura ikki fingið atgond til makrel tá han hevi verið í allarbest men so vítt eg eri upplýstur so haldi eg at ein partur av tíla høvuðsorsøkini til tað er er infolatiónsparturin
ja takk fyri og so er tað helgi áprasendlurnar
n viðmerking gersvæfrú forkvinna tey fyrstu nógvi árini tá eg var í løgtinginum ella kom í løgtingið tá skuldi løgtingið á hvørjum ári áseta fiskidagar fyri komandi ár tað gjørdi mann út frá tveimum tilmælum eitt frá frá havstovuni og eitt var frá fiskidagarnevndini sum núver handa landsstýrismaður var formaður í og vanliga so segði havstovan nú skuldi mann ki skerja fiskiskapiin øgiliga nógv onkur saner við hálvtrýss prosentum meðan nei fiskidaygarnevndin segði tað øvuta altso drívið á fiski og ogtey vístu millum annað á tað at floturin var nógv minkaður nógvar stongdar leiðir g fiskidagartali var farin í heilvt og sframvegis eg fbað huga at spyrja landsstýrismannin um hann framvegis svur somum støðusmann hevði tá at vit skuldu slet ikki lurta eftir havstovuni og bara dríva á fiskan
ja takk fyri so er tað landsstýrismaðurin í sálm
gersænei eg altsu eg haldi k eg havi nú haldi eg tú endurgivi meg skeivt til so altað allarfyrsta men tað má standa fyri tína rokning tað er ein diskussión ein rullandi diskussión um umtilmæli og ráðgeving frá havstovuni og mann kann hava sínar ymiskar meiningar um tað tað er greitt at í føroyum eta ein vitan báði á havstovuni og hjá fiskiveiðiliðunum tað er tað ereingin ivi um tað og tað sum okur brúktu ov nógv orku á tá jevar formaðurí fiskivnevndini tað var at fyri at syrgja fyri at tann vitan sum er í fiskivaðiliðunum ellta hon eisini onkursve verð sjónvir gjørt tar brúktu tyku øðla nógv orku uppá í dag verður fistiaskipanin ikki umsitin pp á sama máta núg havi ekr eina umsitingarætlan har sum sum tað er ein autematikkur í skipanini har sum tá stovnandi er eru upp á ein bestemtan máta so lækkar ella hækkarhækkarfiskitagartalið við plussmiðnus fimm prosentum so tann diskussiónin er kanska ikki so elevant í dag sum hon var tá
takk fyri ja takk fyri og tann síðsta viðmerki í hesum umfarini er beini johannese
sen gersovæltakk fyri frú forkvina nú var landsmaðurin eitt sindur inni á hesum her at mann arbeiðir við at vinna heimaflotan g nýggji rættindir baði fyri at lækk um trýstið á grunnunum herpeint og eisini at vinna heimaflotan nýggj ella betri sømdir at virka undir og tað stendir so eisini í samgonguskjalinum har tað eisini stendur tað at nýggj rættindur skuldu bjóðast út og í tí sambandi so vil eg spyrja landsýrsmannin um tað skal um tað er rætt skilt at um tað eydnaðst at vinna heimaflotan í nýggir rættindir at hesi her skuldu so bjóðast út á uppboði og um tað er ræt skilt takk fyri frú
ja takk fyri og landsstýrismaðurin
deneshólm ger sovælja takk fyri spurningin beini ohanesen øaltso nýggj rættindir til heimaflotan tá i mann fær tá okur arbeiði og fa nýggj rætindir heimaflotan til dømis til línflotan so er tað miðvíst til línflotan sjálvan men tá tað kemur til onnur rættindir sum okur kanska kanska koma á renukum í hvat hvør veit hvat kann henda frameftir so er tað spurningur um at at gera tey rættindi atkomulig fyri onnur tað er iki ein spurningur um at at at lýsa teg til sølu áá uppboðssølu tað kundu ta eru aðrar skipanir tøkar til tað endamálið ha tó so tá koma í hasa støðuna so vil tað sjálvandi vilja gjørt greitt frá alment hvussu hvussu tann skipanin verður gjørd tað ligur ikki í kortinum at tey rættindi sum oku fara at royna a vinna til heimaflotan at tey skula bjóðast út upboðsølu tað ge ta ikki
ja takk fyri og tann næsti røða er erling eitskaardvæl
hetta her hetta evnið er øgiliga torskilt og øgiliga innviklað haldi eg okur hava serskattaskipanir okur hava trýss prosent reglur okur hava tretivu prosent reglur okur hava trýáraloyvur átta áraloyvur tólváraloyvur eginkvotur felagskvotur menningarkvotur ískoytiskvotur kotur til vinnuligan fiskiskap og kodur til skipakeyp summir skipabólkar har va brúkskildi summi hava ikki summi rinda tilfeingisgjald summi rinda ikki okur hava krav um føroyskan kaikant okr ha undantøk okur hava árligar avhendingar og okur hava endaligar avhendingar hetta er hetta er so torskilt hevur tú so innvikla heta eitt klútateppi av eini aðrari verð og tað er mann fær mistanka um at eg gjørti soleiðis soleiðis at tann vanligi føroyingurin ikki skal hava nakan kjans fyri at kunna fylgja við men tað er altonn vanligu føroyingurin sum eigur tilfeingi sum okur snakka um í dag sum svimur í sjónum hetta er ogn føroyafoks hvørki meir ella minni fyri hvønn einasta føroying selja okur í ár yvir fimmogtretivu kilo av fiski um dagin tað er einki landið í heiminum sum setur so nógvan mat para íbúgva so sjálvandi skulu okur tillaga okkum at hava eina meining um hvussu hetta tilfeingið skal handfarast og tann spurningurin sum eg spyrji meg sjálvan tað er um okur fáa nokk burtur úr okra tilfeingi

okur fiska eina rúgvu til fóður til djórafóður fyrr í tíni fiskaði mann seig til kúnna sum stóð í kjallaranum sum okur sjálvi áttu og sum okur síðan mjólkaði nú fiska okur uppsjóvarfisk til laksun sum stendur í okra firðum allastaðni sum útlendingar eiga fyri tað mesta og sum útlendingar mjólkað so eg loyvi mær at ivast í hvussu nógv okur at flytta okum hesi her árini okur hava verið eina ferð í einari stórari eina stóra sperioti har okur seldu flottan fínan saltfisk niðri í europa men tað virkar sum sum at okur eru farin aftur til ati at framleiða fóður til djór bara djórafóður so kanska er tað sum í føroyska dansinum bara øvugt at okur fara eitt stig fram og tvey aftur og tann tann spurningurin sum kanska stendur fremst í mínumhuga í í sambandi við tað at tað eru um hesir reiðaríini sum okur hava kanska fáa for nógv for for nógvan fisk at fiska altso hava tey hava tay í veruleikanum tíð til at fiska allan tann fiskin sum tey fáa loyvi til at fiska visi mannhyggur eftir í norra so so hoyrir mann um at skipini har hava hava munandi minni a mann hoyrir n fimta part og ein sjeynda part av tí sum tey føroysku skipini hava og tey tey fiska tey tey avreiða ella tey tey avreiðast statvekk fyri meira en eftir føroysku skipini gera øso kanska eru tey føroysku skipini bara blivin for stór tað handlar bara um at fáa nøgdirnar upp og tað siga tey ikki ring fyri tí tey fáa tey fáa kanska fjøruti túsund tons av av fiski sum tey skula fiska tey hava tey hava einki annað at hugsa um enn at bara t fáa tað upp í ein fart so tey sigla út við hesum her stóru flottu skipinum sum eru farmaskip stórsæð og tað handlar bara um at fáa fiskin til lands og eg haldi ikki taðhandlar líka nógv um at kanska hyggja eftir hvat mann ger í fiskinum tá hann kemur umborð hann verður hurðraður lasna og og tað endar sum reggul í kvødnini hjá havsbrún í fuglafirði sum djórafóður nógv av tí og eg trúgvi simpulen at at tey eru umskilt við at tey okur hava simpultey hava simplen ikki tíð til at fiska han ordiliga at at handfara tað er sum eitt sansportband sum bara koyrir so skjótt at at tann sum stendur fyri endan hann ann verður druknar áv fiski vistu mann til dømis tekur barenshavið barasvort tanka eksperimenti visti mann fyristillar sær at í staðin fyri tey skipini sum fara upp í barrenshavið í í í í verandi løtu og og fiska har tosk og skera flak og fanein fantastisk vøra sum okur øll dáma øgiliga væl og eru errun av eisini vist mann og fyristillað efsær at í staðin varð høvdarvirkið í leirvík sum hevði eitt skip íbarranshavinum og teir teir fóru upp í barranshavið og teir fiskaðu skóru høvdið av og hurðað restina í havi so hevðitað verið nokk so absurgd fyri ykum at at at at tað fyrigekk men altso tað tað eru tann vegin okur suldu hugsa haldi eg tí ati sambært høvdavirkinum sumsum eg havi tosað við so eru meira eru hótt fyri meira enn eina milliard farin í havið seinastu tjúgu árini altso tað ertað tað er heilt absurd at fyristilla sær fyristilla tykkur so vissu vissu nitrurnar vóru av gulli a so hevði mann farið hevði mann havt skip sum fór upp har beint og tóku niturnar úr og hurðaði restina í havið okur noyðast at hugsa um allan fiskin og okur eiga støðugt at spyrja um okur fáa nokk burturúr og at seta krøv til fiskivinnuna tí er tað gleðiligt at síggja at okra fiskimálaráðri er enn tusiartiskur enn gaskeraður og hann hevur fokus á virðirsøking o her er nokk at tríví tí ein prís vøkstur bara upp á eina krónu hann gevur okum sum denes holm varð inni á við verandi tølum el verandi tonsatali so gevur okum sjey hundrað milliónir meira í betú um árið okur hava eisini onnur økir sum eru øgiliga spennandi haldi eg okur hava til dømis reyða æti sumhavstovan mælir til at fiska hundrað túsund tóns av tað er eitt øki sum er óútforka stórsæ og har haldi eg at at denesholm eigur at hyggja upp á at kanska fáa sett koyrt onkur royndarloyvir út og so fegnist eg eisini um at at okur hava hesa her at okur fáa innført hesa her brúksskyldina so okur sleppa undan sofasøgu tí at her t mann hevur ein mann sum liggur á eini sofi og selur loyvur ella mann kanska hevur ein mann sum liggur í danmark og hevur ein mann sum liggur á einesofi í føroyum og selur loyvur tað skeiklar virkliga rættvísis kensluna eg fegnist eisini um at okur økja eftirlitið at og fáa eygleiðarar og at okur fáa meira eftirlit umborð á skipini men okra høvuðsvinna hevur eins og allar aðrar vinnur tørv á at vita hvat fer henda sjálvandi tað mugu okur eisini minnast til og hon skal helst hava tryggar karmar men tað skal sjálvandi valdast tí tað hevur leingi verið eitt mantra fyri at reka hesa her gávubúðina víðari men teir tryggastu karmarnir hevur vinnan tá okur hava funnið eina breiða semju og tað krevst sjálvandi at báðir partar eru sinnaðir at flyta seg eitt sindur tá takk fyri
ja takk fyri og tá næsti at røða er liljan weihe gerst væl

í dag er aðalorðaskifti um fiskivinnuna sum í stóran mun tekur støði í frágreiðingini frá landsstýrismannum í skifiskivinnumálum sum varð løgd fram í síðstu viku vit hoyra um brúksskildi og veiðugjald um tons og skipabólkar um flemmi skapp og russland eg haldi at kjakið um fiskivinnuna er fátækt eg haldi eisini at tað er trongt eg haldi at vit mangla eina fólkaræðisliga samrøðu um okkara fiskivinnu almenna kjakið um fiskivinnuna er avmarkað til nakrar heilt fáar politikarar oftast menn reiðarar og onkrar einkultar advokatar lóggávan hon er gjørd so mikið a kompliserað at vanlig fólk ongan kjans hava seta seg inn í hana og so slett ikki at seta spurnartekin við hana ja sjálvt her í løgtinginum eru tað tey fastu sum eru inni í øllum smálutum í lógini í dag í viku í gjárkvøldið hoyrdi vit fyrrverandi landsstýrismannin í fiskivinnumálum árna skoli sum er ein av teimum sum hevur rættiliga gott innlit í lógina greiða føroya fólki frá um brúksskyldina í fiskivinnuni um generella brúksskylda um tretivu prosents regluna og trýss prosents regluna og legg so undantakið fyri makrel norðrafsild og svartskjaft afturat munir millum veiðuloyvi og fiskiloyvi og undantakið fyri bólk fimm eg loyvi mær at pástanda at meginparturin av føroya fólki hevur mist tráðin nú hvat er brúksskylda og hvørjir bátar er tað akkurát sum hoyra til skipaðbólk fimm hvussu er tað við fiskidøgum og kvotum hvør er munurin millum eginkvotur uppboðssølukvotur menningarkvotur vinnuligar fiskiroyndir og ískoytiskvotur og hví er tað at heimaflotin sum fiskar botnfisk fær makrelkvotur altso uppsjóvrarfisk sum skipini ikki kunnu fiska er tað við vilja allarhelst við forkvinnunarloyvi sum villi sitera atamacay og chrlesrandolf sum eru høvundarnir aftan fyri myndi bygdshjort frá tvey túsund og fimtan sum snýr seg um fíggjakreptina í tvey túsund og sjey og átta

bat ziørutis sopime lonz trainchi proticonfiuzing wic tasi migiofiule bord orstoopith l etzopostrú wásrith loivsz trir jus hvønn fjúsing cørms su heð gioting óvnlig deyð cndu og at dd or yvinbarar fór jú soe liv devnda f u c k allón

sitatið vísir hvussu wolstrit brúkti torfør orð fyri besta føri at keða okkum og e ringasta føri at fáa okkum til at føla okkum býtt hví tí so kunnu teir hóvreiggja sær júst sum tær vildu grugguda lóggávan sum er karmur um okkara fiskivinnu har sum flestu pengarnir í okkara samfelag er er so ógjøgnumskygt og torskilt at sjálvt umsitingin hevur ringt við at umsita eftir henni hetta er ein máti at køva orðaskifti at fáa fólk at føla seg býtt og at skammast at blanda seg uttanum hetta fekk okkara fólkatingsumboð annað falkenberg so sanniliga merkja tá hon hevði sína fyrstu røðu á fólkatingi eftir at hon varð vald við næstan trý túsund atkvøðum einogtretinda oktobur í fjør hon var útspilt og látuliggjørd tí hon dyttaði sær at tosa um uttanríkispolitikk og fiskivinupolitikk hon fekk at vita at hon skuldi lata vera við at siga sína meining um mál sum ikki eru í gásareyðum kvinnumál hon fekk enntá eina mynd sendandi av sær har hon hekk í einum gálga við dagfestingini áttanda mars tjúgu trýogtjúgu kvinnustríðsdagurin varð mikudagin í síðstu viku dagurin tá ið annars falkenberg skuldi hanga úr einum golga tað gjørdi un lukku tí ikki ístaðin brúkti hon høvi til at vísa á hvussu kvinnur verða niðurgjørdar ja bara tí tær eru kvinnur evnini sum vórðu tikin upp kvinnustrí staðin vóru millum onnur frí abort og haturstala neyðug evni at taka upp eg sakni tó kjakið um kvinnur og vald ella rættari væntandi vald tað er ein stórur trupulleiki fyri javnstøðuna í føroyum at kvinnur eru avskoðararnar frá maknini vit hava framvegis ikki javnað umboðan her á løgtingi sum vit jú síggja vit skulu bara tríggjar mánaðar aftur í tí so var eingin kvinna í føroyum mett at vera nóg skikkað til at sita í landsins leiðsni ikki ein einasta væntandi javnstøðan sæst eisini aftur í fiskivinnuni har sum stóru virðini í samfelagnum eru kvinnur eru ikki partur av vinnuni og luttaka heldur ikki í kjakinum um vinnuna mín pástandur er at mátin vit umrøða fiskivinnuna ekskloderar kvinnurnar helvtina av føroya fólki mariantonsdóttir forkvinna í heilsuhjálparafelagnum var úti við lesarabrævið í sambandi við at búskaparráðið legði várfrágreiðingina fram herfyri forkvinnan fegnast um at búskaparráðið enn einaferð vísir á at vit politiska skipanin mugu raðfesta kvinnustørvini heilsuverkið eldraøki og dagstovnaøki skríggja øll eftir arbeiðsmegi og trupulleikin bara veksur sum vit gerast fleiri og fleiri eldri borgarar í føroyum loysnin er raðfesting pengar pengar til lønarligt og styttri arbeiðsviku men sum mugu vit eisini tora at tosa um hvar pengarnir skulu koma frá búskaparráðið hevur ferð aftaná ferð víst á at fíggjarliga haldføri í føroyska búskapinum eru vánaligt og á demografisku broytingarnar í samfelagnum bara gera avbjóðingarnar størri komandi árini vit kunnu so velja um vit vilja skerja útreiðslurnar í almenna geiranum sum neyvan verður veruleiki tí hóast rationaliseringar og skynsama fíggjarstýring so gerast vit altso fleiri og fleiri eldri og tað kostar so s vit mugu tí vaksa um inntøkurnar hjá landskassanum eg haldi at vit skulu destilera kjakið um fiskivinnulóggávuna eg haldi vit skulu tosa um yvirskipaða endamálið við lógini at fiska tilfeingið verður veitt burðardygt og effektivt og at tilfeingisrentan fellir til landið sum árligt avkast hetta er als tann týdningarmikli parturin at vit veiða við virðing fyri vistskipanum og fiskastovnum og at landið vit føroya fólk fáa tilfeingisrentuna sum er virði á brúksrættindunum sum er givin nøkrum fáum útvaldum privatum aktørum at fiska og hetta eiga vit øll at hava eina meining um kvinnur og menn ung og gomul og vónandi eisini forfólk í fakfeløgunum hjá pedagogum heilsuhjálparum og sjúkrarøktarfrøðingum forfólkini í skiparum a vgatørfelagnum fiskimannafelagnum og felagnum nótaskip hava altso ikki einkarætt til at luttaka í tí kjakinum tað er tí mín vón at kjakið um okkara tilfeingi okkara ovurhálds stóra ríkidømi ikki bara verður við luttøku frá teimum fáu men fer at røkka út í hvønn krók í okkara landi til eigara av hesum ríkidømi føroya fólk

ja takk fyri og so eru tað viðmerkingar úti frá salinum tann fyrsta viðmerki ánn
skoli ger sovæl takk fyri frú forkvinna liljan wei er inni á at lógin um sjófeingi er torskild og hon átti at verið gjørd so einfald einfald at øll fólk í føroyum eiga at kunna diskutera við um umhesir spurningarnir tá vit snakka um um okkara høvuðsvinnu øll fólk eiga at kunna at vera við meinari lilja weiie so eisini at vit til dømis skulu geras skattalógina so einfaldað at øll fólk kunnu vera við til at diskutera hana ella emvigelógina ella matverulóggávuna ella rættargangslógina ella kanska arbeiðsumhvørvislógina skal alt vera so einfalt at øll kunnu vera við at diskutera tað eg eg giti at lilja weiðe veit at so einfalt kann tað ikki gerast og tað kann tað neyvan heldur fyri okkara høvuðsvinnutakkyri
takk fyri og so er tað røðarin lilja
bei gersovælja takk fyri frú forkvinna og takk fyri fyrispurningin ella fyri viðmerkingina á orna skoli sjálvandi er tað ikki soleiðis at alt føroya fólk skal verða inni í hvørjum smáluti av einari lóggávu tað havi eg heldur ikki sagt men eg haldi at mann eigur at hava fokus á hvat høvuðsendamálið í einari lóggávu er og eg kann lova odna skoli at um vit høvdu eina umrøðu um at hækka persónsskattin í føroyum so hevði tann samrøðan og tað kjakið farið fram í hvørjum króki í landinum
ja takk fyri og tann næsti at viðmerkja er kristianna
hann ávintar poulsen ger so væl takk fyri tey ja eg var takkað lillin veit fyri eina sera góða røðu har hann vísti á hetta við hvussu viktig tað er at hava vitan og hvussu viktig tað er at hava møguleika fyri at fáa vitan og innlit vitan er jú makt og tann er maktin tað at kunna haldast til tað makt er øgiliga viktig ikki minst tá mann diskuterar upprunan til tað mesta av ríkstovum sum er í føroyum kundi tú hvussu mann varð hoyrt hvussu lilian veiði hugsa sær at mann ger hesa lógkomin upp á tann mátan at tað eru fleiri fólk sum ditta sær at luttaka í sum er viktig á orðaskiftinum
takk fyri ja takk fyri
sra liljan veii ger sovælja takk fyri frú forkvinna og takk fyri spurningin kristianna vinter poulsen h eg veit í hvussu er tað at tá ið mann lesur lóggávuna og eisini tá man lesur frágreiðingina frá landsstýrismannum í fiskivinnumálum so noyðist mann at fara afturum og hyggja eftir hvat er hvussu síggja skipabólkarnar út hvørji skip eri hvørjum skipabólki í frágreiðingini frá landsstýrismanninum stendur til dømis um hendan makrelstuðulin vit hava tosað um hsum er tveyogtretivu túsund tons av makreli einogtjúgu prosent av kvotuni sum hevur eitt virði upp á tvey hundrað og fýraogtjúgu milliónir krónur eg kundi til dømis hugsað mær at vita teimum hvar er eru hesir pengarnir endaði hvar er hvar er hendan sølan farin fram tí eftirlýsi eg nemliga eisini hesa her meira gjøgnumskygdu meklaraskipanina sum landsstýrismaðurin var inni á og so haldi eg faktiskt eisini at at bæði við sum politikarar men eisini miðlar í føroyum eiga at vera meira nágreiniligir tá ið teir umrøða fiskivinnu og fiskivinnulóka
ja takk fyri og tann seinasti viðmerkis hesum
arana ger so væl nei eg vil siga at hetta var ein góð røða og ein væl orðað og væl hildin eisini nógv gott men eg má orsaka har var eisini ymiskt í henni sum minti meg á var bráð av konspiratiónsteorium og tað er ikki gott so eg fari líka at loyva mær at spyrja røðaran hvat ið samgongan ætlar at gera við alt hetta ræðuliga sum at trølladømar gongur fyri seg og kanska meiri ætlanir hevur mann at at forða tí og at loysa alt tað sum hon segði kanska eisini okkurt av tí sum skilamaðurin ella einskoyrd
ja takk fyri lilja
jveii ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna og takk fyri rósurnar jenis arana h eg veit ikki ordiliga hvat tað er fyri ræðuleikar tú tú sigur at eg sigi fara floymandi inn yvir okkum men vist tað snýr seg um at fáa størri gjøgnumskygdni í til dømis roknskapurnar hjá okkara fiskivinnu so haldi eg at tað er ræðuliga gott vist tað snýr seg um at fáa bøtt um til dømis ella broytt brúktskyldina sum dnes holm landsstýrismaður og fiskivinnumálin var inni á í áðni tá hann gjøgnum gekk ætlanirnar hjá landsstýrinum so haldi eg tað er gott so eg veit faktiskt ikki ordiliga hvat er løgtingsmaðurin sipar til men eg haldi at størri gjøgnumskygdin er altíð gott eisini í fiskivinnulóggávuni
ja takk fyri og tann næsti at røða er jacobvestergaard
takk fyri frú forkvinna umrøðan er av fiskivinnuni tann árliga afturvendandi umrøðan og samanundtikið má man siga t tað gongur ómetaliga gott í føroysku fiskivinnuni okur fingu frá øgiliga stuttari tíð pá stuttari tíð aftaná síðsta samgonga hevði vavt alt saman í ein ellibita fingu okur rætt upp og okur síggja fruktirnar av tí í vinnuni í dag tað gongur øgiliga gott summarstaðni gongur tað for gott og tí skal mann tað er ikki gott hjá summum serliga hesi samgonguni mann skal leggja birðará tí tað fer at ganga gott hjá onkrum afturat tað kann eg so venda aftil miling og at hava greiðar útmeldingar í miðlunum so verður sjappað og jabpa hesar seinastu dagarnar um at línibátar gadnaskip hava fingið makrelkvotur tað passar ikki tað vóru loyvishavarar sum høvdu ella høvdu havt gadnaskip línibátar so fingu atgongd til at fáa makrelkvotur teir loyvishavararnir kundu fáa tey skip teir vildu undir teiru skipanini til at fiska tær kvoturnar so tá ið politikararjlkringvarpið sagt at garnaskip og lýniskip hava fingið makrelkos passar tað slett ikki hetta er ein spurningur um at miðl og at tosa upp saman aftur og grugga og nú eru tey púra samd um at tað ber ikki til at geva nøkur sm ikikann fiska nøkur rættindur undir loyviskipanini rættindiavar skipanini pjøóvðst ikk hava nakar skip og tí er tað tt kanska gott tl atat hoyra hjá mær at nú heldur man nei tey sum skuldu her fáa t tey skuldu hava skip tað pjøst mann yvirhøvur ikki áðrenn okur broyti lóggávuna og innførdi tað aftur at rættindini skuldu knýtast til státun bara so bara soleiðis fær mann púra skeivur á einum kjaki øll halda at tað var ferdiligt línibátarar fingið kvotur rættindavar hava fingið kvotur og tá helt mann tað fínt latín at rættind tavar sum eingi skip høvdi kundi fáa kvotur liggja á sofuni og selja kvoturnimen tað er gott at mann sigur at gudsbørn batna og kanska at onkur batnaðu tíviðvíkjandi hetta her varð meldað út at eg ætli men so veit eg ikki um eg ætli allíkavæl tá má mann ikkisíðan høvuðsvini tað ber ikki til mann má hava sær byrðing fyri vinnini sum ger íløgur fyri milliardir í løtuni at mann meldar út nakað sum mann veit hetta ætlar kær at nei loyvini tað kul ikki leingjast ná tað so nei tað veit ikki nei kanska tey skuldu leingjast allíkavæl egkann kki diskutera tað eg ætli men so ætli eg kanska ikki allíkavæl tí nú veit ikki hvat hini ætla soleiðis kann mann ikki stýra eini fiskivinnu í føroyum tað ber ikki til eg kann so taka aftur í aftur okkurt av hesum her sum sum mann ætlar ella ikki ætlar kanska ætlar við skyniætlan eisini og eg halditað e nógk so áhugavert at mannskal hava fleiri ráðstevnur tá ið hsær ráðstevnurnar hava verið so veit kum einhvønn politikk mann skal hava tað er nakað sum undanfarni landsstýrismaðrin hjá tjóðveldi hann setti eina nevnd við sjúkrustjóranumum sum formanni at finna útav hvat hann skuldi vil hvat hann vildi á fiskivinnu økjnum hetta hetta líkist mistonkiliga nógv dí saman mann veit ikki hvat mann vil men mann mann skal halda ráðstevnur so so veitk mann eg skal heilsini siga at eg havi gingið á ráðstevnu fyri meg tað gert hvørki fráð ella til og tað eri fleiri ár síðani helt uppat at ganga ráðstevnu eg trúgvu ikki farið á ráðstevnur aftur so tað fer mann einki burturúr slett einki burturúr mann má hava nakrar meiningar sjálvur hvat mann vil og ætlarin í samgongu gjøgnumføra tað so kann mann síggja a tað riggari ella ikki riggar hetta her at ætla sær at onkran politikk tog mann skal á ráðstøðustevni í næstu viku ell í næsta mánað og so føra politikkinum eittir tíð tað tað førir ongan ongan veg æ virðisøking sjálvandi ta lgjlandstýrismaðurin ger sær ómag kor liggja t upp í snakkar av viðgerðum á ymiskum um virðisøking og tað verður diskuterað hvørt einasta ár fiskivinnu royndir og gransking um virðisøking skítsutta tilfari taer at fara niður í tilfarið og finna út av hvussu mann sá skipar hsher virðisøkingina at fara ená ráðstevnu tað

nú fær mann nú fr mann eftir teimum sum hava fingið eitt sindur høvdið og fari upp upp undan línir bátarnir serliga serliga ær trólararnir stifystilíniskipini hevur tað gingið gott tir skott nú skulu tey knokk roytast við tilfeingisgjaldi og tað sum mann skal hava í tilfeingisgjaldi tað er tað er heimaflotan sum nú skal betala heimaflotin skal betala meir tilfeingisgjaldi tá mann diskutera eitt tilfeingisgjald og tað heur mann altíð gjørt tá skal tað vera ein serligur bindingur mann skal skatta tey sum fáa eitt serliga stórt avkast tað er ikki tilfeldi tað er ikki tilfeldið í heimaflotanum tað sum mann nú ger tað er tað at man mangla hundrað milliónir hvussu finningur hundrað milliónir ókey soso nógv oyrur á til til heimaflotan og eitt sindur til nokk so nógv til barrenshavi og eitt sindur á lorni og so passar passar roknistykki sama kritikkurin sum hesi her hava stað í áravís og peiku eftir eftir okur øðrum sum hava sett tilfeingisgjald á heldur ikki so gott sum tað burdi verið nú gera tey nei aktov taðsama virðisøking skipini í barrenshavinum vera úll útskift við mest framkomnu skip í heiminum tey framleiða bestu vøru til tann besta marknaðin nei tað er ikki gott tey skuldu kk roytast í tilfeingisgjaldi so nógvum at spurningurin her um tað hongur saman tað er sakkalønir afturfyri at okur byggja nýggj skip okur lurta eftir politisku skipanini okur fara at virðisøkja nei nei nei tað er ikki gott tekur seg knokk roytast enniberg er meira enn tretivu ára gamalt ikki fyr nú aftan á tretivu ár verða hann skiftur út barrenshavið svingar øgiliga øgiliga nógv tilfeingið barrenshavinum er avmarkað og minkar e minkað nokk so nógv seinastu árini í mun til tað toppaði fyri nógrum árum síðani ansið øgiliga væl eftir at ekur fara eftir í flotanum og knokkreiti hann fornógv tí tað hevur hann ikki uppiborið og tað tolr hann heldur ikki hendan merstongiligheitin hon er sjálvandi gjøgnumlýsandi í hesun her tí fiskivinnan er nakað serligt fiskivinnan skal av ein serligan roknisskap tí billa sær inn har er okkurt sum spekt gann igi útfrá og so or eta eftir her við hesum her marknaðinum tá skal handlar ímillum skip tað skal o hendan her marknaðin eg trúði at hann var jarðaður meldum allar men nú spøkir hann aftur eg eri bangin fyri at tað fer at taka grundarlagi undan teimum fleiri av teimum nýkomnu eg kann nevna tær veiðagerði hevur kvodur frá ymiskum parsollarum fleiri avskipunum hjá hanusi hava kvotur frá parsollarum línibátum og øðrum hoyvík er bara til av kvotum frá frá øðrum og eg kann halda áfram hesi missa raði hesi missa raði á sínum rættindum á marknaðinum hjá denesholm tí nú kunnu eg til onnur koma inn at bjóða tað vil siga tað sum eg havi bygt upp sum rættindahavari við teimum kvotagrundarlagið hevði fingið mær eitt skipa inn sum kann samlesa her kvoturnar saman eitt uppskjóvarskip tað er ikki gott samstundis sum mann tosar um línibátar mítt fiska hesin rættintamarin sum so hava samlað tað saman nei nei tað kanst tú ikki árið um ár nú skalt tað á á marknað beinanvegin tú hevur inliverað tú ein marknað so hevur tú ikki stýra hvar tað fer og so so forferdiliga skjótt at grundarlagið verður tikið tikið undir í untan tí sum tú hevur roynt atroynt at byggja upp og tað er tað sum hann ætlar tí beinanvegin tað bindur at ganga gott sum eg havi nevnt í ávísum førum nei so er so vorð e ikki gott tí so

er tað so skal tað í landskassan pengarnar sum tey tjena eg haldi tað er mann kann so deskutera um um tær kvoturnar sum teir rættindudtalararnir fingu fingu tá og tað hevur so í øllum førum kvinkað til at ávísir partar í líniflotanir hava kunnað endurnýggja seg og tað sígga okur sjónfyri søgn at beinanvegin teir fingið høvdu upp undn hana og fingið onnur skip um ikki nýggj betri skip so hevur grundarlagið verið munandi betur lat teir fáa frið at arbeiða hetta her við at fara og og binna tosa um hesi her fái tonsini av makreli sum garnaskipa og líni bátar hava fingið latið fáa frið at arbeiða við teimum tonsunum lat tað fáa frið at argera sum tey gera í dag soleiðis at tað kann vera ein partur av teirra grundarlagið grundarlagnum hjá teimum hjá teimum fyritøkunum sum hava tað hetta her

øll tær rættindi tað tað haldi eg tí tí eg varði landsstýrsmaður øll ter rættindini sum tað loysir seg at fara æftir verða brúkt so mann pjøðir ikki fær tann skyld at hava brúksskyldi á men visti mann vil brúka brúksskyldi til at stýra tað frá hinum til handanum til tann so kann mann gott vinnan finnur út av hasum her tingunum rættindini um tað loysir seg at fara eftir tey verða altíð brúkt næstan uttan undantaktakk
ja takk fyri og tað eru viðmerkingar úti í salinum tann fyrsti viðmerki eg e
frú forkvinna ja vit hava eina lóg í dag sum gevur tryggar karmar tað síggja vit á teimum íløgunm sum verða gjørdar hendan samgongan hevur hannso eina soverina dreym altso alt skal blíva so fantastiskt altso virka sum e næstan sum eitn sár disneyð ævintýr ø men so sigur mann gvussu jú tólv ár tað skal tað ikki vera hvat skal tað so vera ja tað havi ikki viðgjørt og við lýnuskipunum jú tað skal ikki vera so men hvussu skal tað so verða ja tað hava vit ikki viðgjørt altso tað er líkasum at at herman bara soar mistrestið út í vinnuna og so sigur man nú skulu vit hava virðisøking útvarpið hoppar uppá ta eg hoyrdi tann var eitt yvirskrift nú er gongd komin á virðisøkingina tí eg meini tað var í heyst verður ein ráðstevna altso eg eg má hava verið á eini fjøruti hálvtrýss ráðstevnu um virðursøking ogsovíðari tað kemur jú einki burturúr allir sær stakkarnir sum liggja í fiskimánlaráðnum kann jakobvestegaard greiða

gersovæl jacovestegaard takk fyri frú forkvinna eina frágreiðing sum jakub merkere og gudjornssonr gjørdi hon var sletti ikki so galið hon liggur onkustaðnikanska kagan niðir í hana hon var faktiskt fín í ikki so nógv ár síðani tað e ikki so nógv ár síðani hon bleiv gjørd trolandi barrershavinum varð bygdur til at viðirsøkja alt á tvøroyri l ætlað mann er nú er ta fleiri sum ikki halda tað men á tvøroyri ætlar mann at byggja at byggja eina pabrigv til at viðirsøkja meir tað tað koyrir altso vinnan vinnan skal orðna hasi tingini vinnan fer at orðna seg har tingini tað grør um gangandi pót í vinnuni serliga aftan á at okur fingu skapt vinnuni tá tryggu karmansvinnan hevur í dag vinnan kastar fantastiska nógv av sær til føroyska samfelagið soleiðis sum hogn skal á signað verðu liggur kyppi ikki gull hønuna hetta her við at ok suhav hundrað milliónir afturat og so bara spreiðat út til onkran sum ongan vinning hevur serliga tey níggju sum hann tosar um tan nýggju aktørarnar teir verða royttur tað kann ikkiverða meiningin
ja takk fyri og tann næsti at viðmerkja eri eg
jenis arana gersoænæstu seinast hesur flokkar vóru í samgongu tá høvdarnar samgongu sum fekk egnevni ætlanirnar samgongan og alt gott um tað ater hava ætlanir men tær mugu koma niður á borðið blíva til veruleika men hendan samgongan hevr ikki ein gnakrar ætlanir atso spyr um han nakað ja hvussu var tað næsta ár ikki ár a næsta ár so kanna teir og so kemur tað soveður men tað sum eg ætlaði at siga tað var at jako vestegaad skal ikki verað so bangin fyri ráðstevnum tí tað kemur einkin ráðstevnan meir tað hevur skift navn nú eitar verkstovur so hann er vælkomin tað eru fleiri verovu settar á á breddan
ja takk fyri og
sertaja takk fyri frú forkvina eg veit tá ið tá ið tey hava troyttað fólk nóg nógv í einum orði so finna tey áeitt nýtt orð og so eita verkstova og so marknaðir føra tær tað nakað sum nakað heilt fantastiskt nei eg vil mæla fólki frá at ganga renna for nógv til hesar her ráðstevnaro verkstovurnar tí tað gagnar ongum tað kemursjáldan nakað skilagott burturúr politikarar mugu hava nakrar meiningar sjálvir hvat teir ætlaðu so føra tær meiningarnar út í lívið ikki ganga og renna ymsastaðni og spyrja at halda tykur tað er soleiðis man føror politikkjess
ja takk fyri og tann næsti at viðmerki jóannes
erso væl fyri frá eg haldi at støðið er rættiliga lágt í løtuni men kn fingið ta eitt vanligt støði aftur nú nevndi eitt vøstkorti at mann e tekur for nógv inn í tilfeingskjøldum so egeri samdi honhum tað skal mann ansa eftir tí vinnan skal gera nývelívr men sambært hagtøgunum frá tvey túsuog tveyogtjúgu so hevur uppsjóavinnan eina komma eina milliard hevur hon kent og og egein til tilfeindsgjøldini meini eg liggja ein trý undrað milliónir kannu gera so har staddurvik eini ein seks sjey hundrað milliónir sum mann kann gera nýlívur og fiskina fyri og tað er gott um árið so har e ríkitil at gera at a at at gera nýølur í skip ogog virkir og annað so og tað skal eisini vera og framtøkum
ja takk fyri og so er ta jakkap vesturaard gerst væl

frvi htá ið nú jóans jóensen skuldi gegast støði upp á eitt hægri eneo sum bórti hann sum búti hann brúkt tey røttu tølini ikki komu við skeivum tølum í tingi tí hatta er ikki tað sum vinnan hevur kent yvirhøvur hon kennar nógv minni enn tað og tí er tað óalmannaverk at fara ógvusliga eftir vinnuni og tá ei tykur í samgonguni tosað um tilfeingisskjald tá signað verur tykur læru tykur at brúka tey røttu tølini tað høvudu gagnað tað hevði eg gagnað samgonguni og tykur og øllum føroya fólki takk fyri
prøve forkrønna ja takk fyri næsturða røða verður jørgen niclasen
forkvinna nú enskt hevur verið brúkt nógv undir hesum orðaskiftinum so vil eg brúka eitt og tað er yfetworgxstøvnd 5ixit hvit hava í dag eina fiskiveðaskipan sum hevur ført okkum veruliga framá í tíggju ár varð ein rein naggatørn ongar íløgur eingi frambrot og tá ið so tann lóggávan uppboðssølulandsstýrið sum royndi seg kom ja tá var alt íð ferð við at steðga upp men síðan hava vit fingið tryggar karmar og hygga nú úrslit tað vera nýbygningarbygdir uppi í barenshavinum har um mann kemur at taka alt til lans teg verða eftirlýst fyrr tá mann hugsar um virðisøking teir ætlar mann nú at knúlva í gjøldum h sjálvt línuflotin hevur klárað endurnýggja seg tól framvegis til eldri skip men til nýggjari skip hví jú út frá teimum karmum sum vit hava gjørt og so spyr mann ja men hvat er tað mann ætlar jú vit hoyra her mann ætlar at virðisøkja munandi hvussu ger mann tað jú taðer við at leggja enn meira tilfeingisgjald á jamen virðisøking kemur burtur úr nýíløgum nýíløgur kunnu gerast vissu vinnan fær loyvi at tjenna pengar men tað má hon ikki sigur sosialistiska samgongan við framsókn javnaði og eg legði merkki til at landsstýriskvinnan í fíggjarmálunum segði at tað kundi ikki koma á baka upp á nakran at tey fórat hækka gjøld á fiskivinnuna eg vil siga nei tað kemur ikki bakað pp á meg tí soleiðis eru vinstravendu flokkar men men eg giti at tað kemur bakað upp á veljararnar at tað fyrsta hendan samgongan fór í gongd við tað var ein avgjaldssøði og serliga eftir vinnulívunum so tað má vera komað bakað upp á onkrar veljarar men sum sagt tað kemur ikki bakað upp á meg men eg fari at nú komi eg aftur til dystney altso vit hava sovorðnan dreym um at fáa veldigar virðisøking hvussu fær mann tað jú mann sendir eitt uppskot til hoyring har mann skal taka meira tilfeingisgjald inn frá vinnuni altso haps hevur nakrar sum kennar pengar vit skula hava tær í kassan ja men ókey so lesa vit víðari í uppskotinum taðt mann tekur meira frá vinnuni tað fer at føra til at vinnan fer at gera íløgur og og og har við virðisøkja og fer tí at tkjena meir

veruliga lívið fungerarisk pá handan mátan alt jú minni pengar tú hevur at gera íløgur fyri meira íløgur gjørt tú soleiðis hongur tað ikki saman og nú er tað fiskivinnan mann fer eftir og so stendur í uppskotinum at hetta hevur onga ávirkan á økir í landinum altso hvat hugsar mann fyri sær altso fiskivinnan er meira á summum økjum á eninum øðrum økjum sjálvandi kemur tað raka tey økini haðrðari enn hini eg blagi mær ikki ata ein segði endamálið hjá samgonguni er at fiskivinnan skal geva av sær út í hvønn krók í frú forkvina fiskivinnan gevur av sær í dag út í hvønn krók í føroyum tað sum hendan samgongan ætlar er at fara út í hvønn krók í føroyum eftir pengunum og fáa tær inn á almenna skrivstovur eg ávari tað er ikki framburður tað er ikki virðisøking tað er ein umfordeiling frá hvørjum króki í føroyum inn á almennar skrivstovu eg haldi annars tað er ógvuliga óheppi at mann meldar út hetta skal broyta st hatta skal broytast hatta skal broytast og so vil mann ikki siga til hvat men mann letua hanga í luftini at tað skal vera til okkurt verri tað sum eg higartil eg havi hoyrt er at tær broytingar mann ætla at gera eru ikki til tað

vil fjerna mann vil tryggja sær við brúksskildini at tað skal leggjast á alt sum er og so sigur mann tað er fyri at alt tilfeingið verður brúkt tað er ikki rætt tað sum stendur her við við brúksskildini tað er at hevur tú ikki brúkt tíni tretivu tons at flemmiiki kapp í einum ári so kunnu tey ikki avvendast til eina annan at fiska ári eftir altso so verða tey tretivu tonsin slett ikki fiskaði árið eftir og tað vil se siga at tað er beint mótsatt so har hongur ikki saman virðið verður minni og ikki størri tað verður sagt at a

nú má mann so fara aftur til hví hava tey fingið makrel tillotaða jú tað var tí at botnfiskastovnarnir vóru blivnir illa fyri og so fingu tey makrel í staðin fyri tað vil siga eitt fiskaslag í staðin fyri eitt annað og so má mann so siga at í barenshavinum eg hoyri at at landsstýrið situr og roknar upp á at at rýma úr barenshavinum og so skuldu tey fáa okkurt annað afturfyri ja men tað er for standi g ikki at pinna av tað er tað hesun nakað heilt ann mað at tað fara men tí hevur líniflotin hesa makrelkvotur og hvat hava tær gjørt atgongd til femic cpp við jofløniflotanum føroyabanki at mann tók nú tað avgera lat upp aftur hevur hjálpt hetta við makrelkvotunum hevur hjálpt til punkt eitt at skipini eru endurnýggjaði punkt tvey at skipini fáa manning tí hýrurnar vóru blivnar so mikið lágar at tað lønt issi ikki hjá fólki at fara við nei nei soleiðis skal tað ikki vera nú skulu hesar kvotur avhendast endaliga yvir til ja hvønn væl teir stóru sum sum vinstramelluflokkar vanliga ræðast og tað merkir at tann møguleikan sum mann nú hevur líniflotan til eina partvísa endurnýgging tað væl steðgar upp tí mann tekur partur av grundarlagnum undan og tað sum verri er tavilsiga teimum manningum sum manna fiskiflótan í dag trúgvi eg at á hesum skipabólkum tosa man um tær lægru lønirnar og tað vil so siga at henda samgongan sigur nú at manningar á líniskipum tit skulu niður í løn tí tey fáa jú part av hesum her makrelinum lýniskip tit skulu niður í løn ókey kvoturnar skulu endaliga yvir á nótaskip tit sum hava hesar her fantastisku lønirnar á nótarskipinum tit skulu upp í løn tí tit skulu fáa tær av henda endaliga ja altso eg um mann er ónøgdur við hvussu skipanin er men men er tað rætt at fara inn at gera broytingar at tey lægsløntu í fiskivinnuni skulu niður í løn tey hægstløntu skulu upp í løn og vit í almennu starvi skulu niður í arbeiðstíð og nógv upp í løn eg dugi ikki at síggja rímiligheitina í tí og tá ið vit nú altso heimaflotin gevur eitt stórt útflutningsfirði men treytin fyri at fáa etaðflutningsfirði er at tey eru til treytin fyri at vaksa um tað útflutningsfirði er at tey hava rúm fyri at gera nýíløgur men nú vil mann fara inn í tað økonomiska grundarlagið skrykkja tað undan teimum og enntá leggja tilfeingisgjald á heimaflotan tað sum eg trúði allir flokkar vóru samdir um at tað gera vit ikki og so víðari nú beginnur tíðina at ganga undan men men men tað er einki at ivast í at tær broytingar sum landsstýrið veitsla við eg ringast fyri tey lagsløntu tí tey skulu niður í løn eg ringast fyri tann veikarapartin av flotanum og eg samsýnivíst best fyri tann sterka partin av flotani og tí haldi eg at tað er skeivt sum hann ætlar øh hefta her við at politikarar skulu orðna virðisøking tað er hann sovorð gomul pláta eg politikari eg veit ikki um um vit halda við politikarar at vit eru so fantastisk hetta orðnar vit tað er sjálvandi út í vinnuni tað verður gjørt so hvørt sum nýíløgur verða gjørdar jamen so síggja vit veruleikan altso og og og men landsstýrið hevur eina greiða ætlan og ogtað er skilti í útvarpinum verulig gongd komin á vit skulu hava eina ráðstøv og tað loysirki trupulleikin ella avbjóðingin verður loyst vissu vinnan fær karmar summen samanumtikið teirr sum eg skilja av hesum ætlanunum tað er at avgjaldsøðin skal herja fiskivinnuna eisini at vit fáa ótrygga karmar aftur vit fara at fáa færri nýíløgur vit fáa lægri lønir í fiskivinnuni serliga fyri tann veikara partin á flotanum og hetta tilsamans fer at geva okkum lægri útflutningsvirði men vit fara at fáa fleiri ráðstavnirtakk
so eru fleiri viðmerkingar tað fyrsta frá
hannus joensen ger sovæl takk fyri frú forkvina ja jørgun niclasen kann siga mangt undarligt men eitt var hvussu e tað at vit fara at flúndra vinnuna ela hvønn an segði ið at taka pengar úr vinnuni men tað er soleiðis at vit hava allan tíða hava sagt tað at vinnan skal hava nokk av pengum til at gera nýíløgur men ikki til at keypa handilsbygningar og bankabygningar og annað og tá teir hava nokk til at gera nýíløgvur at keypa nýggj skip og gera ííløgur í í vinnuvirksemi hjá sær so er tað skuldi tað verið nøktandi til eitt bygt vinnulívið upp og frameftir jørgun niclasen r ikki samdur ið mær í tí at tá er náa við tað málið sum er at tey skunnu gera fornýggja seg og og og og virka frameftir í tryggum viðurskiftum er tað neyðugt at gera íløgur á landi eisini í stórum
takk fyri
takið okur niclas angersmannja vit hava seinnu árini sæð íløgur gjørdar á landi og tað er ein partur av flotanum sum hevur forvunnið nógv aftan bylaksið flotin sum umstøddar nú men tað kann broytast øgiliga skjótt eg var fiskimálaráðhari fyri fimmogtjúgu árum síðan tá varð støðan syndarlig bilakska flotan og nú er hon fantastisk men tær broytingarnar mann ætlar at gera nú eru ikki serliga eftir tí partinum á flotanum sum gongur ekstremt væl sum nótaflotanum tær broytingarnar mann ætlar at gera tað er at fara eftir heimaflotanum tað er at leggja gjald á heimaflotanum tað er at fjerna makrelkvotan vekk frá heimaflotanum so tær manningarnar ikki skulu fáa tær pengarnar og tað vil siga har verðður minni eg at gera ný íløgur við línuskip hava ikki ráð í veitslundara ráð at keypa eina akki úr nøkrum banka men tað er einki at ivast í at mann skjýtir skeivt her tí tað sum mann fer eftir tær tí veikara partarnum á flotanum tí tað er áverjimótið
síðan er tað spøtnmerse skunna
gersovæja takk fyri frú forkvinna eg kom at hugsa um tá ið hendan sosialistiska samgongan vann valið tað var til næstseinasta val og tey lovaði so at ríkidømi tað skuldi út í hvønn krók so tað er einki nýtt undir sólini í so máta og heldur ikki hetta her við at at avgjøldini verðar hækkaði eg minnist tá tá hækkaði mann avgjøld á bensin og dysil akfør avgjøld a smyrjiolju vekgjaldið og heilsutrygdargjaldi tinglýsingargjaldið tað bleiv fordoblað umhvørvisavgjald eykaskatt til barsilsskipan og samhaldsfasta og kringvarpsgjald og eg veit kkium jørgu minns fleiri eg sigi bara tað var veruleiki eitt var at ríkidími skuldi koma út í hvønn krók men so tá ið teir kom ot sita við ræði tá fór avgjøld oði út í hvønn tann einasta ein krók í føroyum tað eingin sum slapp undan
takk fyri jørgun niclasen jørgen eitur
frú forkvinna ja og tann reyða samgongan er tann sama reyða gongan í dag og higartil hava tey lagt eykaavgjald á hybridbilar við hálvtrýss til hundrað og hálvtrýss túsund krónum h upp á bilarnar tey hava lagt eykagjald á á eldraøkinum til brúkaragjald fyri okkara eldru tað skal hækkast egingjaldi har tað sum mann nú varðslar tað er at fólk við línuskipum skulu niður í løn annars skulu øll í fiskivinnuni niður í løn vit skulu hava eina avgjaldsøði á fiskivinnuna og á aluvinnuna jú jú altso her er her hvussu ser luktar av tí sama sum vit upplivdu fyri fyri átta árum síðan tíverri og og og ja ja men altso bara tekur tú pengarnar frá vinnuni so fært tú ikki tann framburðin tú droymir hon tað er altso bara e dystin
tey filminum tað ber til karlot hergarson
gsvæl takk fyri frú forkvina eg haldi t jørgun niclasen byrjaði røðuna við at í tíggju tey seinastu árini hevur tað veruliga verið gongd á vinnuni og fórt okkum fram men einki í endurtaki einki av hesum seinastu tíggju árinum hevur avreiðingin av upsa hýsi og toski verið yvir eitt søguligt miðal og og nú vil hann sagt hetta her rakstrarstuðulin sum er í fiskivinnuni í dag í botnfiskaðum hon skal bara halda fram so at tit blíva við at niður fiska grunnarnar undir føroyum sum tað sær út til og at fáa tað til a at at ati teirra á línuskipinum fara niður í løn eg veit ikki husu hat ta roknisiki hn lingur saman men vissu vinnan línufiskurin ikki línu fiskavinnan ikki klárar seg sjálv á einatúrligan hátt so er einki grund at halda fast í tað

sengersætað er soleiðis í dag attey løniskip sum lata onnur fiska fyri seg tey lýniskipini fáa trýss prosent av avreiðingarvirðunum og partur av tí fær manningin verður tað tikið burtur verður tað tikið burtur jamen so merkir tað at manningarnar fara niður í løn altso ímendi tykkum altso her vit siga vit við ein part av okkara fólki tit skulu niður í løn nú havi eg til feldur í staðin fyri lønarsamráðingum ofta eg hevði ímynddáð mær hvat ið tey hin menna borðið høvdu sagt vissi eg kom hn n nú er tað niður í løn e altso eg vænti ikki at nakar her inni a hildu meg vera í ordan og tað tað er summi sum ikki halda tað allíkavæl men men men men men men eg vil siga tað at at men s so kann mann ikki vera við sínui fullum fimm og siga jú tit sigla á lýnuskipum tit skulu niður í løn men nú vit sita samráðingarborðið við øllum okkum annan jamin so so er tað heilt annur
eg eg mær dámar ikki annika olsen ger so væl
takk fyri nú haldi ikki at nakar hevur brúkt orðið um mann skal niður í løn jørgun niclasen er inni á hesin her at makrelstuðulin hevur gjørt tað at líniflotin hevur kunnað gjørt nýíløgur og hevur komið fyri seg men eg kanni rættleiða tað og siga tað at tað var altso rætturin til at fiska á flemmiskapp í eysturgrønlandi og í íslandi sum veruligani gjørdi tað at líniflotin byrjaði at fóta sær og kundi gera nýíløgur og og og fóta sær aftur í mun til ta kreppuð sum hann hevði verið í og ikki tað hann beinleiðis fyri stuðul harafturat so kundi eg hugsað mær at spurt jørgun niclasen um hann er nøgdur við ta avtaluna sum bleiv gjørd við bretland seinast varð hon nøktandi fyri heimaflotan kundi hon vera betur og hvussu sær jørgun niclasen upp á framtíðina fyri heimaflotan hvar møguleikar eru fyri at geva heimaflotanum betri rættindini at fiska tað má væl vera gngda

jøk niclasen gjørt væltað eru ikki øll línuskipin sum hava klárað at fornýggja seg tey sum hava klárað at fornýggja seg er til nýggjari skip tá ikki tað er ikki ein gongd til nýggj skip so har er langur veður og byrjar mann at taka burturav tí inntøkur grundarlagnar hava javnvíst so verður jú grundarlagið minni og tað er tað sum eg ávari ímóti hýrinum verða minni grundarlagið verður minni so tí haldi eg at tað skal vera onkur kallar tað stuðul eg vil siga ja hetta her er tilfeingið tey fáa tí at alt hitt er minkað so ótrúliga nógv aðru stovnar sum teir hava so í tann skyldu fyri tann skyldu er tað er tað rímiligt men men tað at ein vinnur skal kunna fóta sær altso hví lata tær stuðul til filmsvinnu hví kunnu tey ikkiára seg sjálvi við listafólk hví kunnu tey ikki bara klára seg sjálvi skipasmiður til nýbygningar lata vit stuðul hví kunnu tey ikki bara klára seg sjálvi verðini eru ikki svørt hvít
takk fyri næsta røða vera hann sjaki thomsen
ikki samd við jørgun niclasen í nógvum men men eg eri vussu samdur við hann í at at politikarars halda seg fráella løgtingið halda seg frá at halda seg duga at virðisøkja og kanska royndirnar tær vánaligu royndirnar su hava verað higartil t gera sum lilja veiða fyr enn á at eg gav eina lóg sum er so flukt sum hon er men tá mann lesa frágreiðingina frá landstýrismanninum um fyrisiting av sjálvfeingi og hyggur at teimum hygur at teimum lógnum og reglum eru galdandi tað fær mann eina greiða fatan av einari vinnu sum í alt ov stóran mun er merkt av tilvildarligum politiskum ráki og reslur fyri ella manglandi vilja til at gera nakrar munagóðar broytingar sum kunnu tryggja at hendan vinnan eisini í framtíðini kann vera grundarlagin undir okara búskapi í okkara samgonguskjali leggi okur dent á at ríkidømi í havinum skal umsitast skynsamt og burðardygt og her er so talan um bæði búskaparliga lívfrøðiliga og sosiala burðardyghetta er sjálvandi greið talað og tað finnast nókk ikki s nógvir føroyingar eru ósamd vír hesum

tá tað kemur til solívfrøðiliga burðardygd sum er grundarlagið undir allari vinnuni visti okur ikki hava nakran fisk so avkur einki an fisk hav sær hva grøndrongar vinnu tey sum ikki hoyrdi taluna ella røðuna hjá karlot hergarson tey burdu farið og lurtað eftir hennum tí hann kemur hann hevur nokk so ás skilagóðar hugleiðingar um tað og tey sum hava hoyrt hana kunna gott lurta efti ein ein afturat

men tá ið tað kemur til búskaparliga burðardygd er tað so til dømis meira búskaparliga burðardygd at hava nakrar fáar stórar fyritøkur ið sita við øllum rættindum at fiska tí tað kevur ein ávísan fíggjarligan trygtryggleika meðan vandin er at vinnan verður stirvin og heldur enn at endurnýggja seg tryggja sínar pengar við at uppkeypa alt sum kann keypast so í samfelagnum ella er ta betri um tað eru fleiri smærri fyritøkur sum í dagligari kapping verða noyddar at tillaga seg einum óstøðum marknaði og gera íløgur fyri framhaldandi at kunna tjena pengar hóast tað inni ber ein vanda fyri at vinnan ikki mótstøðugfør móti teimum bakakassum primerar vinnur ofta koma út fyri frú forkvina svarið er hest onkrastaðni har ímillum nøkur av okum hella tann vegin har verulig og rættvíst kapping tryggja framburð har okur loyva fyritøkum at vera nóg stórar til at tryggja eina støðug av vinnu men samstundis eisini forðar teimum at gera so stórar at tær skeikla bæði marknað og samfelag tað týdningarmiklasta má í øllum førum vera at tað ikki er ein evigi framvigjarrættir til fiskin og sjónin ið skal tryggja vinnuna ella okkara búskap men haraftur ímóti dugnaskapur áræði og nýhugsan samstundis sum allir aktørar bæði verandi og komandi virka undir somu støðug treytum higartil eg og politikkurin í føroyum stórt sur at ver givað reiðaríunum fleiri og størri kvotur og í lvstóran mun at stuðla teimum við pengum ella kvotum tá tey antin skuldu skaffa nýggj skip ella sleppa sær av við tey gomlu tað skilur ein og hvør er ikki burðardygt upp á nægra máta frú forkvinna tað er ógjørligt hjá nýggjum aktørum at bjóða seg fram í vinnuni samstundis sum verandi aktørar nú traðka alment fram at kæra sína neyð tí teirra framíhjárrættindi ikki beinanvegin verða longd at galdað til fyrsta januar í tvey túsund og fimmogtretivu heldur enn tvey túsund og tað er eisini ein stórur trupulleiki tá okur hava eina høvuðsvinnu ið heldur fast í at hon skal hava trygg evhit rullandi rættindur fyri at kunna gera íløgur meðan allar aðrar vinnur í kappast á einum marknaði mína gera íløgur fyri at vinnas rættindur okur kunnu kjakast um hvat er rætt ella skeivt líka til dómadags men veruleikin er at okur hava eina skipan í mesta av øllum líkisplanbúskapi við politiskstýrdari atgongd er einasti munurin at í staðin fyri at staturin eigur framleiðslutólini eru tað ein avmarkaðu skarði a privatum fyritøkum so kunna næstan siga at okur hava eitt slag av privatkommunisti seinastu árini eru okur tíbetur farin at ásanna hvussu stórt virði hesin framígjárrætturin at fiska hevur í nøkur ár vórðu royndir gjørdar við uppboðssølu har veiðurættindir vórðu seld fyri munandi hægri uppeftir enn tær okur í dag krevja inn í tilfeingisgjaldið

nú verður so politiskt ásett tilfeingisaldakraft inn í staðin við teimum vatsum tagini ber trupulleikin við hesum politiskt ásett tilfeingisgjøldunum er sjálvandi at tað er so trupult fyr ikki at siga ógjørligt at meta hvussu stór tilfeingisrentan í veruleikanum er okur kunna bara meta um mana út frá roknskapin frá reiðaríum sum oftast als ikki kunna brúkast til slíkar útrokningar men hóast tað almenna ongantíð skal taka meira enn veruligu tilfeingisrentuna okur hava hoyrt serfrøðina ávara ímóti at ynnkrevja meira enn hálvfjerðs til hálvfems prosent av mettitilfeingisrentuni júst fyri at tryggja at ov nógv ikki verður kravt so er veruleikin at okur helst liggja væl undir helvtini av teimum hálvfjerðs prosentunum ið er minsta markið hjá serfrøðini at stovna i marknaði har veiðurættindi verða seld og keypt kann møguliga vera ei hjálp til at fáa tól nei tøl ið kunnu vísa veruliga virðið á rættindina at veiða okkra tilfeingi og broytingar í krøvini til roðskapin hjá reiðaríunum hjálpa óviveisini til neyvar metingar henda samgongan er tó samd um at eigarin á tilfeinginum føroya fólk skal hava ein munandi og rímiligan part av tilfeingisrentuni tað skal tó sigast at talan sjálvandi er um ein fløkta skipan ið als ikki er so lætt at fáa greiði á um okur hyggja at kvotunum so hava okur eginkvotur uppboðssølukvotur galdandi ymisk áramál menningarkvotur vinnuligar fiskiroyndir og kvotur umframt at onkrar kvotur frá einum ári kunnu fiskast ári eftir og at finna út av hvørjí veruleikanum eigur hvønn i vinnuni mun tað vera fáir føroyingar og megna so har eiga okur avgjørt at gera fleiri átøk fyri at tryggja at okur vita hvør eð hvat so til endas frú forkvina tað størri vitan okur hava um eina vinnu tað slettari eg sjálvandi at umsitanna og taka avgerðir og ávirkar vinnuna men bitan einsamøll bjargjar bjargar hvørgi fiska stovnin ella tryggjaran a burðardygga fiskivinnu tað skulu a vilju og gerir til takk fyri
takk magnus rasmussen ein viðmerking
ger sovælja takk fyri rúforkvinna orsaka tað var soleiðisnar at røðarin var nokk sonógur av hesum her við tilfeingisrentuni og at hvussu nógv mann skuldi taka av henni og eg haldi tað bleiv nevnt at tað var kanska tretivu prosent sum varðu tikin í dag var ein meting men mín spurningur er meira hvussu nógvi røðarin heldur mann eigur at taka eigaðr mann at taka alla hetta her tá ið tað verður nevnt átta hundrað milliónir ella eina milliard erer tað har mann er
fyri sakka
tópsen ger so væl takk fyri fólk minna og takk fyri spurningin um mannstrótturin eg haldi ella tú sigur tretivu prosent men tað ella mannstrótturin sigur tretivu prosent men tað segði eg ikki eg veit ikki hvat verður tikið inn men eg gangi út frá og rokni við at tað er væl munandi lekkri enn helvtan av hasumum fjøruti prosentunum eg haldi at tú skalt taka so nógv sum møguligt tí hetta er eitt tilfeingi sum okur øll eiga felag og at geva virðið út til nakrar reiðar sum síggja at keypa ting úti í samfelagnum fyri at spanga hannur tað er ikki rætt og hvat eigur at vera tað veit eg ikki men sum sagt vit skulu gera nøkur átøk fyri at síggja hvat tilfeingrentan í veruligum leikanum er so okur nú taka tað kjakið
takk fyri akk fyri síðani er tað johannes joensen gersa
væl ja nú varð róðurin inni á hetta við nevndi hann uppboðssólur uppboðssól av fiski at tey rigga so væl men eg vil bara minna røðurin á at tað er ikki nakað sum samgongan ætlar uppboðssólurnarin tað var ikki ein sukseð í mínari verði so har fer mann so ikki aftur

eg havi ikki sagt tað tú ert ætlað at gera eina uppursølueg segði at okur høvdu uppsølur har prísirnir á kvotum ella rættunum vóru munandi hægri enn tað tilfeilsgjaldið sum okur hevði inn í dag og tá ið alt kemur til alt so er eingin betur til at meta um tað virði enn at vinna sjálv og einasti máti at vinnan kann meta um tað virði tað er við at keypa tá einum opnum marknaði og vit síggja eisini sølur ella flytingar av loyvum millum millum skipabólkar í dag
takk næstura røða er beinir johannesen ger so
ja tað hevur verið nógv sagt í dag í hesum her aðalovaraskiftum um okkara høvuðssíðni og tað hevur verið so sær at gongdin síðsta árini í fiskivinn hevur verið øgiliga positiv upp á nógvar mátar vit hava sæð síðani at tann nýggja blóggávan í undanfarna samgonga sett í verk kom í gildi so so hevur valdað eitt størri bjartsignig vindukammassiga í mun til at gera nýíløgur og annað og sum heild so hevur tað gingið væl útflutningurin hann veksur alla tíðina kann mann siga men tó so er tað partar av vinnuni har mannhaltar afturúr kann mann siga og nú er tað so ein nýggj samgonga og nú hevur landstýrismaðurin so lagteina frágreiðing fram og har mann líkasum eisini greiðir frá hvar fyr ætlanin mann hevur og kanska tað fyrsta eg far trýva í tað er nakað sum nemliga ikki stendur í sjálv frágreiðingini og tað er tá tað kemur til gildistíð av er tað so sær at landssýrsmaðurinhevur boðað frá hann ikki ætlað sær at bera tað uppskotið aftur í tingið ið varð lagt fram áðrenn væl leg a leingja loyvini við einum ári afturat tí at mann metir ikki at tað er rætta skipanin og mann ætlar okkurt annað men trupulleikin er tann haldi eg og halda vi í fólkaflokkinum tað er tað at mann veit heldur ikki hvat mann ætlar so at seta í staðin man hevur man ebe ikki man er tað er so fer nokk kann mann siga man er ikki samdur við tí sum var men mann veit heldr ikki hat mann skal seta í staðin tað skapar so eina óvissi og vit kenna jú tað kanska alt ov væl frá tá ið loyvini bleiv uppsøgd te sjey og at mann fram til tveytúsndog átjan heilt til beint áðren mann kann siga della ein fann eina nýggja lóggávu í tí tíðarskeiðnum so blivi eg ikki nýggj skip kontraktaði og so framvegis so at eg heita á at um mann ikki hevur nakra ætlan sum so so at tú leingja loyvini og visti mann ikki er samdur við tí loysnini sum er nú ókey mann kann leingja loyva nú so má mann so kann mann finna hann annan loyst vist tað er ímeðan tgagnar ikki landinum og eg trúgvi helst ikki vinnuni at mann líkasum leggur bara ja mann man letur pað at standa til at mann bara sigur orka at mann leingi er ikki loyvini og vit vita heldikihvat vit ætla okkum at gera landssýrmaður sínar hugsanir men tað er greitt komin fram her í dag at tað er ikki øll sumella tað er slett ikki viðgjørt í samgonguni so inntil tað er viðgjørt samgonguni so haldi e at mann skal leingja loyvi nú tí at annars vit kenna tað forvæl tann óvissan sum valdaði tá og tað gagnast so ikki nøkrum nakað sum verður nevnt í hesi her frágreiðingini og sum g eisini hevur verið nógv tosað um í dag tað er veiðugjøldini og tað kom so eisini nýggj veiðdjólslóg í tvey túund og einogtjúgu sum undanfarna samgongu sett í verk og tað var fyri at fáa gjøldini í eina trygga legu og á eina skipan sum tók hædd fyri kann mann siga prísum vørum at mann tillagi seg eftir prísinum og var tað nakað sum mann gjørdi í samráð við vinnuna sjálvt um vinnan sjálvandi hevði ynsamann betaldi meira so var tað nakað sum hann tá ið samgongun helt var eitt hóskandi gjald fyri tilfeingi og og tað er so tann semjan hon er so mann kann siga ikki serliga gomul og nú kemur mann so ov við onkrum nýggjum ogtað er aftur herpeint at mann saknar ati ella mann kann siga soleiðis hær at mann tosar nógv um tryggar karmar til vinnuna hendan vegin handan vegin men tað vísti seg at tað sum er mest ótrygd í allari fiskivinnu tað er tannpolitiski ótryggleikin ella tapiliteturin tað at tað gongur pskiftir alla tíðina og at sama so hevur ma insahugsanir um hvat hvønn veg okkara høvuðssinna skal fara og tað eri ikki gaglig fyri høvuðsvinnuna tí ikki vil eg heita á at líkasum mann gjørdi ta mann fekk hesa veiklslógina í gildi at mann tá tað kemur til ting sum umfata okkara høvuðssinni eisini at bæði fiskivinnu alivinnuna at mann tekur tað í einari breiðari í einum breiðari forrumi har mann tregur andstøðan við og eisini royna at finna loysnir langt sigta og tað hevr mann so ikki gjørt nú í hesum ferði num so er tað so sær at mann hevur øgiliga skund mann hevur sent eit uppskot til hoyring tað verður bara til hoyringar í eina viku mann veit ikki ordiliga hvat avleiðingarnir eru fyri heimaflotano veit eg ikki ordiliga hvat avleiðingarnir mann veit jú mann veit kvanskaa hvat baðrensavi og annað tá ið gjaldið hækkar so nógv sum tað ger men tað sum er er tað at mann skundar eftr ígjøgnum og til dømis fyri vbarhansar so fær g ikki gildi fyri en fyrsta januar men man hevur øgiliga skundað skundað ígjøgnum nú í marsmánna har vil hava heldur heita á at mann tekur saman við kanska mann dregur andstøðu eg vita um mann finnur eina semju um okkurt og so arbeiði víðari harfrá og tá tað kemur til et uppskotið her so er tað sum sagt báranshanir har ið hækkingin er øgiliga høg tað verður tvífaldað nú og tað ma mann eisini minnast til tá ið hendan lógin kom í gildi og sassurnin bleiv settir av fyrstan tíð tað vóru oljuprísirnar øliga láir renta var la og tað er so koppað hinvegin í dag og nú tvífaldar mann so eisini veiðgjaldi so at mann kann siga at ja tað verðurog tað sum man held ikki tekur haætt fyri tað er tað at mann seta allan boltfisk mann mann tekur gjaldið og ger tað út frá toski men tað er eisini annar poltfiskur harpeint sum verur fiskaður milum annað flatufisk og annað sum longu í dag við tí tilfeingisgjaldinum sum er ger ver kanska null ella undirskot at mann heur hevur fiskað tað og tað er krav at taka tað inn og nú trífaldan mann tað so og tað ger tað bara støðuna enn verri

so ta g eg haldi tað eri øgiliga óheppið korta tað uppskot sum fyri liggur í løtuni tað er eg meini eg ikki serliga gott m vissi eg skal taka eitt poseting so er tað mann broytist dagarnir uppeftir eru teir rættiliga man kann sia ógvusligur tað sum er positivt kann mann siga tað er tað at mann broytar eisini niður eftir visti tað skuldi hentra a prísirni fyri heilt heilt niður gjøgn so lækkar tilfeingsgjaldi har men prísirni allar aðrastaðni verðu hækkað so øgiliga nógv kann an siga ella og tað sum eisini undrar meg í hesnher uppskotunum her tað er tað tað stendur í viðmerkinum til uppskotið tá tað kemur til um tað hevur avleiðingar fyri vinnuna so stendur at tað ikki neiligar avleiðingar tvørtur móti jaligar avleiðingar tá ið mann tekur tá mann melur til at vera hálvfjerðs hundrað milliónir frá vinnuni so skal eg gera vinnuni betri hug til at geva gera íløgur og gera nýíløgur tað hongur ikki ordiliga saman haldi eg hvørtfalt

vist eg skal taka í eitt afturat sum er eitt sum stendur í hesum frágoyringini so er tað tað at mann ætlar at hava størri gjøgnumskigni og innlit í roknskapin hjá fyritøkum sum virkar í fiskivinnuni og mann sigur tað er fyrst fremst síðani etta tey sum umsita okkara tilfeingi tískil skal mann hava sundur skyldan og opnan rokskap fyri at fáa innlit í tað eg ati tat virkar øgiliga nógv sum um at hevur illgruna um okkurt ella at mann asa setur faktiskt heila vinningreina undir illgruna fyri at føra okkurt sumkanska er ólógligt ella hvat antin er tað tað ella er tað bara sum hann sigur her beint at mann mann vil gjarna hava ordiliga sundurskiltan roksingar fyri øll tey sum umsita okkurt fyri landið men tað eru nógvar nógvar fyritøkur í hvønn dag gera byggiprosjektir gera tunlar og annað fyri landið har tey fáa valta okkara skattapening men mann setir einki krøv til tey ella er tað ikki ætlanin hjá samgonguni ella gongdi bara út yvir eina prosent av vinnu og tað sær tað út til tað ger tískil eg haldi at tað er altso ja mann mis teinsgilig gerð faktiskt og tað haldi eg e øgiliga óheppin og ja tíðin hon gongur skjótt orsaka eg haldi at tað sum mann fyrst o fremst skal koma burturfrá tað er hesin her óstøðugleikin sum hevur valdað runt um fiskivinnuna fyrst gfremst

og hann er gagnar so ikki vinnuni gagnar ekti landinum og mann hevur í hesi samgongu lagt frá landi nokk so tíðliga og sagt tað at mann vil gjarna gera breiðar semjur og kalla andsstøvuna inn og og so framvegis men nú hava vit so tvey uppskot til hoyringarin í dag ella sum liggja til hoyringar í dag sum viðvíkja báðar okkara høvuðsvinnir og andstøðan so ikki kalla inn í teimum báðum málunum ikki til at viðgera ikki fyri at fáa eina breiða semju um hvat mann kann semjast um áðrenn eg frameftir ogtað meti eg er øgiliga óheppið og tað er ikki tað signalið sum man annars hevur sagt sum mann er sendir út tí skil eg heita á at mann steðgar ávegis ætlanin mann hevur baða viðvíkjandi hvat mann ætlar ella hvat mann ikki ætlarvirð gildistíð hvat mann ætlar við veiðugjøldum øðrum at mann roynir at finna konsessu sistman veruliga meina tað t mann ætlar at fáa breiðar semjur tí at eg haldi ikki at akkurt hetta her tað sum mann tað sum mann líkasum útstrólar í løtuni frá samgonguni er ikki nakað sumskapar tryggleika ella støðuleika í vinnuni men meira mistrestin meini eg
takk fyri portuna ja takk tann næsti at røða verður bára stein nielsen ger so væl
jatakk frú forkvinna og lat meg byrja við at siga at eg haldi at hetta her við einari frágreiðing um okkara tilfeingiskvinnu um okkara fyrisiting av sjófeingi er eitt gott høvi til at gera upp hvussu hilnasheður og eru nakrar tillagingar sum skulu gerast fyri at kunna gera tað enn betur tað er líkasum endamálið við at vit hava hetta her orðaskifti í

karmarnar rundan um vinnuna soeiar at tað vit fáa eina vinnu eina høvuðsvinnu tað skuli eg ikki gloyma hetta er øgiliga sentralt í tí føroyska samfelagnum í í tí føroyska búskapinum tí føroysku vælferðini at vit fáa skapt karmarnar soleiðisar at vinnan fær virkað verður eggjað til at gera tingini enn betur og eg haldi at eg havi altíð hildið hetta hugskotið í at vit eiga at hyggja og skapa møguleikarnar fyri hvussu vit kunna meirvirka okkara fiskavørður hvussu vit kunnu virðisøkja okkara fiskavørður er eitt øgiliga áhugavert kjak men tíverri má eg bara staðfesta at tað er kanska í so nógv kjak og for lítil handling nú hetta ikki eitt skot til nakran samgongupart hetta er galdandi nokk fyri allar samgongur og allar politiskar flokkar tí tað er nokk ikki so nevnt at vit frá politiskari síðu hvussu tingini skulu gerast tað er altso vinnan sum er tann sum veit hvat skal til og tað er vinnan sum onkursvegna verið tann sum kemur á lyktis uppgávuna men eg haldi at tíbetur kunnu vit siga at vit fyri ein part av vinnuni eru komin longur har sum vinnan eg sloppin at virka har havi vit gjørt tingini betur vinnan fær meira burturúr nú er tað fiskivinnan til viðgerar í dag men vit síggja kanska innan fyri alivinnuna har er mann komi rættiliga langt og útflytur fyri ein stóran part matvørur út frá okkara ráður og sovíðari og tað er ein meira ein framleiðsluvinna en fiskivinnan men fiskivinnan er eisini væl á og hví er tað so at alivinnan er komin longur hóast hon er nýggjari og fiskivinna nú er komin í gongd so seint mín pástandur er at kanska er tað tí at fiskivinnan hevur ikki verið nóg lønsom í nógv nógv harrans ár men nú tá vit síggja glottar og vit síggja at fiskivinnan hevur klárað at fingið lønsemji í vinnuna tíðin er sloppin at tillaga seg tíðin er sloppin at gera seg kaman siga vinnuliga profetapla tí at hon er sloppin at effektivisera ogsovíðari nú ger tað tað at ráðin er til at gera nakrar royndir sum kanska lukkast kanska ikki lukkast tí at nú hevur mann fíggjarliga orku til tað tað er ein av orsøkunum til ein onnur stór orsøk er tryggleikin sum nú helt mann vera skaptur í vinnuni við tí at nú hevur mann lagt tað í rímiliga tryggar karmar við rímiligari longd á á loyvum við einum rímiligari tryggari skipan í sambandi við tær avtalur sum eru og vit sóu beinanvegin at nú komu nýggj vinnutól vit fingu ein heilan flota í baransa flotan hann bleiv skiftur út tí nú helt mann at mann hevðifingið tilfeingisgjøldini og at áramálið var hesi her tólv árini vit síggja eisini at línuflotin hevur ja viða fingið kanska stuðul makrelurin makrelstuðulin hevur verið nógv umrøddur her í dag og tað er rætt ja tað er ein beinleiðis stuðul við makreli til millum annað líniflotan partrorarflotan tað sama garnabátar tað sama tað er ein stuðul mann vildi ikkju ávísir partrólarar fiska tað sjálvir og fáa vinning burturúr tí men teir flestu hava latið tær kvoturnar víðari fyri peningarligan vinning og tað hevur so gjørt tað kanska serliga við sata í línuflotanum at línuflotunin hevur fingið høvdið upp undan akkurát nú og hevur fingið endurnýggja seg og kanska hevur fingið lønsemi í sítt virksemi annars og tað er gleðiligt og að er at fegnast um men tað sum nú ver lagt fyri dagin er at nú ætlar mann sum eg skilja á lagnum frá eg skal ikki siga samgonguni tí tað eru kanska eatvr eitt sindur órógvandi í kjakin her í dag er tað hetta her sum samgongan vil ella er ta tað sum landsstýrismaðurin vil so eg haldi at tað var kanska serliga landsstýrismaðurin sum hevrð úti við nøkrum útmeldingum seinastu dagarnar um at áramálið skal ikki verða ásett til tólv árini tað skal styttast eingin veit hvussu langt niður og eisini harumframt at heimaflotan nú skal betala tilfeingisgjald av sínum tilfeingi ásæ í hesum førinum av makrelinum sum verður útlutaður og visti vit siga at tað eru góð sjey túsund tons av makreliga útlotaða útlutaði til hendan partan av flotanum so betýðir altso einkróna og hálvtrýss í tilfeingisgjaldi tíggju ellivu milliónir krónur í rokning til í hesum førinum línuflotan og eg havi roynt at hugt eftir tølunum og fingið tølini til veygafyrði hvat kenti so línuflotin í til dømis tvey túsund og einogtjúgu og eg havi fingið eitt tal upplýst sum sigur at lýnuflotin hevði eitt orsligt samlasæð í tvey túsund og einogtjúgu upp á trettan so við at stytta áramálið skapa tað ósiðroynna lánsafturgjald og annað og samstundis útskriveina rokning upp á ellivu milliónir tá yvirskotið er trettan milliónir so er ikki nógv eftir hjá tí partini av flotanum otað haldi at vit sum politisku skipan mugu hava okkum fyri eygað tá vit seta nýggj ting í verk og ofta verður tað gjørt upp og tað haldi eg eisini framgongur í onkrum av teimum skjølunum sum eru í sambandi við kjakið í dag at

barenshavs flotin staðin fyri ikki fekk fiska toskin og hýsina og annað uppi í baranshavinum men staðin fyri skuldu betalt tilfeingisgjald av tí vit lata upp til barranshavið so er að vir eitt yvirskot fyri landið ja roint faktuelt fyri at býta tosk og makrelin um so er tað rokst ikki rætt men tá gloymar nakrar millumrokningar mann gloymir millum annað tað at tað er munandi fleiri mans sum eru virkin og fleiri familjur sum ava hangar av tí fiskiskapinum sum er av botnfiski uppi í barandshavinum til dømis enn tað eru av teimum sum fiska pelagiskt í stórum nøgdum og tekur mann skattin hjá teimum við so er tað roknst ikki heilt øðrvísi og kanska gevur tað á leið tað sama fyri d ella fyri almennu kassarnar sum tað reina tilfeingisgjaldið hevði gjørt av teimum umboðskvotuni sum eru og nakað tað sama kann mann siga um líniflotan sum er ein øgiliga onkursvegna virðisskapandi vinna og og leggur nóggv eftir seg ikki bara umborð á tí fiskiskapinum sum er í líniflotanum men sanniliga á virkjinum á landinu sum er í føroyum og vissi mann sigur tað at jamen tey skulu ikki hava hendan makrelin ella skulu betala gjald av har so verður heldur ikki møguligt hjá tí vinnuni at virðisøkja og og og menna tað fiskaríið sum tíbetur hevur at hepnast nú tá ið ráðini eru blivin til at endurnýggja síni vinnutól ná men tað sum eg haldi hevr verið áhugavert í kjakinum í dag og sum altíð er áhugavert tað er tað hvussu fáa vit skapa hávirðisvørur úr okkara fyrsta floks ráðvøru tað skulu nógv ting fáas upp á pláss ofta he verður tosað um matvørudeplar ja tað kundi mann kanska men onkursvegna trúgvi eg meira upp á at tað er tá onkursvegna eitt samspæl millum teir karmarnir sum vit skapa bæði tá tað kemur til útbúgvingar relevantar útbúgvingar ofta hava vit havt frammi her á tingi fyrr jamen hví hava vit ikki útbúgvingar innan fyri sølu og marknaðarføroying altjóða sølu u marknaðarføraingu vit liva av at selja okkara matvørur úti heim allíkavæl hava vit ikki tær útbúgvingarnar í føroyum tað var nakað vit burdu sum politiskuskipanin staðið samanum og sett á stovn ongantíð ov skjótt eitt annað er at hava góða marknaðaratgongd fyri okkara liðugtvørur har haldi eg tann føroyska politskuskipanin stendur saman men tað krevur eitt øgiliga hart arbeiði at at sláa ígjøgnum og tað skal ikki vera nøkur loyna at eg brúkti nógv a mínari orku og tí í undanfarna samgongu til at sláa ígjøgnum á einum okkara tættastu marknaðum og eg haldi vit komu væl ávegis og eg hopi eisini at hendan samgongan fer at arbeiða víðari við tí soleiðis at vit fáa sláa ígjøgnum inn á egelsmarknaðin soleiðis at vit fáa eina betra avtalu fyri hávirðisvørur matvørur liðugtvørur og ikki sum nú at vit eiga nærmast bara eina atgongd fyri fyri fyri ráðvøruna sum vit innflyta tann vegin so tíðin rennur so eg vil bara takka fyri orðaskifti í dag og vóni at vit løgtingið kann fáa nakrar skilagóðar loysniri fyri fiskivinnuna ikki áleggja fiskivinnuni so høg gjøld at hon ikki maktar at endurnýggja seg og skapa nakað nýtt og latið vera við at órógva fiskivinnuna nú við at fara inn aftur nú og tosa um at stytta áramá og annað tí tað er eingin ivi um at teir karmarnir blívur skaptir fyri trimum árum síðani í fiskivinnuni hava verið ein sterkur viðspælari til at fingið fígging til at endurnýggja ja barnsaflotan endurnýggja lýnuskipini til hava fystlínuskip og effektivari og betri fyri mannsskap og annað og ikki minst eisini at havt eitt lítið sindur av orku til at hugsa nýtt og skapa meirvirðir purt úr okkara rávum
takk fyri næstur at røða verður jacov vesturgaard
gersætakkfy frú forkvina eg skali hesa ferð eingi eitt sindur í viðgera eitt sindur eitt her við tilfeingisskjaldinum tí tað ikki s øgiliga langt síðan tá skrivaði nú erhani løgmaður í eini grein at heimaflotin skal ikki gjalda tilfeingiskjaldið men ta uppskot sum nú fyriliggur tað áleggur heimaflotan tilfeingiskjaldi tað vilsiga ati teir láglønar bólkartíð mann kann kalla tað so sum eru við føroysku parsollaranum landleiðnir og við línibátum gallabátinm teir skulu nú betala báðir reiðarí og manning soleiðis sum tilfeindskjøldirni verða verð að skipaði sjálvt um løgmaðurfør ikki soja langaritíð síðan sigi nei heimaflotin skal ikki betala tilfeingiskjalum tað hevur altíð verið taðhevur altíð verið tosað um at mann skal skatta hendan her serliga eitt fremmantor sum hevur verðið sagt ekstraordinerað vinningin tí tað er tað sum skal í landskassan og eg tað sum verður skatta í dag í mun til yvirskotið ífiskivinnuni so er tað umleið helvtin

verður goldið í tilfeingskjaldi og skattun og annað sum fer í beinleiðis landskassanum tað er rættiliga nógv og tag haldi a mann skal ansa øgiliga væl eftir ikki at gera tað verri hjá nøkrum bólkum sum ikki hava tað so øgiliga gott sum kanska hava liðig við brúka tað orð reyvni í vatnskortini i íð kanska forlanga tíð men akkurátsum e komin eitt sindur upp undan tað haldi eg t mann skal ansa øgiliga væl eftir og so ver tað her við at mann hevur fingið nakrar nýggjar aktørar inn á banan tey hava øll viljað ogtað hav mann sagt at tað hevur mann vilja havt og tá ið teir nýggjur sum verða valdir so er tað alta forkertunýggir su verða valdir so tað gali eg sjálvandi men tað eru so komin nakrir nægrir nýggir amtar so eru teir forkertu eg liggi tatið er so ikki teir hava teir nýggjur aktørarnir hava brúk fyri kur eg við einasti krónur teir hvu bi einastu krónur teir tjena fyri at kunna fóta sær fótasyren í vinnu sum í fiskivinnun sum er ein hár risikovinna og tí kann mann ikki samanbera samanbera ein nýggjan sum er kominr inn við einum veikum forroldsins veikum kvotagrundarlagi við ein sum hevur eitt øgiliga sterkt kvotagrundarlag og siga at tykur betala tað sama per kilo tað roknistikki hongur í øllum førum ikki saman so tá revsar tú tá revsar tú tann sum ja sum tú vildi hava framat o vildi geva eina møguleika at royna seg í vinnuni so tað haldi eg mann skal tað haldi eg mann skal ansa ansa væl eftir annars er teg at siga at taði hálvur annar minuttir eftir ati tað sum mann altíð hevur tosað um tað er í føroyum tað er altíð umráðandi a hava ein fjølbroyttan fiskiflota ein fiskiflota sum er so fjølbroyttur sum til ber sum spaðir seg so nógv so møguligt o tí hava okur avtalur við onnur lond og tí fiskkur í altjóða sjógvi og og tí royni okur at liggja framvið hasin rættindini eru í tí barnshavi og tái trolarin barrensshanim hava verið viðgjørdur eitt sindur tað er ótrúliga umráðandi fyri føroysku fiskivinnuna at tú hevur ymisk ymisk bein at standa á og tí má mann vera øgiliga varin og ansað eftir at varðveita tann fiskiskapin sum sum er í barumshavinum lata hann framhaldandi vera tað fantastiskua ískoytið sum mann er sumtannsum tann fiskiskapurin er tað haldi er er sera sera umráðandi og ikki fara at at pikka pilka við tað annars er tag at siga at føroyska fiskivinnan hevur tað øllum førum ein nokk so stórur partur av evni hevur tað øgiliga gott í løtuni meðan tað hevur og tanverri í al for nógv ár verið minni gott hjá serliga teimum sum hava havt føroya grunnum ati at dúga uppá so vónandi fara sveiggini afturtann vegin at tað vrr meira og lønsamt at fiska undir føroyumtakkfyri

ger so væl takk fyri nú sigur jakob vesturgoyn at hann rør fram undir at nýggir aktørar skulu hava leðri tilfeingisgjald enn enn teir gomlu og eg vil spyrja jakob vesturgoyn um hvissu mann tekur at virkja landillum sum sum ætlar at framleiða okkurt burtur í fiski til dømis so skulu teir keypa rávøru og har ger mann ikki mun á nýggjum virkjum og gomlum virkjum við ráðvirðuprísi altso har er eitt nýtt virki og betalið væl saktans tað sama fyri ráðvøruna sum eitt gamalt virki ger takk fyri
jakovest
sgard ger suvæltakk fyri frú forkvina tað sum mann sær og tað sum okur sóu við teimum nýggju virkjunum sum blíva øgiliga effektiv har var møguleikin hava kappingarføri nógv betur og sjálvandier tað betri verður tú førur fyri at kappast betri framleiðslu betri flóðu í betri prís kanst tú eisini geva og tað sær mann eisini í fiskivinni hóast alt sjálvt um mann ynskti at hava kanska meiri kapping tá ið tú hevur eitt nýtt framkomið í virkið so kann tað geva ein betri prís enn tað gamlavirkið og tað nýggja virkið er øgiliga kappingarført e haldi okur síggja tað í pilagdiskur vinnuni har okur í føroyum eru so vælsignaður við nýggjum effektivum virkjum at okur eru øgiliga kappingarførur eisini í mun til virkini í okara grannalondum so jú vitú hevur tað nýmótast tøknina í førur fyri at gera tað besta virkið og soleiðis eisini við skipin og tí má okur væsignaðukur ansað eftir ikki at leggja okur nógvar byrðar á tað tey sum til dømis eru í barneshavnim sum nú hava bygt sær tey allarframkomnu hil skipini sum eru í heiminu
um løtuni takk fyri prógvatluna takk fyri næstu røðu verður erhard joensen ger so væl
tað er víst seg at tá okur tosa fiskivinnu so tosa okur øgiliga oftani um tað nærmasta tað blívur at tosa um tilfeingsgjøld veiðugjøld og so víðari tað er altíð har sum líkasum diskussiónum hon endar altíð har tí tað er tað nærmasta at fyri at halda seg til tað er eieitt avgjald sum mann skal seta á sum mann skal hála inn í landskassan tað verður nevnt fleiri tøl eisini í dag onkur av teimum hava verið blóskeiv ø vissi okur taka pelagiska flotan tey síðstu trý árini ø piladiski flotin avreiddi í tvey túsund og nítjan fyri eina komma eina milliard í tjúgu nei eina komma sjey milliard í tjúgu fyri eina komma sjey milliard einogtjúgu eina komma sjey milliard og í tveyogtjúgu fyri tvær komma tvær milliardir eg havi so hugt eftir rokskapinum hjá nøkrum feløgum sum hava bara hava veiðilið

tað eru feløg sum hava eina ein samlaðan umseting upp á umleið fimm hundrað og álvtrýss milliónir um árið

fara so eru beinleiðis útreiðslur umleið hundrað og fjøruti miliónir

okur vita tað at at skip verða avskrivaði rættiliga hart so avskrivingarnar rættiliga stórar

og eitt úrslit aftaná skatt yvir hesi her árini sum liggur upp á umleið hundrað og tíggju milliónir vit sók so taka tilfeinsgjøld partafelagsskatt og skattin av tí hýri sum verður sum verðr útgoldin so síggja okur at av hesi her av hesum her umsetinginum upp á umleið fimm hundrað fimm hundrað og og hálvtrýss milliónir so er skattur taðvil siga tilfeingsgjøld partafelagsskattur og skattur av hýrum umleið hundrað og hálvfjerðs milliónir krónur sum svara til tveyogfjøruti prosent

skattur og tilfeingisgjøld umleið nítjan prosent men tað er altso bara skattur partafelagsskattur og tilfeingisgjøld tað er ikki skattur av pýrum tað eru nítjan prosent og eftir til reiðarin er nítjan prosent tey nítjan prosentini sum eru eftir til reiðaran svara í hesum førinum fyri eina umseting upp á fimmhundað oghálvtrýss miliónir upp á hundrað og tríggjar milliónum tað vil siga tað er altso hasar hundrað og tríggjar milliónirnar sum kríggið skal standa um hvussu nógv av hasum hundrað og trimum milliónum skal afturat inn í landskassan

skulu okur taka helvtina ella skul okur taka tveir triðingar vissi okur skulu lurta eftir búskaparfrøðini so skulu okur faktiskt taka tveir triðingar av tí tavil siga so verður eftir til reiðaran av einum umsetingi upp á sirka hundrað nei fimm hundrað milliónum so verður eftir til reiðaran so verður tað umleið eitt stað ímillum tretivu gfjøruti milliónir tá okur tikið alla tilfeingisrentuna inn

hetta roknistykki vísir g hvussu tað at okur taka ein rættiliga stóran part inn av tilfeingisrentuni

eftir hesum at døma vist ikki okur skulu brúka hendan frymilin hetta eru almenn tøl hetta er tøl frá vørn sum vísa umsetingin og tað er tøl frá vinnuvitan sum vísa brotskapirnar tað kann vera at okur skulu broyta avskrivingarlógina at okur ikki loyva feløgunum at avskriva so hart tað er møguligt men soleiðis sum avskrivingarlógin er í dag so er hon soleiðis so muur fyri t halda okkum til tað

manning fimmogtjúgu prosent rentur og avskrivingar sjeyogtretivu skattur og tilfeingisgjøld nítjan eftir til reiðaran nítjan prosent tað er ein balansið í tí

okur skulu vera ómetaliga varin við at fara og pinka for nógv við tí okur vita tað at hesi vinnutólini eru so dýr at keypa og vissu okur skula hava tað sum landstýrismaðurin nevnir oku sklu ava nýmenning o okur sklu hava innovatión og okur skuldu hava víðari menning so skulu okur altíð hava tey bestu skipini tí okur fáa aldrin tann besta kvalitetin við vánaligum skipum so skulu altíð hava góð skip

so eg vil bara avslutningsvís siga okur kunnu ikki fáa alt oku kunnu ikki fáa innovatión í verðingsklassa nýmenning í verðingsklassa og samstundis taka alla tilfeingisrentunin tí so fáa okur einki to fáaokur bara tilfeingisrentuna og so fáa okur ein flota sum við tíðini ikki kemur at endurendurnýggja seg og ikki kemur at nýmennast sum eg haldi ellars at landsstýrismaðurin er sera uppsettur uppá so ja okur hava valt at taka pengar inn men við hesum roknstykkinum við almennum tilgongiligum tølum so taka okur altso í dag ein rímiliga stóran
takk fyri so er tað landssýrismaðurin dnes holm ger so væl
jja takk fyri harra formaður jga ætlaði bara líka í hesum her seinna umfarin at koma inn á nakrar teimum spurningarnum sum eru spurdur um í tingsalinum eg vitiksmikki vat bara beginnur úr á ein enda uni oholm johannesen spurdi rætlga tíðliga dag um føroyabanka og eg kann bara upplýsa at tað er eftirmetingin hevur verið í gongd og eg komi rættiliga væl áleiðis okur eri inni í endaspurtinum fyri brúka tað orðið og ein niðurstøð var gjørd í næstum um hvussu skipanin av fiskiskapinum á føroyabankar verður fyri tvey túsund og trýogtjúgu lspet mersetis gunnesdóttir hdóttirn var inni á hasn her í fleiri umførum hetta við at royna at fáa avtalur á nýggjum leiðum og ja hetta er eitt áhaldandi arbeiði í fiskimálaráðnum eg haldi at at allir øll tey sum hava sitið sum landsstýrisfólk í fiskimálaráðnum og tað eru menn allir tíverri ella soleisn er tað bara hava havt hetta her á á skránni tað trúgvi ga tey flest kundu nikka til jhanes joensen var inni á viðursørking og tað k reidi eit sindur frá í røðuni sjálvari bárastein nielsen vísti á at andstøðan gjarna vildi vera vi í tí ein parta atí arbeiðinum og okur hava sett á skrá tað hadi g ljóðar øliga gott og tað haldi eg eisini at eg skal taka við á leiðini hann sigur bæði kanska til nøkur ting sum sum vóru kanska eitt sindur ein síðusporð erard joensen var inni í s diskussiónini við nýskapan og nýmenning viðursøking og eg eri eri púra samdur við erhard tá hann tosar um hetta við ávugrundarlagi og tað eisini tað sum eg nevndi í røðuni hjá mær at hetta við viðursøking og nýmenning tað snýr seg um báði at hava fokus á veiðilig at tann goskan sum kemur upp at hon er í lagi harfrá tað snýr seg eisini um framleiðsluliðið at framleiðsluliðið er ført fyri at lofta tí sum kemur upp á land at skapa nýggjar vørur men sølu um marknaðarfrøðingsliðið og brandi sjálvt er eisini ein øgiliga viktigur partur av tí sum okur kanska hava eg vei ikum kur hva undirvurleygardag men hvussu okur eru okur ikki nóg sjónligir á hasum frontunum har okur síggja tað at at lakstravinnan hevur hevur hevur havt øgiliga sterkt fokus á at marknaðarinfór ella branda sínar vinnu saman um fóra umdi far og eilans eer heimskent og bakkafrost hernfjor og moð við sovíðari tað sama so eg haldi at at tað er viktigt at okur at okur seta inn har ja orni skoli var inni á hasun við endurskoðani av umsitingarætlani og eg
skal bara koregera sjálvandi verðurtað ikki bara havstovan sum verðr partar av tí tað verður sjálvandi allir partar eisini eisini vinna sjálv

ja so var tað eini ting sum egrard joensen eisini vr injir nevndir sum okur hava sett sett sett á á skrá og eg eri eri samdur í tí betrakninginum hetta virð yvirliti yvir óbrúkt rættindur og og at at tað er kanska ikki sjónligt fyri leikfólk yvirhøvur hvat er hvørji rættindir hava okur sum fiskivinnutjóð hvør eta sum atgongd til fiskis rættindi og hvør eta sum fiskadegi tá alt kemur til alt og har er eitt arbeiði sett í gongd longd í fiskimálaráðnum og eg hopi at okur eru á máli við tí heilt skjótt eitt útkast er klárt sum eg havi sæð sum eg haldi hag siði nokk o spennandi út har sum høvuðsendamálið er onkursvegna at sjálli gera hvør rættindi okur hava hhvør er tað sum fiskaris rættindi hvørji rættindi liggja óbrúkt og hvørjar orsøkir kanska kunnu vera til tað eigur mann sum kanska at skoytur upp í upp í skipanina og eg haldi at tað er rætt onkursvegna at at okur aftur at okur umsita umføroyafólk at okur hava skyldi onkursvegna sjónlig gera sjónlið gera hvat eta sum okur arbeiða við

ja so var erling eidesgard sum spurdi hettavið reyða av teg ø og har eru í dag eg haldi ht trý royndarloyvir eri úti í reyðá t tað eru nakrar royndir gjørdar men tað eru nakar avjðndi bjóðingar við at fiska so djúpum vatni altso har eru eitt øgiligt trykk fimm loyvir sigur orni skoli ja eg haldi trý av teimum hava verið í gongd trý av temum ha vit gongd við royndum og har er avbjóðandi at fiska altso djúpum vatni har vevtú ølið trykk og geyðurnar skulu vera øliga spessiellar sovíðari so men har eru nøkur ting í gongd og eisini bar til liljan weie hettaher við at fiskivinnan torskild og sum nevnt so arbiði kut við at gera skipaina meira gjøgnumskygna vestergaad var inni á hasum her brúkskildini og og g var eitt sindur helt ikki at tað var hetta við brúkskildini var rætt at mann brúkti hetta tilfeingið sum tað nýtti seg at brúka men mín opolitikkur er eitt indur annaleiðis eg havi meiri fókus á at hetta er at at hetta er altso on fyra fólk sum okur umsita og tá mann gevur tá mann tillutar tilfeingi til reiðarí skip ella onnur so haldi eg tað er eigur undirliggjandi krav at tey skulu brúka ta tilfeingið hví skuldi tey annars hava heg fram hjáretni so kundu bara geva onkrum øðrum dag sum kanska ev hug at brúka tað jakuvestegaad og eisini ini á hsniher við ráðstevnum ið bara konstatera tað í einum samfelagi er tað altíð nøkur sum ikki hava áhuga at fáa innlit í í nýgja vitan og tað er stendur einog hvørjum fítt at tilvelja ella frá vilja fáa nýggja vitan hetta við ráðstevnuni og at at seta fokus á tann partin er jú nettupp fyri at varpa ljós á hvat er tað sum hendir í grannalondum hjá okkum og vist kulu hyggja íslandi og hvat ið hent í íslandi aftan á mann hevur lóggivið altíð land innvølur høvd og tað sum har er til er at vinnan hevur flutt seg heilt ómetaliga nógv frá tí vist man tekur toskinum til dømis frá tí at tað berandi virði í toskinum o íslandi var flakið sjálvt so er er ein heilt annað partur av av toyskinu í dag sum hevur stórt virði og og mann eg var tað eina framløgu í íslandi fyri trimum árum síðani haldi eg var trimum fýra árum síðani um tað sama og har sum mann har sum mn vísir á at visti mann pá eittlanna týspunkt aftur kemur í sá støðuna har sum mann skal tilvelja hvat mann skal taka í land so er realitetin fyri toyskin um tað at tað størra virðið er innvølur og skriva heldur enn flakið sjálvt so so tað at fáa innlit í hvat mann gera aðrastaðns og umvegis eina miðljing en á ráðstevnu haldi eg er gott og sunt og eg trúgvi eisni at vinnan fer at fáa nakað burtu úr tí tá tá alt kemur til alt

ja so var tað jøgun niclasen sum var inni á brúksskyldini og og eg vil bara upplýsa fólki um at tann brúkskyldan sum er settr í gildi fer fyrsta januar tvey túsnd og trýogtjúgu er sett í gildi av undanfarna samgongu og er ætlanin nættupp hjá okum at fáa broytt brúksskyldina soleiðisn at tey at ok kunnu hava millum annað kunnu kunnu gera nøkur frá vik til dømis galdanin hjá línjum fiskiskapinum á flemiskapp so mann ikki kroystur allar flotarnar a vestur har at fiska vistmann hyggur eftir eftir kvotunim hjá teimum einstøku skipunum sum hava summi skip bara nøkur fá tíggjudalstons

ja so er tað efta viðursøking tað verður fleiri sum hava nevnt tað at að er t viðrsøking eri ikke nakað eitt politiskt innsiativ tað eri eg eisini samdur í at politiskt ger mann ikki nakar vðurøng einsamalt men men tað at gera tað sum einum samanhenning millum vinnuna og politiska myndugleikarnum haldi eg er er eitt gott inkiativ okur síggja longu nú nøkur dømir um at við teimum røttu kørmunum frá politisku myndugleikunum so eru vinnufyritøkur farin av nýggja leiðir tað tað sígi og mill annað til dømis í í leirvík jørgun niklasen var eisininni á hasini her við makkrelkvotunum og at mann nú fór at leggjast eftir eftir lønarlagnum hjá manningunum men men spurningurin á hjáheimaflotanum men spurningurin er hvussu nógvar nógvar manningarnir fáa burtúr makrelkvotuni hjá heimaflotanum okur hoyra tað at nøkur nakrar manningar fáa ein part av tí men okur u eisini upplýstur um at tað eru øgiliga nógvar manningar sum ikki fáa ein partu av av tí gjaldinum sum sum reiðaríini fáa fyri at handla markrelkvoturnar erard joensen hann var att enda inni á hasum her við at at besta kvalitet og krevr bestu skip og og eg eri samdur í at ati at okur eiga at fáa eitt økt fofokus á á fisipartm ø vistimann hyggur eftir tepulagiska flotan í dag so haldi eg at okur hava heilt framúr góð skip okur hava stór og góð skip men samstundis so kunn okur bara konstattera at tað e ikki ókent hjá vinnuni at tann góðskan sum kemur á landið er ikki góðum nokk so har er eitlanir sum haltar uttan at eg havi innlit í tað eg hoyrdi bara kar vinnan sigur at tey hava avbjóðingar við kvalitetinum av típolagiska fiskinum kemur á landi so eg eri eg ri ikki ósamdur við tað sum erhard joensen var inni á at at okur eiga at fáa sett fokus á hvussu full kvalitetin upp á tí tí veiðuni sum okur taka up sjónum ja hatta var tað sum eg hevði beint nú takk fyri takk fyri so er ein røðari eftir á listanum tað er orni skoli gersovæl
eg haldi at nú havi g sitið her í allan dagin og lurta og eg haldi að tað skurrar øgiliga nógv í oyrunum á mær tá ið eg hoyri at vit snakka um tey fólkini sum veruliga kempa í fiskivinnuni sum hava vunnið okkum øll hesi rættindini sum veruliga hvønn dag leggja orku í at fáa hetta at fungera sum um hetta er nakað tey fáa forerandi tað skurrar í mínum oyrum eg haldi at tað er at snakka øgiliga niðurgerandi um hesi fólkini hetta eru veruliga fólk sum kempa hvønn dag hetta veruliga fólk sum leggja orku í ein ein garnamaður kom til mín í gjár ella fyrradagin so segði hann hvat geri eg eg eg dró standarin í gjár og tá ið íð dreggið var komn umborðið tað varð eg so kaldri eg hugsaði hvat geri eg her umborð altso tít fari ikki í land beinanvegin so at vit standa og snakka her um tey sum um at hetta er nakað tey fáa at forerað nakað sum vit forerða teimum eg haldi tað er at niðurgera tey og eg mær dámar illa at mann brúkar henda retorikkina um at hetta er ogn føroya fólx til nøkrum fáum givin ein frammíkjárættir virðini skulu koma fólkinum til góðar eg haldi at tað eru niðurger hesi fólkini sum veruliga kempa kamping hvønn dag í góðum veðri men eisini í ódnarveðri og undir ringum umstøðum viðhvørt

vit snakka ella í frágreiðingini hjá landstýrismanninum sum verður snakkað nógv um ella tað verður snakkð um burðardygd og tað verður snakkað um trý sløg av burðardygd tann fyrsta er búskaparligu burðardygd og hann nevnir trý argumentir sum mann brúkar fyri búskaparligari burðardygd hann sigur at mann skal tryggja vinnuni góðar karmar tí at vinnan skal virðisøkja meir og tí hon skal skapa nýmenning og tað fer mann atlýsa og royna at greina og nágreina við eini ráðstevnu einaferð vá og eg havi verið so mikið stutt í skipanini og at veri politikari so mikið stutt at eg ikki sum jakub vestergaard ætli mær ikki at luttaka eg ætli mær at luttaka eg haldi at tað er er áhugavert og spennandi og eg vóni at tað kemur eitt sindur burturúr sjálvtum eg kanska ikki vænti annað argumentið fyri búskaparligari burðardygd sigur mann er at landið fær ein munandi og rímiligan part av tilfeingisrentuni tað er nummar tvey argument fyri búskaparligari burðardygd og tað triðja búskaparliga argumentið fyri burðardygd er at brúksskildan og brúksrætturin sum vinnan hevur til láns frá føroya fólki skal brúkast tavisiga hetta eru tey trý argumentini mann brúkar um búskaparliga burðardygd ikki eitt orð um at vinnan skal tjena pengar ikki eitt orð um at tað at vera í fiskivinnu er at vera í eini hárisikovinnu eini vinnu sum perdefinatión er hárisikovinna og allar almindiligar lærubøkar øllumførn hær sum eg havi lisið siga at tá ið tú ert í eini háretskuvinnu so skalt tú hava tá ið forholdini eru góð møguleikar fyri at tjena nógvar pengar tí tað hangur saman við rissikoinu at tú skalt kunna tjena nógvar pengar til dømis barenshavi har har veit eg at tey skipini sum eru har uppi í dag hava tey síðstu fimm árini ella har á leið í miðal havt eitt epita tað vil sega eitt resultat áðrenn rentur og avdráttir upp á onkustaðni millum hundrað og tíggju hundrað og fimtan milliónir tey reiðaríini hava nú brúkt bygt trý nýggj skip fyri sirka eina komma tvær milliard og teir avdráttnir sum teir fara at hava upp á hesi skipini fyri onkran er er avdráttarprofilin heilt upp í tjúgu ár fyri onkran tólv ár men tað avdráttarprofilinar farat hava tey næstu árini liggur á leið hálvfems milliónir og tað sum vit fiska í russlandi í norra og í svalbard er á leið tað sum vit hava er á leið trýogtjúgu túsund tons og henda samgongan ætlar sær at leggja eitt tilfeingisgjald sum eitur einakrónu og átta afturat á hvørt kilooyr tavil siga sirka fimmogtjúgu milliónir afturat av tilfeingisgjaldi á hesari vinnuna tað merkir at nú eru vit niðri á einum null vit hyggja eftir einari vinnu eini einum vinnubólki sum nú stendur og hyggur eftir einum potensiellum tati við miðalresultatum upp á null tað haldi eg eri skeivt og tað er ein farlig loyð at ganga so snakkar mannn um at mann vera lívfrøðiliga burðardyggur og og tað

har havar aftur skrivað hava bara hasinvanevnd men alt lagi lat tað fara so ger mann eina nýggja skipan fyri tann pilagdiska flotan við einum tilfeingisgjaldi sum mann broytir ættirættiliga vesinligt í dag er tað soleiðis at maksimum veiðugjald i fyri sild kann vera nítjan komma fimm prosent um maksimum veiðugjald fyri makrel kann vera einogtjúgu komma fimm prosent í tí nýggju skipanini sum samgongan leggur upp til kann maksim um veiðugjald vera seksogtretivu prosent av veiðuvirðjunum tað er nakað sum fer at gera at vinnan fer at venda sær ímóti at vit koma inn í eina semju soleiðis at vit kunnu fara aftur at fiska lív føfrøðiliga burðardygd á tí pilagiska økinum tað er eisini skeivt og tað hangur soleiðis saman at nøgdin ganga við tað tann prísin sum vinnan fær undir verandi skipan er oman fyri hundrað milliónir størri enn tann nøgdin ganga við tann prísin sum vinnan fer at fáa tá ið vit eru komnir í eina semju eg haldi at hatta er øgiliga øgiliga farligir sportur at fara inn á ið haldi tað vera skeivt í frágreiðingini so kemur landsstýrismaðurin eisini inn á ati tað skal vera sosialt burðardygt og undir tí avsnittunum har er nakað sum eg slekki skilji hann sigur millum annað at hetta er ein er avmarkandi at tey forholdini sum tet hava nú eru avmarkandi fyri tann pilagiska flotan tað stendur í tekstinum e eg skilji ikki ordiliga betíðir t at hann ætlar at avtaka kravið um landing í føroyum ella eg eg skilji ikki ordiliga hvat hatta merkir

síðani haldi eg at mann fer inn á eitt sporð har sum mann veruliga misteinkilig ger vinnuna tá ið mann fer at snakka um at mann vil hava meir búskaparligt gjøgnumskygdi meir rokniskaparligt gjøgnumskygdi meir sundurgreining tí hetta er fiskivinna tí tað er hendan vinnan tað vil siga allar aðrar vinnur kunnu statvekk gera rokniskap soleiðis sum en vanvís ger roknskapi inn í felagið nei men hendan vinnan skal gera nakað serligt tað skal vera meir gjøgnumskygd tað skal upplýsast meir og tað má vera tí man ikki heldur ella trýr at mann fær at vita tað sum hann hevur brúk fyri tað haldi eg mann

og so so og man eisini ótryggleika í hesum avsnittinum har sum mann fer inn og sigur at útlendskur ognarskapur skal út mann sigur ikki hvat er sum hann ætlar mann sigur bara tað at mann fer at eftirhygja hesa skipanina og tá ið eg lesi hetta og lesi ímillum linjurnar so sær tað út sum um at nú ætlar mann sær inn at gera okkurt sum er strangari enn tað sum nú stendur í lógini eg haldi at mann skal lata ta lógina koyra og lata tað fasa seg út tí tað dragar seg um átta ár nú l til vit eru komin har til at útlendskur oyrarskapur er farin út úr vinnuni

er um setiligheit er ein ein partur av av skipani sum vit hava

tað er ein ein neyðugur partur fyri at vinnan skal kunna tillaga seg vit hava í dag fleiri mátar sum vinnan kann tillaga seg millum annað kann hon selja loyvir men hon kann eisini býta um loyvir verandi skipan kann hon gera tað í eitt ár men hon kann eisini gera tað endaliga og eg haldi at tað er viktigt at mann letur vinnuna sleppa at gera tað uttan at vit fara at blanda okkum upp í tað tað er aftur at sáa eitt av hesum sávunum um at tað er okkurt í framtíðini sum fer at gera hetta meir ótrygt og gevur ivinnuni minni kontrolá við tí sum gongur fyri seg tað haldi eg ikki vit eiga at bjóða okkara høvuðsvinnu tað er trossalt meir enn hálvtrýss prosent alivinnan segði alivinnastann í síðstu viku at teir áttu fimmogfjøruti posent a útflutninginum tað vil siga fiskivinnamál so eiga heldur meira enn tað takkfyri
takk fyri so er ein viðmerking
jørgunniclasen ger sovæl harra formaður eg man er eitt í sindur skelkað av tí sum gongur fyri seg men men júst hetta sum sum mann er inni á at nú skal mann hava ein serliga rokniskap fyri fyri fiskivinnu altso hvat er dámar misteinkilig ger altso vit vit hava eina lóggávu við rokniskaparreglugerhar øll feløg skulu innlata ein rokniskap og tað er eftir ávísum reglum enntá skal tað inn gjøgnum eina serliga telduskipan afturat men fiskivinnan skal nú okkurt heilt annað altso hvat er tað sy misteingiligheit hvat er tað mann ikki fara at vita hvat er tað mann skal vita á eini fiskivinnufyritøku sum mann ikki pjøvist at vita á einari handilsfyritøku ella onkrum øðrum hetta her er er ófrættakent og og eg haldi at virðingin fyri fiskivinnuni kon gongur niður eftir hjá hesum landsstýrinum og otað tað er forvánaligt at mann ikki kann hava eina størri virðing fyri vinnuni her

so er tað ótni skolað ikki so væl takk fyri harra formaður ja eg eri samdur við jørgen niclasen at eg skilji ikki at mann skal velja sær eina vinnu út eina vinnu sum veruleikan ber okkara samfelag sum er grundsúlan undir okkara samfelag har sum tað er eingin ivi um at tey síðstu tjúgu árini hava vit fingið ein rívandi útvikling í okkara samfelag tí okkara høvuðsvinna hevur megnað at borið tað so so nei eg samd við teg eg skilji tað ikki og eg veit ikki ordiliga hvat hvat er mann ynskir við tí og eg vóni ikki at at tað verður nakað sum hann í veruleikanum

hesin her sum hava tað er so ymiskt sum mann tá ið mann málar er í lívinum so er tað ymiskt su man veljur at at at hvat farvurin man hevur summi velja bara svart svarta farvi eru onkur máling at seljari her hann kanska kennir til teg nú havi okur hoyrt ta so bara keypa svarta máling men tað skal einki vera við til at gera sum eg fari at snakka um hvat slagat málingurn skal vera men heldur nøkur onnur ting øh eg havi hoyrt tað at at summi snakka um reyðát á fiska reyðaátað er so nokk so møguligt at tað er øiliganógv til av tí tað er tað sikkurt ber sikkur væl til tað tað eru nakar sum fiska tað norðmenn fiska reyðaáti uppi í íyvirflatuni og tað er eitt øgiligt stríð í norra um tað tí at uppi yvirflatuni er so nógv íblanding av øðrum yngli makrel og sildayngli serliga og tí er tar eitt sindur skeptiskur við tí okur hava reyðáturn av øgiliga langt niðuri men manmá eisini minnast til at hon er grundarlagið undir øllum lívi ullum tír lívi sum er í havinum er reyðaalarnum grundarlagið undir líkamikið hvat fman veljur so so er tað um ikki fyrsta liðið so er eg ørind ligið at at reyðaáldarnir er grundarlagið undir at at nakað lívið her men sans íljuvís fær mann fer mann nøkur patóns upp vi vis mann einaferð fer teknikkin at rigga á niður á fleiri hundrað og favn tað verðu nokk ikki ikki í síðan varð tað bara líka tað við við føroyabankan landsstýrismaðurin eisini inni á tí ati tað er ein ávísur trupulleiki er missi mann bara opnar aftur útndútlendingar sleppa aftur á bankan og tað er eg haldi at mann skal halda fast við eina royndarskipan soleiðis at mann pá á tann mátan kann halda føroyabanka undir kontrol altso at mann ikki sleppur leyst aftur sum mannhevur gjørt eri av tí yvirvístingini at tað sum verður tann síðsta skaðin nakrantíð tað var at mann fór at partrola av føroyabanka nakrar teimum sum partrolaða føroyabanka artrolaði ímóti síni vilja tað var ikki tí at tai hav hildið at tað var rættir o hvat gjørdu tað men men av tí at allar hinir gjørdu tað so gjørdu tær tað eisini fyrsta juni so lógu tólv fjúrtan sekstan pøhr á minnnátt fyrsta juni klár og smekkaði í havið klokkan tólv um kvøldið og so var tað tvey trý fýra døm so var tað yvirstaðið við tí í mín hev uppvekstrir so var so nógvur teskur fiskaður á føroyabanka at hvør vaskiskúrur í landinum varð fullsettur í langa tíð av árini av toski sum var á føroyabanka og vóru omanfyri tjúgu túsund tons okkur gott á ár at føroyabanka og akkurát nú tann eg haldi at tað var tann seksogtjúgunda ja tað haldi eg ikki men eg haldi tað var tain seksogtjúgunda februar frost trýss ára síðani eg var á føroyabanka fyrstu ferð og tað var jú ein sluppuvági sum eg sitti okur hevði fimmogfjøruti samvar við og fingið hálvtrýss sentirnar tað vóru eitt sindur ikki ikki heilt nøgdir allur ella teir fáir sum vóru við tær hildu tað vara í minna lagi men tað var regolerur toskur bara toskur einki annað eg minnist tann morgunin tað er nøkur ting mann mann kannminnast afturá tá ið tann fyrsta hýsan kom tá hevðvur drigið sikra helvtina a leiðini ta sum stóð rullurnar klappaði se eini hýsuni hing valsignaði vart tú einsamøll her tað var altíð nakað at ein kom og o so fáar hýsur vóru so vóru nøgvur fá ár seinni so vóru eg ein íiskatúr hvar ið mann fekk tað ver ein rok og ísiskatúri mann fekk bátin væl og virðiliga fullan av hýsi á á sovorði eystar endanum á á føroyabanka gskeldian rimmatúru í í aberdin so at tað eru øgiliga skiftandi men tað at partrolarnir fóru av bankarnum tað samsýluhýsið fer at gera mun teir sum hava roynt við snørið har við tað sum van apdifineri vikionelli teir siga at nakrar av teimum kneysunum eru ikki til meir sum sum vóru tá tá mann fekk eitt sindur av fiski men mann mann eg fekk eitt uppskot ígjøgnum er í nítjan hundrað og níggjuogfýrsoghálvfems ella onntí tá eg veit ikki akkurát at fryiðja føroyabanka tí at eg helt at tað var skeivt at hann bað fiskavur niður totalt fiskaður niður tað var so ekstremt tat tað fingu bara nakar fáar fiskar skilamenn bæði samgongu og andstøðu tóku undir við tí at at at steingja føroyabanka fyri fiskarí tí hann var komin har til at tað bar ikki bøtur visti hann blívu við og eg haldi at tað var tað var tað var fínt tað gekk eitt sindur av tíð ár arnan opnaði aftur men lat hasi fara mann sær at tað ber til at steingja nøkur økir sum eru eru eru eru nokk so avmarkaðir altso flemmi ikikapp verða fiskkaður niður totalt fiskaður niður so bleiv mann prigaður og tað er teir sum hava fiskað við líni teir føroyingar sumhava fiskað við líðindi tay síðstu tjúgu árini tað er tað besta fiskaí teð hevur verið við til tað er tey árini te tá ið flemma iki kap opnaði aftur men vóru totalt yviraskaðir yvir at tað heila takið bar til at fáa s nógvan fisk á líni tosk stóran tosk av rýni at flamjikkkapp tá i hann var opnaður aftur so eg haldi at visti mann røkir føroyabankar væl nú er tað kanska blivið eitt sindur spesielt at at atat bara tær sum betala einar sjeytjan hundrað krónur o fáa einar fýrar lykkur lati tað so fara men men men meni tað at mann mann mann kann fáa tey tonskini um okur ii fáa tey tjúgu fimmogtjúgu túsund aftur so kann tað vera eitt veruligt grundarlag undir av at reka ein ein ein ein flota ikki minst ein útróðarflota so at atitað at halda skil á ein sovonur øki kann vera ótrúliga nyttugt fyri fyri eftirtíðina at mann ikki totalt oyðirleggur ein eitt øki sum er avmarkað tí at tað sum mann lesur um í tretivunum í fjørutini tá eigi tað sum eingi lær berdinarnir skriva um bankan so halda teir at tað longu tá halda teir at tað er heilt ófatiligt at tey fiskastovnini kann vaksa so skjótt eftir so stuttari tíð bliva blíva so stórur m fiskurin so eg fekk tói strevursturí sirt fyri at at havstovan fór út á føroyabanka at taka nakar táskar inn og hevði tær á einir støðura norður yvir áir og so fingu teir at gýta og fungið undan tásk undan tíverri haldi eg at tað bleiv sleptur út fortíðligani tað bleiv sleptur út aftur aftur á bankarnar við einum einum vaktarskipin lað barð tað slepti havið aftur eg haldi at at at at vist tað hevði verið eitt sindur longri so hevði eg meira komið undan men tað var eitt eitt grundarlag og toskur eru láileysur og onkur sum tað merkti ikki so fáir sum tað merti komu aftur í búkinna á á øðrum so at teir eru altso neileysir at eta hvønn annan við sær hava ein møguleika til tað øh eg haldi at tað eigur at bera til at fáa meira úr føroyabanka við at ala fiskivinn á føroyabanka ikki til at at skapa nakað aling a landi ella ev nakað dag men at behalda stovnin í tí líkið hann er í og at fáa hann upp aftur á tey millum tjúgu og fimmogtjúgu túsund tonsini sum okur vassaðir sum óvitar í og stórir lippur nú er lippur blivin ein sovorðyvirklassað matur men tá vóru tað fattumaskostir og ein og hvør sum hevði trivaskaða til a skera nakrar lippur hann kundi liva væl og virðiliga av tí í endaða eð endá loyptur tað til dunnurnar hjá meg tá ið tá ið tá ið tað stóð heilt væl til so stórur munur eru á tá ið mann fer nokk til og tá ið ma tá ið mann er niður á grenskini at mann hevur oytt alt tí hetta hetta er bara ein sovorítt hjartasupp fyri at at fáa føroyabanka at yvirliva og geva veruliga pengar aftur tað er ófatiliga stór munur á tí prísurin mann fer fyri tann fiskin og so vespanser tað sum eingis menninir og spaniolararnir og og portugisarnir skrivaðu um um um gamla føroyabakka toskin hvussu nógv teir fungu fyrian og hvussu nógv teir hilgdu av at at fáa fatur íni so at okur røkja hann við skili og heldur passa eitt sindur betr upp á enn enn enn minni gott uppá
hóvar tað takk fyri ja takk fyri og tað eru viðmerkingar úti í salinum tað fyrsta viðmerkji er
árneskólið gerst væltakk fyri frúforkunahenni gold var inni á hesum við reyðati og segði at norðmenn høvdu stórar trupulleikar við at tann fiskapurin sum er eftir reyðati í norskum sjógvi hevur trupulleikar tí tað er so stór uppíblanding av øðrum ingli og so víðari men tað er slett ikki ein trupulleiki í føroyskum sjógvi føroysk reyðhæddi í bankarennini skal veiðast frá fimm hundrað metrum og niðureftir og har er eingin uppíblanding av ingli yvirhøvur tó var eg umborð á tí bátinum í fyrradagin sum hevur gjørt sær royndirnar á føroyabanka ella í rennini og teir siga at tað er nakað av býblandingi av hvalsbýki so har er okkurt tekniskt at finna útav sum teir skulu finna útav áðrenn teir fara at vega reyðhæddin at tað er nakað av hóttan at vit potentiælt taka eitt komma fimm prosent av teimum átta milliónum
ja takk fyri ger so væl
óre avbjóðingar at fáa fatur í heni upp at fáa han upp tað eru nakað sum at prøva tað nú havi eg fingið steyt sindur við at fiska fiskar djúpa um vatnið og hann er ikki bara siga at fáa fatur í og og tað er ikki nakað sum nakar hevur nakað fatent uppá tað er ein vesindigur munur á tað sum norðmennu fiska uppi í yvirplátuni tað er um summarið tá er tað íblanding av av av av nógvum ingli og útróðarmennim og norra eru serdeiligasta ónøgdur við at mann fiskar á tíg um summarið tá ið hon er í bivirflatni tí hon hevur fór nógv íblanding av av toska-engli og siglduangligu og serliga makrerlinglige so tað er r ein stór avbjóðing men men hitt at at mann allar tíðini hevur í høvdinum at hetta sum eitur reyð á tat tað er undir lagi grundarlagið undir øllum lívi rundan umbokun tað er grundarlagið undir alt lív við treyðaahvørvur so er vekk so so er einki lív av nøkrum slagi hetta e ikki nakar vitinskapilligt hog hetta her men hetta er enn ein púra natúrlig ting at hovusfórur grundarlagið ríkur so ríkur alt la men men men ókey tað kann væl
takk fyri og tað er ein viðmerking afturat til hendu gold og tað er
helgi abramsen ger sovælja frú forkvina tað var ein ein spurningur við bar kundi takka har um tá eg hoyrdi hennikold at nú nevnir hann hesir royndirnar blivu gjørdar við at ala tosk og sleppa tað út á føroyabanka áhugaverdar royndir men so sigur hann at onkur e blivin fangar funnur aftur í megan á øðrum fiski og tað er nokk tað sum ver trupulleikin eg so mín spurningur bleiv nakað fanga at bleiv nakað fiska aftur sámal nakrantíð nakað av sun mestu sóstin aftur aðrastaðni enn í meganum á øðrum toski
ja takk fyri og søk tað hendur
ld gersovælforkvinna eg haldi sjálvur at mann slepti fór skjótt út aftur aftur og heretr diskusiónina um tað nærita skuldi fara út aftur á bankan eg royndi at argumentera fyri at bíða eitt ár tí at at toskar tað sama sum alt annað er náðileysur tað tað er líkamikið um tað eins egnes sog eta umantag og og og tað var tað sum hendi tær tað fungi eg aftur á línuni tað bleiv for lítið mert haldi eg men men lat taðsa vara men tað hevði verið øgil interesant at at at prøva aftur at vita um hanni ikki fer tí at tað ringasta for tið eg kann líka nevliga eit dømia afturat tað ringastaóð til og smoltstøðir fóru í heysun so fingu okur landið at at keypa nakað av av smáltu í fámjun sum so bleiv sett út á bit aitt havbigt so eg gingið fýra ár so bleiv eg ringdur upp ein ein ein maður bað meg koma aftur til fámjins at hyggja tá sprungi laksar upp úr vatninum sum okur rópa tað aso innan fyri rivi í fámjin stórur laksar hetta vóru laksarnir sum vórðu sleptur út fýra ár frammanundan og sum hevði so verið í norðure norðrahavinum og ediski stórar og sterkar og tað er tað sum vistaði nei onkur lurtaði eat edven joensen so var tað ein ein partur av tí sum hann meinti við sum var fantastiska fínt eg haldi at mann hevur ein fantastiskan møguleika í føroyum bæði við føroya bankatokki og eisini við øðrum at sleppa út tí at tí at fóður er nokk av vist tað er sum teir siga allar smilliónirnar á

ja takk fyri nú komi her sum rosinandi pylsuendan ja ne eg bleiv forseinur at trýsta á viðmerkingar knappim til árna skoli so eg haldi eg mátti taka orðið líka tí ati orni skoli hann hann snakkaði um atkjakið hjá okum øeg haldi hann sipan til samgonguna er øgiliga negativt og at mannsnakkar øgiliga niðursetandi um fiskivinnuna og fiskimenn ella fiskifólk øheg haldi at etta er nokk so nokk sokeðilig máti at at vinklata uppá tí at tað sum orni skoli kanska ger hann snakkar um hendan mannin hann hevur snakkað við sum siglir við einm mótabáti ella t garnabáti ella hvat tað var sum hevði hann hevði tikið standarum og og varpið og hann var kaldur um fingrarnar og alt hetta her og at okur snakkaði negativtu mann og okur snakka ikki negativt um tann lítla mannin sum hann roynir at líkasum mála ta ta myndina sum hann roynir at mála tað sum okur snakka um tað er at okurskulu taka eitt sindur meira inn av tilfeingisgjaldi frá fiskivinnuni og og tað er ikki tað e ikki uttan grund at okur gera tað tí tað er talan umtað eru nakrar fáar fyritøkur í føroyum í dag so tað er nakrar fáar familjur sum sita á øllum virðunum og tað er ikki tann lítli maðurin sum øárni skoli snakkar um sum stendur har við við hovnum og køldum fingrum sum skora kassan tað eru nakrar fáar fyritøkur sum fáa tilfeingi alforbíliga og heta her við at siga t tað at tað er negativt at snakka um tað okur skulu hava samfelagið la hanga saman okur skulu at syrgja fyri at at tingini koyra á landi eisini eisini fyri tann lítla mannin og og og og s soleiðis er tað nú eina ferð okur noyðast at taka tilfeingisgjald inn fyri tað sum føroya fólk eigur av av svimjandi tilfeingi og eg haldi at ta er eit sindur eitt sindur eg vetikkiuman kann kalla tað langt úti men tað eitt sindur tað er snilt og tað er eitt sindur atfinningarsamt haldi at líkasum seta tann lítla mannin upp ímóti samgonguni sum hevur góðar intensjónir
takk fyri ja takk fyri og tað eru ikki nakrar viðmerkingar úr salinum men tann næsti at røða er jóhannes joensen
men men eg hugsaði at brúka eitt sindur av tíð upp á at runda eit sindur av áðren landsýrsmaðurin kemur mene eg hugsi tá mann hevur lurta í dag allan dagin so sað ma týðligani at tað er nøkur sum mála tað eitt sindur svart og hvítt nt er tað forferdiligt ella er tað rættiliga gott eg haldi eg haldi tá ið man hyggur eftir fiskivinni so má mann hyggja eftir at tað ein ein vinna sum krevur stabilitet tað er einki at snakka um tað halda øll og tí kann mann ikki broyta eitt hundrað prosent ein vegin ella hin vegin bara tá ið nýggj samgongan kemur tað tað ber sletkki til mann má tillaga tað sum er gjørt frammanundan og tað er væl tað sum eg dugi at síggja mann ger meir ella minni tí man at mann tekur eitt sindur meir inn tá ið prísurin r rættiliga góður tað tað haldi eg ikki skaðar tað burdi ikki skaða vinna nakað sum helst og mann tekur faktiskt minni inn tá ð prísurin er vánaligur so skipanin ella maleisturin er tann sami sum mann hevur gjørt frammanundan so tað er tað výki eg ikki rættiliga nógv frá eg haldi at tað sum han skal hyggja eftir tað er heldur at mann roynir at skipa eina einfalda lóg ella einfaldari lóg tí lógin hevur verið rættiliga torgreidd torskild mann ger hana einfaldari tað dámar væl og eg veit at e havi tosað við fiskimenn tað dámar teimum eisini tí eg nógvir fiskimenn skilja hsta ikki lógina sum er í dag í fleiri førum er hon rætiliga og eisini tað at brúkskildan verður lagarligari tað er eisini gott má takur hasi tretivuprosentini burtur tey geva tey geva letiki meining sum er í dag og tá tey verða tikin burtur so so verur tað lættari hjá hjá vinnuni at skipa seg og tað eigur eisini at vera men tá vit snakka um fiskivinnu so snakka vit oftani mest um uppsjóvar vinnuna og har pengarnir eru men tað er v ein stórur partur av vinnuni sum hevur havt trupulleikar og hevur stríst nógv ár vit hava settikki nevnt útróðrin í dag yvirhøvur næstan og men nú er sjálvandi prísurin verið góður har so so tað hevur gagnast ella gingið rímiliga væl tíbetur men eg haldi at mnn mann síggja fiskivinna sum eina heild mær dámar faktiskt væl tankarnar at mann hjálpir vinnuni sum hevur avbjóðingar núnú gamalt á ein en makrelstuvul tað havr ei nok ikt an rætti máti g ann skuldi heldur kanska stuðla opp á onkur annan máta tí eg haldi heldur iki mann kann bara lata vinna at sigla so nógvn á sjógv tí tað er sum onkur hevur sagt tð er e uppsvingt í fiskivini er tað soleiðis at mann veit ikki ordiliga hvat man hevur við at gera ári eftir ella sama ár mann virkar tað er ann upp á hvussu fiskaprísur erður tað eisini anbá hvusu stovnarnir erufyri og hvussu fiskarí er og tí má tað vera soleiðis at mann hevur eitt sindur av spælirúmi ogfiskivinan er eitt sindur serlig í mun til aðrar vinnur tá að kemur til tað tí meini eg eisini at mann skal hava stabilitet í fiskivinnuni tí tað er tað sum visti tú skalt hava fólk at virka innanfyri fiskivinnuna so mást tú eisini hava stabilitet

at færri færri fólk vilja virka innan fyri vinnuna so kunn sa spyrja um hví og tað serliga heimaflotan tað er nokk eisini tí at inntøkan hjá heimaflotanum hjá vanliga fiskimonninum er bestemt ikki vaksandi í mun til inntøkuna sum er á landi og ein familjumaður sum siglir við einum skipi uundir føroyum hann hann hevur ikkita stóru inntøkuna ein vanligur dekkari hvussu á nógvum skipum tí eigur mann eisiniat hyggja eftir minstu lønum til dømis hon er olja svingandi hon er øiliga lítil og har hr eigur mann at kuna at gera okkurt soleiðis at ein vanligur familjumaður ella familju kvinnunámnum hevu hug til tað kann virka á einum parstolara til dømis tí ein ein ein eg veit iki hvat manningin ein mannikapartren parstolara kanska er eini fimmogtjúgu tretivu túsund o mánaður kanska viðhvørt er tað er ikki nakað sum sum ein stór inntøka tá ð mon er burtur alt gøgni fleiri dagar í trekk um mann í familju heima so har haldi eg mann eigur at gera nøkur ting eg eri slet ikki ímótur at mann stuðlar tá tað gongur illa eg ynski heldur at kanska at mann hevði eina skipan har sum mann tá tað gekk væl í vinnuni hjá summum at tað kundi hjálpt eitt sindur teimum veik u a skipabólkunum tað evr mnn kanska hugsað við hesunm makrelstuðlinum men eg haldi ikki tann rætti mátunum han gjørt uppá mann kundi kanska gjørt tað onkra onkur aðran máta annað sum eg hugsi tað er tað tá eg hava snakkað við trolmenn so veit eg at teir sum hava roynt við bretska markið til dømis hava roynti at svarka va teir hava sagt við meg at føroyingar brúka hundrað og fimmogfjøruti millimetrar meskar meðan bretar sum fiska beint hinmenna í sama stovni brúka hundrað og tjúgu millimetrar um mann ikki kann snakka tosað meir við grannatjóvirnar tá mann hevur eitt samstarv um fiskarí um meskastøddina sum mann kann varðveita ella hvussu er royna at varðveita stórin stovnurin burðardygd báðumegin markið tað mátti kunna borið til tí tað hevur mann semjur um hvussu i uppsjóvfiski tað mondin eisini kunna havt við botnfiski so at man ikki upplivir at annað landið liggur og fiskar smáfiskin ella meðan meðan meðan vit føroyingar royna at verða rðtikin tað tað gevur ikki meining og tað veit við bretska markið í svartkávan har er har er ein avbjóðing og tað eigur mann at tosa við bretar um ella hvussu so eiga vit at nærkast í øllum førum sum gera nøgulunda tað øog tað halda fiskimenn slett ikki gevr meining eg veit ikki um lanstursmaðuin kan kanna tað tí eg veit at grannalondini hava ymiskar meskastøddir til sama fiskaslag so er tað eftirlitið tað er gott at mann roynir at styrkja eftirlitið tí tað

og eg haldi at tað hevur onkuntíð verið frammi at eftirlitið hevur verið forvánaligt við serliga við uppsjóvarfiski tær sum fiska uppsjóvarfiski á okkum men har má mann so seta inn sum mann veit hvat ter fiska og um mann veit hvat hvat er við lata til onnur lond at tað ikki nakað sum fellin er ímillum har men tað sum eg hugsi fyrst og fremst tað er tað at eg eri glaður fyri at vissi lógin verða einfaldari og mann kann skipa fiskiskapin einfaldari øhog so vil hopið at at vit duga at síggja allan fiskivinnuflotan í føroyum sum ein ein taðvil siga vit kunnu ikki bara tosa um ein part og siga at fiskivin er øll ein lukrativ vinna tá ið ein stórur partur av fiskivini ikki ertað vit mugu duga at síggja fiskivinma sum ein heild og har haldi eisini at eisini tá vit koma framat nýggj nýggj samgongan kemur so mugu vit snakka saman og royna at finna breiðari semjur um hvussu vit skipa tilfeingiskjøld hvussu vit skipa fiskivinnulóggávuna so vtat ikki eru so ósamd og broyta so nógv hvørja ferð og eg haldi at h e er eitt sindur hetta er ikki ein ógvuslig broyting hon e rættiliga moturat men eg haldi hon verður málað ógvusligarin her so eg forvænt mær at at vit tosa við vinnuna at vit tosa við allar politisku flokkarnar og at blíva samd um at vit gera eina hóvliga broyting sum er góð fyri fyri føroya fólk við okkum og fyri eisini fyri vinnuna
takk fyri og tað eru nakrar viðmerkingar her tað er árni skoli er
tann fyrsti ger sovæl takk fyri frú forkvina ja jóans joensen var inni á at vit ikki skulu gera so ógvusligar broytingar frá frá einari samgongu li taðn næstu og tað mær dámar øliga væl tað tann hugsanaráttin men kann jóans joensen siga mær um hann heldur at tað verðar eina lítla tillaging tá ið mann flytur mamummarkið fyri hvussu nógv mann tekur í veiðugjaldið av makreli og sild frá maksmum í verandi skipan at verða nítjan komma fimm prosent ella einogtjúgu komma fimm prosent sum tað er fyri avøvs sild og makrel til at verða maksimum seksogtretivu prosent metran tað verður eina lítla broyting
takk fyri ja takk fyri og so er tað røðarin aftur
havi gjørt tað
ja altso vistiman hyggur eftir søguligu tølunum fyri hvatið hvat prísurin hevur verið so er ølais skjaldin at prísurin kemur upp har til har sum makxmumprísurin er ella amum inntøkan verður og vistumann roknar miðal prísurin tey seinastu árini visti tað visti tað skal vera miðal er frameftir so er tað ættiliga lítil vøkstur í tilfeingisgjaldi frameftir økt gjald tað vil siga atá ið prísurin er rættiliga høgur og vist hann verður rættiliahøgur í framtíðini so kann mann taka eitt sindu meira inn og tað haldi ikk slett ikki vinnan er ósamdur vinnan má hava pengar eftir til nýíløgur og tað kemur vinnan eisini hava í framtíðin tað verður ikki soleiðis at tað verður hungursneyð í framtíðini tað verður tað ikki visuið prísurin heldur sær sum hann er so kemur vinnan t hava nokk av pengum til at gera íløgur og tað skal hon hava tað skal hon hava tað má hon hava ja takk fyri og tann síðsta viðmerking til røðarin er helgi
saprabsen gersovælfrú forkvina eg eri púra samdur við við røðaranm tí at breiðar semjur høvdu verið gagnligar fyriokkum øll altso heta her at mann annarvørt væl skeið broytir eina skipan fullstendi ein veg og næsta vælskeið hini vegi tað e tað skapar ikki tapilitet og tí er tað øgiliga gott at mann kundi funnið breiða semjur trupulleikin er sjálvandi tað at at mann er ikki serliga samdur men men men royndi noyðisti oroyndi n oyðir mansæ altíð at gera orðaskiftið í dag hevur annars givið mær ein sindur av varugnum av at onkrar broytingar gjør ta nú mn mann ikki gongur samdur í samgonguni hetta her til dømis etta her tólv ára loyvini tað hevði varhunar at tað var skjótl sum tóka undir við tí og tað er sjávandi fyrsta treyt fyri at fyri at fáa breiðar semjur til ta at mann er samdur við seg sjálvan so so eg veit ikki um um tað er so men tað var so mítt mítt inntrik men annars er púra samdur tí at at breiða semjur tey helda verur gagnligar fyri okkum øll takk

eg haldi at mann er mann er ikki so ósamt tá tað kemur tlstykkis helgi abramsen eg husi bara tað at nú snakkaði honn umloyvini altso tað hereinki endaliga avgerð um hvussu nógvur loymirin skuldu vera tðr ttað er væl ein ein spurningur um um um hvat mann verður samdur um mann ger men tað er heilt greitt at at tað skal stabilitetur til fiskivinna og tá ber ikki til at at snakka um um eit forstutt oyramál so tað skal vera tað tað má nokk líkjast nógvar tíð sum er frammanundan gangi út frá men tá mann hyggur eftir eina fáa breiðar semjur so havi eg søknast eftir alla tíðina sigun eg komi í tingi og eg haldi slett ikki at mann er so langt frá hvørjum øðrum tí vistimann hyggur eftir mátan mann tekur tilfeingiskjalni inn uppá í dag so er tað ein stigvísur vøkstur man tekur inn og taðer bara ein spurningur um prosentur hvussu nógv hvussu lítið mann tekur so mann er samdur um leistin so har er ikki so stórur munur
ja takk fyri og tann næsti at røðar er landsstýrismaðurin dennis holm ger so væl
ja tað verður millum tey síðstu orðini verða sagd í dag og eg fari allarfyrsta at takka fyri eitt gott orðaskifti um eina av okur høvuðsvinnum okur løgtingið og landsstýrið okur umsita ú hetta tilfeingi vegna eigaran vegna føroya fólk ogtað er eisini tað sum er staðfesti lógina m sjálfeingi sjálvt um hann ikki ordiga dámar tann retorikkin men men tað er jú tað sum er galdandi eg haldi eisini t tað e okara skylda at tryggja burðardygd tá umriðir umsitingina av tilfeinginum og eg havi eisini greitt frá hvussu arlig lívførðislig og sosial burðardygt er týðandi partar av at tryggja at hetta tilfeingið verðr umsitur skynsamt og á burðardyggan hátt og ikki minst at ein partur av tí at tryggja at tað gevust stórt avkast til samfelagið sum gjørligt ikki bara í ár men eisini in í framtíðina og tann ábyrgdin hon liggur okum øllum ikki bara á á einari samgongu sum situr við eitt tíðstutt tíðarskeið eg haldi eisini etaerokkra skylda aftur okur umsita eitt tilfeingi sum samfelagið eigur eg haldi okkra skylda at tryggja gjøgnumskygdir at tryggja tað at at tað ber til at fáa innlit í hvussu hendan her skipanin hangur saman hvørji veiðirættindir liggja hvar hjá hvørjum hvørja atgongd hevur mann til at fiska hvar og sovíðari eghaldi tann parturin haldi eg hevur stóran týdning okur hva eisini diskutera eitt annað evni sum hevur diskuterað nógv hesi seinast dagarnar og hetta við brúksskyldini og eg haldi aftur altotað er okkara skylda at tryggja at tað tilfeingið sum okur býta út og eg veit gott at at tað summi halda attað er at retorikkurin kanska ellaa orða orðaljóðið ljóð var skeivt men tað er jú ein veruleiki at okur umseta tilfeingið vegna føroya fólk sum okur geva nøkrum rættindi til at brúka og tá okur tosa um at nøkur for rættinr tilat brúkast so haldi eg eisini tað skal vera tey sum fiska sum fáa rættindi og ikki bara serliga tað og tað erjú hendan har brúkskyldan sum og kan tosa um ja so annars hava okur ið havta ver eila nógv evni umrød í dag og eg haldi eg fari líka at enda við at taka aftur í aftur eitt evni sum sum g havi sett á skrá so sta er ársskifti tí hetta evni við nýskapandi viðursøking meirvirkingartilfeinginum og tað má jú vera okra høvuðsendamál yvirhøvur samfelagið alt ikki bara hjá politiskamyndugleikanum men eisini hjá vinnuni at fáa úkt um tað búskaparliga avkastið av fiskivinni yvirhøvur eg var inni á tí at okur koma væntandi at fiska meiri enn sjey hundrað milliónir kilo í ár so potensialið er jú heilt heilt inornt og eg eri eisini púra samnførdur um at at okur hava tað sum felags mál at kunna fáa so mest burturúr tí potensialinum eg ri eisini sannførdur um at at tað er eitt felags áðurmál hjá politiska myndugleikanum og hjá vinnuni at fáa so mest burur úr tí potensialnum hetta er ú nakað sum kann ríka landið tað kann ríka reiðaríog manningar og ikki minst vinnuna á landi so eg haldi at at nú okur tosaðu um at taka nógva tøk ella gera ting í felag johannes jensen joensen og helgi abramsen vór inni á tí at at gera ting í felags so haldi eg hetta við nýskaparandi viðursøking meirviking er eitt evni sum okur í øllum førum øll kundu eiga eina aktri í eg skal enda við at takka fyri fyri eitt eitt gott orðaskifti og og fyri tey konstruktivu íkastini sum hava verið í løgtinginum og og eg haldi at okur ganga eina spennandi tíð á møti og sjálvt um redorikkurin í summum førum hevu verið kanska annaleiðis enn eg vil ynskt mær so trúgvi eg at okur hava nokk so nógv ting sum okur eru samd um á løgtingið í sambandi við við tey tinginum sum færa henda í komandi tíðtakkfyri
ja takk fyri og tað sær ikki út sum tað er nøkur viðmerking so er hetta orðaskiftið liðugt og vit fara til tað næsta málið og tað er uppskot til samtyktar um at seta á stovn eitt føroyskt príseftirlit og uppskotið er frá jensarana steðfan klein poulsen løgtingsmenn og teir eru bæði frá miðflokkinum og eg fari at biðja um framsøgufólk ger so væl meldi teg meg tilja takk fyri og tann fyrsti at røða er uni holm johannesen

takk fyri frú forkvina ja takk fyri og tað er ein við
mrking út sælihennikold gersætkktað var soleiðis nú nevnir ugni joholn johanneseni kappingareftirlitið og og prís prísásetingin tað bleiv avtikið fyri nøkrum árim síðani men kappingaráðið hevur so fingið loyvi at liva víðari og eg má siga fyri bttvørkaumdvordera mann seg sjálvan hvat eg undir galið við einum sjálvum erlatið galið við onkrum øðrum onkuntíð kemur mann til ta niðurstøðu at tað er ikki galið við einum sjálvum og tað var mín vurdering tá ið eg sá avgerðina hjá kappingareftirlitinum um at tveir tar støðstu elhandlarnar í landinum skuldu leggja saman tá slóðu teir kappingaretir totalt botnin undan seg sjálvum mítt uppskot her lat játtanina til kappingareftkappingareftirlit fara yvir til ipt nýtt prísráð kappingareftirlitið hevur spelefa litt to hevur onga meining aftan á hasa avgerðina onga meining
ja takk fyri og so er

takk fyri ja takk fyri og tann næsti at røða er erhard joensen
forkvinna til viðgerðar er eitt uppskot til samtyktar frá jensarana og steffan klein poulsen um at stovna eitt føroyskt príseftirlit

skipað soleiðis fyri at tað verður sett eitt føroyskt príseftirlit og leggja fram lógaruppskot hava okur brúk fyri einum príseftirliti ja tað haldi eg at okur hava

tað er tað verður ofta sagt at at tað er fríkapping og fríkapping hon er nokk tann besti garanturin fyri at okur hava teir rættu prísirnar í føroyum er tað tó soleiðis at tað er ikki altíð átfríkapping okur hava á okara marknaði sum er ein øgiliga lítil marknaður har hava okur stórar fyritøkur í okra mátistokki stórar fyritøkur sum eru dominerandi á marknaðinum og tí er tað sum eitur fríkapping oftani ein táta tá ið okur tsa tosa um umum kapping og prísáseting okur hava brúk fyri at í nøkrum førum okur sum land okur sum løgting kunnu lat okum taka ta støðuna sum okur eru í nú okur hava samtykt herfrá eina røð av stuðulsskipanum hvar okur stuðla keyp av elbilum okur stuðla keypið av ymiskum sløgum av av grønum loysnum til húsarhaldini hvar er afturbera mvg og sovíðari

eg havi sagt tað fleiri ferðinar fyrr og eg kann siga tað eina ferð afturat at okur hava eingi garantifyri her inni yvirhøvur og kanna tað ikki um tær skipanir sum okur seta í verk her inni frá og sum faktisk kosta rættiliga nógvar pengar tíggju tals tíggju tals milliónir sum okur geva í beinleiðis stuðli og hvar stuðulin er ætlaður beinleiðis til brúkaran um tann stuðulin veruliga fer til brúkaran okur vita tað ikki okur kunnu gita og tað eru nógvar søgur og leysasøgur sum pástanda nakað annað at prísurin á á til dømis elbilum er ikki lekkaður tað sum mann skal at tað er statuðvekk ein øgiliga stórur vinningur inni hjá bilasølum bilasølu er ein marknaður hvar ið tað ikki er fríkapping tí tað er ein fyritøka sum hevur loyvi til at importera eitt slag av bili tavil siga okur hava ikki ein diperseraðan marknað og okur skulu sjálvandi ikki hava sum sport her at okur mistenkilig gera vinnuna men okur skulu tryggja at tá ið okur gera skipanir her inni at tann málbólkurin sum okur ætla at stuðla at tað er tann málbólkurin sum verður stuðlaður og ikki fáa rættingsmaður so ja okur hava brúk fyri einum príseftirliti nú var hennik old so bertsøin um kappingareftirlitið og eg meini akkurát sum uni jholm johannesen at okur skuldi ikki fara o upp finna tann djúpa tallerkin einaferð afturat við at seta nýggjan stovn á stovn men átti heldur at lagt eitt príseftirlit inn undir sama stovn sum til dømis kappingaráðið er og og tað vili eg so mæla til at at tað er soleiðis mann ger tað tað er kanska tað er kanska soleiðis uppskotsetararnir eisini hava ætlað at tað skal vera

príseftirlit verður eisini ella er eisini ein máti okur kunna brúka sum vápn í einari heilt serligari tíð okur eru í eina serligari tíð okur hava havt eina eina iflatión sum liggur á á tí skvimega tíggju prosent innan fyri teir síðstu tólv mánaðirnar og tá er tað veruliga neyðugt og okur hava sæð roknskapur frá frá feløgunum komið út rekoyrdroknskapur aftur í tveyogtjúgu og tá er tað neyðugt ella hetta er í hvussusover eitt nýtiligt vápn til at okur kunnu fara inn og hyggja eftir nøkrum prísum serliga í teimum geirunum sum eru rættiliga avgerandi fyri nýtsluna hjá fólki

fylgi øgiliga væl við úti í heimi um hvussu mann prísásetir og sovíðari ein ting sum sum okur sum brúkar minni og minni leggja merki til tað er tað at marknaðurin heimsmarknaðurin á øgiliga nógvum ymiskum økjum er blivin so ótrúliga konsolideraður tey síðstu tíggju fimtan úgu la at siga síðstu tíggjuogtjúgu árini á nýtsluvørum á neyðsinaðarvørum hvar tað fyri tjúgu árum síðan vóru tjúgu aktørar tretivu aktørar hálvtrýss aktørar sum seldi eina vøru ella nakað sum líktist eru í dag kanska bara tríggir fýra ella fimm aktørar eg síggi tað dagliga í mínum yrki í í mínari forrætning eg kann bara taka eitt dømi fyri tretivu árum síðan tá vórðu tað kanska hálvtrýss ella hundrað fyritøkur við seldu akrylbndi millum

og vit sjokur billokum inn at ein konsolidera vinna at ein konsolidera vinna ikki ikki vil tjena so nógvar pengar sum gjørligt so haldi eg at oku skula hugsa okkum um einaferð afturat tí sjálvandi ger hon tað og tað sum eg vandamikið tað er akkurát at tá ið ein vinna er blivin so konsoliderað at tað kanska bara eru tveir ella tríggir ella fimm leiðandi aktørar á øllum heimsmarknaðinum so kemur tað at hækka prísirnar eg sigi ikki á øllum vørum eg havi ikki innlit í allar vørugrubbur men tær vørugrubburnar sum eg havi innlit í har havi eg sæð at konsorliteringin hevur verið heilt betýðilig

at at mann so hekur og eftirhyggur prísirnar soleiðis at mann kann tryggja sær at brúkarin og land og kommunur fyri tnska tann skuldil fyri tansara skyld fáa tað fyri pengarnar sum

tí upp á aðra síðuna hava okur eitt prístannilsi upp á hina síðuna hava okur tær lønarhækkingar sum fólk skala hava og soleiðis sum tíðin er beint nú við høgari inflatión so leggur tað eitt ekstremt trýst á á á á á á lønarsamráðingarnar og tað er tann spiralin sum hann er allarmest bangin fyri yvirhøvur tað er henda her lønarinflatiónsbyrðanum sum okur skulu gera alt okur skulu hava amboðini her í húsunum til at kunna regulera tær kreftirnar soleiðis at tað ikki gongur yvirgvind tí tað kann ganga yvir gvind visti ikki mann hevur nøkur amboð til at stýra tí

so ja hetta kemur í vinnunevndina og okur fara at geva teg eina eina positiva viðgerð í vinnunevndini og eg kann siga til uppskotssetararnar at eg sum í útgangspunkti eri jaliga sinnaður yvir fyri hesum uppskotinum eg haldi at hetta er neyðugt tí okur hava okur hava eina skyldu til her í húsinum at syrgja fyri at hava tey amboðini til taks tá ið tað eg brúk fyri tí til ta tíðina ið eg brúk fyrit eg til
frýforkvinna ja takk fyri og tað er ein viðmerking frá steffan kleinu
hóulsel ger so væl ja fyri forskvinna eg haldi atrøðarin er á joensen rakar seymna høvdið tá ið hann ber síni sjónarmið fram her tað er soleiðis at tá ið borgarar fara okkara borgar at byggja hús so hoyra vit ferð eftir ferð søgur um at tað verður smurt tjúkt uppá alt tilfarið sum skal keypast inn og vissu hesi borgararnir ikki prøva o og spyrja um tilboð onkur aðrastaðni ja men so so vís tað seg at at tað er oftani tíggju tælst túsund krónur sum verðu lagdar omaná í mun til aðrastaðni og tað er kanska ikki allir borgarar sum eru nóg obs og og verja seg sjálvar tá teir keypa inn og annað so er tað sendir kanska sindur betri til men so er tay etiv við vit keypa bilum har har hevur kappingar eftirlitið eisini úthalud seg um tað ekstraordiner vinjingurin so verður lagdur omaná og nógv av hesum sum røðarin vísir á stuðlað vit ið haldi vit áttu at steðgað at stuðla slíkum keypi vistu vit ikki at vissu fyri at at borgarin fær nakað gagn burturúr tí og
ja takk fyri og so er
takk fyri forvinna takk fyri viðmerkingina steffan klein poulsen eg haldi at okur skuldu yvirhøvur ikki sett nakrar stuðulsskipanir í gongd fyrr enn okur hava tryggja tað at tað kemur borgarum til góðar tú skalt gera títt heimaarbeiði undanfarna samgonga setti eisini stuðulsskipanir í gongd og tað var eisini skeivt henda hendan stjørnan hevur eisini sett í gongd otað er eisini skeivt tað er akkurát líka skeivt tá ið okur seta skipanir í gildi so kosta so nógvar tíggju talsmilliónir tær koma kanska í samband við at okur skuldu hava tað grøna orkuskifti nú visti okur blíva við at at at trýsta tað grøna orkuskiftið fram so vita okur tað at okur skuldi brúka nógvar pengar til stuðul okur ana ikki um okur fáa nakað fyri hat ikki heiling av tí okur sita bara í gáluna her inni og siga tað t okur hava sett eina lóg í gildi ja men virkarin nei tað ánar okur ikki so tí hava okur brúk fyri at styrkja kappingareftirlitið við einum príseftirliti og tí tað er neyðugt
takk fyri ja takk fyri og tann næsti viðmørki er uni hálv

ja takk fyri ja takk fyri og so er tað erhard
joensen ger sovæl takk fyri frú forkvina øtakk fyri viðmerkingina uni oholn johanesen nei eg havi ikki nókað uppskrift upp á hvussutað skal gerast men at gera en nýggjan stovn tað er óneyðugt okur hava kappingará sumsum kundu fingið sher uppgávuna afturat men áðrenn okur fara inn og gera tað so skulu okur hava eina defirnitión upp á hvat ið er okur vilja og hvørjar ikki minst hvørjar heimildir i hetta her kappingareftirlitið nýggja kappingareftirlitið prísefirlitið skal hava tí tað nyttar einki at okur fylla bara tvey fólk ella trý fólk afturat inn í kappingaráðið mið sjokur ikki upp á forrongd her inni frá hava definerað púra greitt hvat er at okur vilja og hvussu skal arbeiðið gerast og hvat er tað sum hetta her hetta her húsið her vil við hesum tí hennikold kann hava rætt í at til dømis eg var eisini púra púra altso óforstandandi yvir fyri at kappingaráðið kundi koma til ta niðurstøðu at tveir teir leiðandi aktørarnar innan fyri elektronikk í føroyum kundu leggja saman til ein og tað varu fínasta ordan eg skelti tað yvirhøvur ikk
gentur hava væl sínar grundir men hvussu okur skulu hava eitt effektivt amboð til at halda prísirnar rímiliga við sum má tað vera sum okur geva teimum tað tær heimildirnar sum skulu til ella er tað at blaka pengaríkinum vindeygi tað ger okur oftanátt her innanífrá næstur at røða er árnaskoli
ja tað sum vit viðgera er eitt uppskot til samtyktar um eat seta eitt stovn eitt føroyskt príseftirlit og nú hava bæði uni jholm johannesen og erhard joensen verið her uppi og vitað nøkulunda hvat hetta gongur út uppá tað er soleiðis at skal mann hava eitt effektivt príseftirlit so máta upp á ein ella annan máta vera ein øgiliga umfatandi skipan mann setir í verk tað er ja eg veit um onkar kenni onkrar fyritøkur sum hava eitt stað ímillum seks og tíggju túsund vørunummir í sínum í sínum listum tað vil siga at tað er eitt rættiliga stórt tal av vørum sum mann skal hava kontrola vsman ætlar sær at hava kontrol á øllum prísum eg havi arbeitt í eina fyritøku har sum vit høvdu tretivu túsund vørunummir í okkara so so at fyristilla sær at vit við at seta eitt príseftirlit kunnu hava kontroll á øllum prísum í hesum landinum er haldi eg ja tað tað fyrikemur mær øgiliga ómøguligt tó haldi eg at serliga tað sum erard joensen var inni á at har sum tingið er inni og ger stuðulsskipanir og ger skipanir har sum vit ynskja at hjálpa brúkarunum ella teimum borgarunum sum vit ynskja skulu fáa gagn av einari stuðulsskipan at tað gevur góða meining at vit hava ein ein læraskipan ein hvørja skipan sum kann tryggja at tann stuðulin veruliga kemur út til tey sum vit ætlanis skal koma út til

eri líkasum teir báðir undanfarnu røðararnir eisini har at eg haldi at tað at seta nýggjan stovn á stovn er ikki ein gongleið um vit vilja hava hetta eitt eitt etablera eitt príseftirlit so er tað eingin ivi um at tað eigur at verða gjørt sum partur av tí stovnum sum longu hava sum er kappingaráðið eitt kappingará sum í verandi løtu hevur tvey eitt hálvt starv er øgiliga ja tað má siga sað vera øgiliga illan manna tíð har er øgiliga øgiliga lítil manning tí at kappingaráðið hevur nakrar álagdar skyldur nøkur ting sum tey skulu gera sambært lóg og og sum eg skilji tað so er tað ofta soleiðis at kappingaráðið ikki hevur orku til at taka sær av øðrum enn tí sum tey eru álagd at gera sum tey mugu gera í øllum førum í periodum er tað soleiðis so tað er eingin ivi um at ein gongdleið kann vera at vit styrkja ta kappingaráið sum vit longu hava

hvussu ein sovorðin skipan við einum príseftirliti kann gerast eg kanska er í mínum høvdu eitt sindur ivasamt men eg veit gott atvit also okkara teldutøkni í dag er nógv meir útbroydd enn hon var bara fyri nøkrum árum síðan og tað kanska eru mátar hjá einum stovni ella einum instansi at fáa informatión sum sum har sum mann kann handfara stóra mongdir á informatión eg veit ikki kanska er tað ein tekniskur møguleiki fyri tí og kanska er tað nakað sum mann kann kanna í øllum førum tá i tað tá ella kemur vit til nevndarviðgerðina so fari eg øll forum at spyrja um tað

annað sum vit vit hava verið inni á er hetta at sum erard joensen eisini var inni á er at tað er ein konsindratión av aktørum og at tí er tað neyðugt ella tí kann tað vera gagnligt at hava eitt eitt príseftirlit men tá siti eg eitt sindur og hugsi um hvat fáa vit gjørt viðtað her inni frá um tað úti á verðingsmarknaðinum er ein konsinrratión av aktørum eg eg dugi ikki ordiliga atat vit her inni frá ella vit við einum stovni ella við persónum hava møguleikar til at gera so øgiliga nógv við um tað eru tríggir ella fimm aktørar á einum ávísum øki á heimsmarknaðinum har fáa vit ikki ikki gjørt ta stóra við ta prísseting sum tá kemur inn á okkum uttanífrá eg havi ikki øeiliga nógv at siga um hetta afturat hetta kemur í vinnunevndina og vit fara at viðgera tað har og og eg fari sjálvandi at viðgera hetta við vælvild men og eg haldi at í øllum førum er tað ikki nakað altso tað at seta ein nýggjan stovn á stovn er ikki nakað sum sum mær dámar ikki enn tankin sum mær dámar so so skal hetta gjøgnumførast so so meti eg absolutt at tað skal gjøgnumførast sum partur av onkrari verandi skipantakkyr

eina viðmerking ger sovæltakk fyri frú forkvina eg eri púra samdur við orna skóli um at tað verður ikki soleiðis at tái príseftirlitið kann e fara og halda eyga við hundrað túsund vørundummurin tað ber slet iki til eitt príseftirlit vildi partvíst havt eina eina eina forskrekkjandi effekt á á altso áá prísáseting generelt tað er hvussu ein einanteori men serliga hetta her við at tá ið tú hevur tú veit at tú hevur øgiliga konsulideraðar fyritøkur sum sum levera so veitst tú hvussu tað at innkeypsprísurin hjá tær hann er hvussur øgiliga høgur ø og har er tað kanska serliga viktigt at tú so fer inn og eftirlivur prísirnar ø annars so er ja serliga innan fyri tey økini hvar ið okur beinleiðis veita stuðul so sum til grøna orkuskifti til keyp av bilum og og kanst
skáldgerði
ger so vælfrú forkvinna ja eg eri samdur við erard joensen í tí at har sum tingið er inni og ynskir at gera mun úti hjá brúkarum ella úti hjá borgarum har kann eitt príseftirlit absolutt verða ella ein príseftirlitisfunktión absolutt vera gagnlig fyri systemið men men sum e sigi eg haldi ikki at vit skulu etablera tað sum ein stovn fyri seg sjálvan men sum ein partí onkrum arbeiði til dømis hjá hjá brúkara
sum sum vit hava í dag takk fyri

takk fyri
góli ger sovæltakk fyri frú forkvina ja í teimum førunum har sum løgtingið fer inn og beinleiðis ynskir at raka ávísar málgrubbur við stuðli við við peningi har er tað gevur tað góða meining og og tað gevur gevur resong í høvdinum á mær at vit tá eisini hava nøkur amboð sum tryggja at tað veruliga blívur soleiðis sum vit hava ætlaða tað skal vera so ja í í tann mun so so haldi eg faktisk at hesir tankarnir eru slett ikki so galnir ær mær dámar tæð faktiskt upp á hina síðuna so er tað ein risiko fyri at visi vit seta nøkur fólk til hetta og og vit ikki gera tað so víðfevnt sum tað er neyðugt fyri veruliga at fáa eitt príseftirlit so blívur hetta bara ein púta ella ella nakað sum vit fyristita okkum ger mun men tað ger tað í veruleikanum ikkitakk fyri
ja takk síðani er tað annika olsen
ja til viðgerðar er eitt uppskot til samtyktar um at seta á stovn eitt føroyskt príseftirlit tað er miðflokkurin sum hevur lagt hetta uppskotið fram sum heitir á løgtingi ella løgtingið heitir á landsstýrið um at fyrireika at seta á stovn eitt føroyskt príseftirlit og at leggja fram neyðugt lógaruppskot í hesum sambandi

eg haldi yvirskipað at hetta er eitt øgiliga gott uppskot og eisini eitt neyðugt uppskot um tað so ikki verður samtykt akkur á hesum líks sum tað nú fyriliggur ella sum er skotið upp her beint so haldi eg at tankin handan hetta uppskotið er ógvuliga gott síðani kríggið brast á í ukraina fýraogtjúgunda februar í fjør hevur heimurin verið í støðugum kvask mann siga ótryggleika okur hava havt eina hækkandi inflatión sum í løtuni liggur á áleið trettan prosent húsarhaldini merkjað eina hækkandi rentu á húsalágnum sum leggur trýst á nógv húsarhald sum kanska hava tey høgu lánini oljuprísurin er hækkaður sum raka tey sum ikki hava lagt um til aðrar orkukeldur kostnaðurin á tilfari er eisini hækkaður hjá teimum sum eru farin í gongd við at byggja og ikki minst so er prísurin á neyðsinjavørðum og øðrum handilsvørum hækkaður munandi hetta gongur tíverri allarharðast út yvir tær harðsperdu barnafamiljurnar tey lágløntu og tey miðalløntu

okur kunnu fegnast um at landsstýrið hevur arbeitt skjótt at okkara landsstýriskvinna í almannamálum siuristenberg hevur arbeitt skjótt og í morgin fara okur at viggja ein imflatiónspakka ell ein hjálparpakka til tey harðast rakti í okkara samfelag ein hjálparpakka til tey fíggjarliga sperdu húskini á tólv túsund krónur familjuískoytið verður víðkað og upphæddin hækkar treytin um oljufýr fyri at fáa stuðul verður strikað og barnauppsparingar fara ikki longur at forða foreldrin í at fáa lut í hjálparpakkanum eg haldi hetta er ólan gleðiligt at tað er borið so í bandi at okur longu nú skulu viðgera hetta tí at tað eru nógvar familjur í okkara samfelag sum hava tað ógvuliga ógvuliga trupult okur hava akkurát nú havt eitt aðalorðaskifti um fiskivinnuna og har hava okur ikki tosað um upphævdur minni enn ja í fimm hundrað milliónsklassanum og uppeftir men okur hava familjur í okkara samfelag sum kanska ikki hava ráð til at keypa mjólk til teirra børn tað er fullkomiligani ymiskar verður sum nógv menniskjur í okkara samfelag liva í og tað skulu okur eisini megna og duga at taka hærd fyri okur hoyra javnan úti millum fólk og og aðrastaðni ati tað verður kanska gjørt dalt av støðuni at inflatiónin er so høg í løtuni at mann leggur kanska eitt sindur eyka kostina á á vørurnar í úti á handlunum men okur vita egentiliga ikki um tað er sostatt ella hetta her er nakað sum okur bara gita um tí eiga okur ikki at bara at gita okur eiga at vita og tí haldi hetta her uppskotið og tankin um handan hetta uppskotið er ógvuligani skilagott tjóðveldi hevði eisini í sínari væl skrá til valið at styrkja kappingareftirlitið og eg veit at landsstýrismaðurin hevur ið hyggja eisini at at bøta um hesi viðurskiftini so hvørt um hetta her kann takast við í tí arbeiðinum at mann sigur at hetta her er ein gongdleið at fara ella la vera eitt annað uppskot tað kunnu okur so umrøða í vinnunevndini og eisini tá ið landsstýrismaðurin kemur í vinnunevndina at siga sína hugsan um um hetta uppskotið meðhaldi yvirhøvur so kann tað sum tað fleiri hava verið inni á verða ógvuligani trupult at finna út av hvat tann rætti prísurin er fyri tey ymsu vørurnar og tað er kanska øgiligani trupult hjá einum so einum tílíkum eftirlitið at tryggja allar vørurnar í teimum føroyska handlunum um tær nú fylgja einum einum nøktandi eina nøktandi príslegu men eg haldi sum tað minsta hetta her er ein gongdleið at fara eisini vist mann hugsar um brúkarumboðið sum okur hava fingið sett á stovn fyri nøkrum árum síðan sum eisini hevur havt nógvar jaligar ringvirkingar ella man hevr hvussn falt tryggja seg tað at príslegan ikki er farin o neyðugt og høgt ella at handlar og onnur ikki liggja og migulera við prísinum og egentiliga ja manipulera brúkaran sum skal keypa tær ymsar vørurnar at hava eftirlit við øllum vørum er ein ómøguligheit men at okur tryggja og styrkja hetta her eftirlitið soleiðis at okur onkursvegna kunna fáa eina nøktandi mynd av hvussu støðan er tað haldi eg er er ógvuligani positivt so tí haldi hetta uppskotið hjá miðflokkinum er øgiligan gott og okur fara eisini ati vísa t í eina góða viðgerð í í vinnunevndini tá ið tað kemur í

ja til viðgerðar er uppskot frá miðflokkinum um at seta føroysk príseftirlit á støvn hetta er ein góður og nopil tanki hetta er at verja brúkarun ímóti keypmannum so hann ikki tekur sær ov nógvan vinning at handilsvinnan sum heilheit ikki minýti sína støðu og misnýtir kreppur til at fylla sína egnu lummar heimurin hevur verið meir ella minni í støðugari kreppu nú í trý ár av av broti og hvussu ofta hava ikki hoyrt at prísurin er farin upp grunda fyrst var tað korona og síðani nú kríggið í ukraina imflatiónin er farin til himmals men er allur hesin vøksturin grundaður á kríggi og korona tá hetta byrjaði at prísurin fór upp tá las eg fyri mær eitt nýtt hugtak í útlendskum miðlum ikki innflaytion men gritflaysion hetta at karráir bistesmenn misnýta eina kreppu til eygna fyrimun som tað kemur fram í viðmerkinum til hetta uppskotið so høvdu vit eitt príseftirlit fram til nítjan hundrað og sjeyoghálvfems tá lógin um kapping kom og sum eg havi skilt so virkaði príseftirlit tá kanska ikki altíð so gott og tí kom lógin um kapping fyri tíð fyri eyga at jøvn og rættvíst kapping fór at koma á brúkaran til góðar í lægri prísum tað var kanska ein grund at mann skifti frá eini príseftirliti til eitt kappingareftirlit tí hvussu skal eitt príseftirlit virka og hvat skal mann samanbera við hvat er ein nomalur vinningur á einari vøru hvussu nógv prosent og skulu vit samanbera við danmark skulu vit til dømis taka eina vøru av einari hill í danmark og so plussa bara farmagjaldið afturat og siga at tað er maks kostnaður fyri einari vøru í føroyum

tí sum eg skilji at farmagjald er heldur ikki bara eitt fast størvilsi so at so skal príseftirlitið kanska fáa heimild til at fara heilt inn í bókahalds skipanirnir hjá teimum ymisku fyritøkunum tað er eitt heilt stórt inntriv í handilsvinnuna størri inntriv enn taks hevur í dag og hvussu stóra revsandi heimild hvat príseftirlitið hava skal tað kunna seta tiltøk í verk útdeila baut ella so framvegis ella skal tað politiska systemið traðka til tá ið príseftirlitið ávísir onkrar skeivleikar

hevur eitt ávíst eftirlit í prísum og hevur við jøvnim millumrúmum tey seinastu árini til dømis gjørt vart við at oljuprísurin er ov høgur í føroyum uttan nakað hava gjørt við tað tað nyttar ikki bara at hava eitt eftirlit og so einki meira men prísvøkstur í føroyum í føroyum her heima og úti í heimi hevur verið øgilig í seinastuni ein hevur lyndir til at trúgva tað er onkur sum skúma róman til dømis fyri fáum døgum síðani kom fram at aramko altso oljufelagið hjá konginum í saudiarrabia hevði tað størsta yvirskotið og fyrr í ár kom eisini fram at mítt gamla reiðarí apimøllurmerk eisini hevði tað størsta yvirskotið nakrantíð men áðrenn vit byrja at bygda keypmanninum í føroyum fyri pengagird so skulu vit taka inn í roknistykki at tann fruktin sum liggur á hillinum hjá honum og sum er komin heilt úr suðuramerika og sigld her til við einum methøgum oljuprísi og við einum skipi sum krevur methøgt farmagjald men nú skal eg ikki snakka hetta uppskotið niður og norð sum sagt hetta er eitt ein góður tanki eitt nopan uppskot og tað bestemt ikki óhugsandi at onkur fór raktinsmaður eisini her í føroyum ger sær dalt av støðuni men sum fleiri hava ført fram her fyrr vit skulu ikki bara hava enn ein stavn ikki stavna enn ein almennanstovn og vit áttu heldur kanska at samlað tær kreftirnar sum verja brúkaran í dag har hugsi eg um brúkaraumboðsmannin og kappingareftirlitið og givið tai mur eitt sindrari fursuna afturat og so knýtt príseftirlitið uppí so vit fingu ein ordiliga sterkan støvn sum kundi vart brúkaran

sum sagt tað er nokk so ringt kanska at hava eftirlit við hesum ymisku vørunum og nógv vørunummar sum onkur far fram til men hetta uppskotið skal fáa eina sakliga og góða viðgerð í vinnunevndini og sum tað sum eg havi hoyrt fyrr komin fram frá fleiri tingmunnur her er her er okkurt at blíva samdur um takk fyri
ja takk fyri næstur at røða verður jenis av rana
ómetaliga positivt orðaskifti hvør einstakk sum hevur havt orðið eg haldi at okur høll inn est inn at vita at at hetta er neyðugt tað er neyðugt at grýpa inn menniskjan er soleiðis skapt at okur noyðast at vera undir einum ávísum eftirliti

tann fría kappingin skuldi orðnað alt hon skuldi kunna klára hetta her men tað vita okur øll at tað er ikki soleiðis kanska varð tað meiri møguligt tá fleiri ava vísta á at okur hava fingið størri eindir og kanska færri av tí sama færri færri vinnulívi er í íttað eru færri aktørar og tað er møguligt at tað hevur yt broytt nakað men støðan í dag er tann at sum eg haldi eini tvey hvussu er uni kanska erhard eisini tosai um hetta at fólk eru prísgivin á oprísur tað eru prísgivin og mann skal ikki sjálvur ahetta hetta er ikki rakettvísind etta her etta er ikki rakettvísin okur pøvast ikki at at at hugsa ugu leingi um áðrenn okur har við at spasera ein túr inni í handlinum finna út av at her er okkurt raruskandi galið og tað er ikki bara tí at prísur hækka aðrastaðni heiminum slett ikki

sjónvarpi lesa bløð fyri at okur síggja tað at her er okkurt raruskandi galið altso hesar si her roknskapirnir onkur nevndur roknskapur hjá pemøllir og øðrum runt um eg heimi men eisini roknskapur heima hjá okum hvussu teir knappliga teir teir teir rekoyrd roknskapur bankar sum bjálva seg og leggja eyka eyka avgjølda fólk tí teir skulu bjálvast og so brádligani so er bjálvingin so stór at teir fáa ikki anda og so blaka tær pengar út til nøkur útvald ella sum onkur fleiri hava nevnt oljufeløgini tað er líkasum at at tey sita klár eg veit ikki um tey hava fólk klár til at svara kappingareftirlitina aftur so hvørt sum tey vága sær at vísa á at her er ikki altíð ordan nei eg eri sletiki bangin fyri at óansæð hvussu nógv vørunummur er her eg haldi at okur hava skyldu til at verja tann borgarin sum okur fjórða hvørt ár í minsta lagi fara út og biðja um at velja okum til at verja tað haldi eg so tað er ikki bangin fyri og hetta her við at hava eftirlit við við prísum tú skal ikki fylgja serliga nógv við erhard joensen veit tað væl at tað er ikki nakað serføroyskt heta er ikki nakað serføroyskt upp sum er uppi akkurát nú hetta er eisini í grannalondunum okra og hetta er eisini við eu hvussu kunnu okur forðar fyri hesim her villskapinum sum er komin inn tí hetta er ein ond ringrás altso prísirnir fara upp eftirspurningurin og útboðið passa ikki saman prísurin fær upp o okur geva neyðhjálp til fólk í føroyum eisini so tey kunnu keypa meir tað ger tað prísurin fer upp aftur meira upp prístalið fer upp aftur meira upp altso tað er ein ond ring rás sum má steðgast hon má steðgast og ein partur av tí er at fara inn og finna útav hvussu ertað við í prísinum nú eg nevndi oljuna og og og bankarnar men tað sum ger at eg taki fult undir við fleiri av av framsøgumonnunum sum hava sagt ella framsøgufólkunum sum hava sagt at kappingareftirlitið er upplagt at brúka til hetta arbeiðið og og har vil eg nevna at at tað pínu meg grensuleyst tað er hálvt annað ár síðani at eg fekk bara ígjøgnum ámyndlumprát við ein sum veit tað og sum visti tað og sum var so spentur eftir at fáa hesa nýggju kanningina fram hon var um at vera liðug sum vísti hvussu vanviktit tað gekk fyri seg innan fyri bilasølurnar í føroyum hvussu tær skúmaði og skúmaði og skúmaði róman men kom ikki kanningin kom ikki tað var nakar vikur eftir og so havi eg fingið at vita síðani at jamen tað manglaði trý hundrað túsund krónur eitt fáldstarv eg trúgvi tí ikki við einum orði tað er ikki tí at tað manglaði trý hundrað túsund tað var liðugt fyri hálvum øðrum ári síðani eg sæ tí einum samgongu sum í hvussu ikki fekk nógvur boð um tað

og tí sigur a orsaka tí sigi kappingareftirlitið ja saktans endiliga tað er eingin grund til at fara at seta nýggjan stovn á stovn í føroyum latið okkum brúka kappingareftirlitið men so má okur fara inn og kanna kappingareftirlitið umóst tað hevur heimild til at gera tað sum er neyðugt og um tað hevur styrkið til at standa ímóti tá ið høgir harrar komu siga veitst tú hvat ansa núr eftir har er sikkurt nógv sum skal kannast og okur munnu játta pengar og hetta er so álvarsligt tí hetta er okra fólk tað gongur út yvir annika olsen tosaði um tað og fleiri onnur óiva eisini at at tað er so neyðugt at hetta kemur fram nú og ongantíð fór skjótt verður gjørt ein

og lat okkum gera tað orsaka nú nú gloymdi eg hvat eg var í holt við men nær meint tað sum tá ið okur fóra í holt við hetta her so tosað okur um at at fara kanska at gera eitt uppskot til eitt eitt eitt lógaruppskot men tað vildi neyvan komið ígjøgnum og tað vildi kravt eitt øgiligt arbeiði eg haldi at hetta her er upplagt fyri samgonguna sum jú situr ookur fara í morgin sum onkur nevndi at viðgera uppskot sum skula koma vanliga fólkini til hjálpar sum situr við tí at tikið hetta her uppskotið við so eg eg sigi bara vælsignaðir við formansins loyvi fari í gongd við at gera nakað við hetta her og tryggja at ikki fólk sita og skúma róman meðan okur sita og gera lógir og átøk fyri at hjálpa upp á neyðina o tað er tann øvuta verð og og tað eru fleiri sum eisini hava brúkt hetta her sum eitt argument at at okur gera átøk erhard jonsen nevndi tað pengar út úr úr landskassanum fyri fyri at hjálpa og okur ána ikki um pengarnir fara tær rætta staðið tað ber ikki til tá okur eri samd um at sig okum vita at tað eri soleiðis og eg trúgvi etrúgvi at tað er soleiðis uni johannesen segði at at athetta her hesin stovnurin hesum hetta broytta kappingareftirlitið tað kundi tikið móti klæðum tað kundi komið við tilmælum umframt havt og tað haldi eg magtpolliggjandi havt møguleikar fyri at fara út í handlar og tikið stykkprøvar hví ikki tað og komu við tilmæli ja til til til handilsfólk um tí tí eg síggi tað ikki sum eitt álop á á tann vanliga keypmannin tvørturímóti hetta er ein til hann sum kanska er pressaður av av av firmarni úti frá at at ein ein hjálpandi hond til hann sum kanska hoyrir eisini frá fólki í føroyum um at hetta gongur ikki og prísirin eru so so so so at eg havi ongar trupulleikar við at síggja t a ikki farið í handlinum altso tað er sjokkerandi at síggja altso bara a taka eitt dømi fyri og og eg veit at fólk siga at hetta passar ikki og ldi eg vildi hopa at tað passað eisini at tað ikki passaði men tað passaði tí eg havi sjálvur tilfeldivíst funnið skuldi fara at keypa eina eina sødakaku sum eg dámar gott ein ein sum er øgiliga populerað um summarið og hon var farin upp á yvir hundrað krónur hundrað og tveyogtjúgu hundrað og tveyogtretivu hon var ikki keypandi og so komi eg niður stutt aftaná niður til danmarkar og sama kakan er har fyri tveyoghálvtrýss ella fýraoghálvtrýss annað dað altso tað er fullkomiliga farið út at koyra so eg eg eri ikki samdur við teimum sum sum halda at tað kanska ikki eri so galið sum tað er eg haldi tvørturímóti at tað er verri enn okur ímynda okum so túsund takk fyri eg vil bara siga at hetta er samgongan fær allan tann stuðul hevði eg vild ynskt at eg hevði at okur høvdu meiri meiri aftan fyri okum enn okur hava til at fara at gera nakað við hetta her túsunda
takfyri ein viðmerking frá erhard jo
jóensen ger sovæltakk fyri frú forkvina serliga teg við inflatión er er øgiliga øgiliga trupult óansæð um okur høvdu havt korona óansæð um okur ikki høvdu havt kríggið ukraina so høvdu ykur havt inflatión okur hava ikki okur tí okur hava ongar pengapolitikk í føroyum allir bankar nationalbankar í verðini hava prentað pengar út í eitt síðani tvey tsund og átta líka til í fjøruti summar eru eru pengamaskinurnar ongantíð steðgaðar á so tað hevur skapt eina kjarnuinflatión sum okur onga ávirkan á og so moku koma liva undir í langa tíð og so kunnu tað gera akkurát hvat ter vilja við koyra rentu upp og rentu niður hatta kemur iki at broytast í fleiri ár eitt sum okur kunnu gera tað er tað at okur taka fótina av spitaranum í føroyum tí so leingi okur hava hákonjuktur so koma okur at forstyrkja hesa inflatiónina og har hugsi eg at okur

jensarana ger sovæl púra samdir og og men má eisini nevna tað at at at nógvir búskaparfrøðingar maturbúskaparfrøðingar í heiminum teir siga at okur gloyma nettupp hetti her at halda eyga við tí prísvøkstrinum sum ikki eru eldur okur gloyma tað tað er eisini eitt bein at standa á í í bardaganum móti inflatiónini vissu okur loyva inflatiónn prísirnm at fara upp so loyvi okur inflatiónin at fara upp og so er tað tann tann ónda spiralin
takk fyri ja takk síðani er tað høgni hoydal landsstýrismaður ið fær orðið ger so væl
ja frú forkvinna hetta uppskotið hjá miðflokkinum tað haldi eg er bæði kærkomið og gott heldir ein áheitan á á landsstýri um at fara at skipa eitt príseftirlit og viðmerkingarnar vísa á ta aktuellu støðuna við teir við tí økta korstnaðarstøðini teir øktu inflatióninir sum eru komin eisini orsakað á tí vanlukkuligu støðuni av kríggjum og øðrum og uppskotstillanar jens a rana hevði so eisini nakrar grundgevingar fyri annars hvussu hvussu manbæði søguliga og annars kann gera nakað við málið um at prísirnir økjast óneyðugar nógv av øktum av vaksum vantandi kapping og øðrum tílíkum og har má eg siga meg samdan við uppskotsstillaranum at tá ið ja vit høvdu eitt príseftirlit sum nokk ongantíð virkaði til fulnar g eitt prísráð tað hevði nakrar heimildir og mann fekk hvussuer ofta tan ina kunning um samanbering avprísin og tílíkt tað bleiv so lagt um til eina kappingarlóg og tað var altso í tvey túsund og sjey at ellta var gjørna broyting men har mann varðveitti tó í teirri kappingarlóg sum tá kom teirr fyrstu ein part um príseftirlit ella tá hevði tað kappingará suð var tá hevði tað heimild til at at um tey mettu at tað orsakað vantandi kapping var ein prísurn at vinnavinningur sum sum eyðsæð var ógrundaður so hevði kappingaráðið tá rætt til í hvussu ur tíðaravmarkað at fara inn og siga at mann setti ein fyribils prístøgg sjálvandi kuldi skuldu fyritøkurnar vtuela sjóvni iki b egta uttan frá sjálvandi hava ikki taka minni prís enn hvat tey skuldu skulu betala fyri tað við at innflyta tað og eisini eina rímliga trímligt skiftisavlop men tað hevði kappingaráðið ein heimild til í teirri gomlu greinir trettan í kappingarlógun hon bleiv so eisini burtur og tað er nokk orsakað tí sum uppskotstellarin segði at ið ja mann kann vaa siga líka frá ronan reykan og frameftir hevur tað verið ein sovorðn dregulerings øði í serligu usa og sum hevu speist seg til vesturheimin sum eftir mínum tykki fór eg til bankakrakkini og til tann búskapin et hava í dag sum eghard joenss var inni á sum í veruleikanum er bygdur á peningaprenting og annað tí at mann heldur teimum stóru fyritøkuna uppi tað er eingin ivast í tað eg var ein orsøk til at mann segði nú fór mann yvir í kappingarlógina men vit hava sum ena kappingarlóg sum hevur nakrar nakrar heimildir og byggir á serliga at sleppa undan avtalum um prís ella karatellvirksemi og hevur eina rúgvu av øðrum uppgávum eg haldi sjálvur a kapingakappingareftirlitið at gera itt gott arbeiði og jens arana nevndi eitt dømi um an hevði jørt eina kanning av avmann kann taka løu løtuni kannmann gera kanningar av ávísum marknaðum og eitt dømi var bilamarknaðum og har mann hevði gjørt eina kanning sum sumsum eg so spurdi um esuðurmm í tingunum so seð man hon bleiv ikki gjørdur liðugt tí at mann manglaði arbeiðsmegi øhog eg haldi jens arana nevndi vi eg haldi vit søvdu trý hundrað túsund krónur tí at tá samstundis skuldi kskuldi kappingareftilit geraeina rygvu av kanningum av samanleggingum av av fyritøkum og annað sum eisini er ein grein í kappingarlógini øh men tað einasta sum eg kann siga haldi útøkiligt tað at kappingareftirlitið fer at betri fíggjarliggrundarlag nú øheisini tí at tær kunnu taka pening fyri hesari hesari kanningar av samanleggingum sum tær gera í dag sum tær fáa fíggja tað so tær fáa brúkt orkuna til til onnur eftirlit øh men eg haldi eg haldi sjálvar upskotið um eitt eitt eitt eitt príseftirlitsella prísella slíknandi skipan er gott øhog eg skal so upplýsa afturat at tað hevur verið eisini í undanfarna samgongu gjørt eit uppskot til eina broyting í kappingarlógini sum eg havi hugt aftur aftur sum eg ætlaði at koyra niðan men hon men enn ikki komin vit eru enn ikki komin í in upskoti um at beinleiðis príseftirlit í tí uppskotinum men ætlaði at fáa tað niðan á tingi nú við seytjanundirskriftum og tá fáa vit høvuð at og tað gevur so nakrar møguleikar afturat tað eru eisini nakrar kunngerðarheimildir og annaðs sum ikki ru brúkt tær fult út eg veit ikki um um tingfólk løgdu til merkis at vit lýstu eina kunngerð nú sum kravdi av av handlunum at teir skuldu upplýsa eindarprís av øllum ørunum sum man kann samanbera millum handlar tað er tað er smá framstig men vit hava einki beinleiðis príseftirlitið sum serliga kann aturosera ella sum kann taka sær av teirra støðu tær prísirnir kapla vaksa nógv sum nú undir og eg havi heldur ikki tað uppskotið klárt enn men tað kemur so itt uppskot til broytingar í kappingarlógini ella dagføra í kapingarlógini niðan nú um alt gongur væl men tá havi eg ikki havt stundir enn at gera eina beinleiðis liðugt uppskot um príseftirlit hso í stuttum fari eg at mæla tingin til at samtykja uppskotið hjá miðflokkinum soleiðis at tað leggur eisini at trýsta á okkum í landstýrini at koma við tí uppskotinum men eg náði tað neyvan nú áðrenn hendan síðsta freistin fer seriga undirskriftir fer ikki tí tað er júst nú at ksaðkostnaðarstøði hækkar so so tað er kanska meira átrokandi eg nakrantíð at fáa tað gjørt og tað kunu vit so viðgera víðari um heta uppskotið kemur niðan um tað er nakan við kunu gera fyribils í hvussur tí tað er beint nú at vit geva kanska alt at geva stuðul til fólk orsakað av inflatiónini til tey lagsløntu otil barnafamiljur og onnur sum eru harðast rakt á inflatiónini og og kostnaðarhækkingunum mentað er púra rætt at um tað bara elvir til at at tað verður uppietið á príshækking om so er tað so so er taðje meininsleyst og tað síðsta skal siga frú forkvinna at sum sagt eg haldi at vit kunnu gera tað í kappingarlógini men eg havi ikki tað upskotið klárt enn øhmen eg men eg hugsi í føroysku kapingarlógini um tað skal eydnast at fáa tað at at rigga so má kappingareftirlitið eisin fáa meira orku tí tað hava víst mær á i han vera fundir við tey at at tað erí føroyum hava vit nógva hesum dugað íp holunum vit hava knmarknaðir sum eru øgiliga avmarknaðir og jensarana nevnd í okkurt okkurt dømi har tað tykist sum eg skal ikki ákæra nakað fyri at gera tað men tað tikist sum prísirnir eru einsljóðandi í einari í einum geira og har hava vit altso í kappingarlógni sum nú er møguleika at gera nakað við tað og kappingardegið sigur tað at vistitæir kundu gjørt fleiri av teimum kanningum so kunnu teir eisini fara inn og gjørt tað og fáa eisini heimildir til eisini vit nýgja lógaruppskotnum at fáa fáa støðgatíð men tað loysir ikki beinleiðis avbjóðingina við at stovna eitt beinleiðis príseftirlit sum eg haldi ber væl til at fáa inn aftur í kappingarlógina í hvussu eina líknandi skipan sum sum riggar so so eg mæli sjálvandi tinginum til at viðgera tað í tí positiva andan sum er her er komin fram og gjarna samtykkja tað tí eg haldi bara at tað tær koyra eykatrýst á okkum um at levera øeina eina loysn á hesum málinum soleiðis sum uppskoti legr upp til
takk fyri ein viðmerking frá janusi av rannagjørðsvøll
a takk fyri harra landsstýrismaður tað ljóðar ótrúliga gott at at mann kom so langt og eg hugsi um eitt og tað er um okur eisini haðani kundu sent eitt signal til til til okra umboð í fíggjarnevndini at longu nú at tikið og lagt upp fyri at kappingareftirlitið verður herst soleiðis at fleiri pengar verða settir av ikki bara tey trý hundrað túsund sum sum okur hava hoyrt skulu til fyri at gera kanningin av bilasølunum lidna men kanska meirs tikið og styrkt tann stovnur tí tað verður ov iva tann stovnur sum kemur at at

gsja nú skal eg sjándis viðurkenna tað í tí uppskoti sum fór niðan tl fíggjarlógu hava vit ikki beinleiðis økt játtanin til kappingareflitið haldi eg kanska var eittlítið sindur men ikki nóg mikið so sjálvandi hevði tað verið gott h men samanumtikið vil eg bara siga tað at ati við tí orðaskifin um hevur verið her og tað sum jenesa ranu ønevnir at eg haldi at tað er sera skilagott at vit samtykkja eisini uppskotið samtyktar á hesum slagnum eghaldi ikkitað er rætt altíð at skriva álitinu ja men landsstýrið arbeiðir í málnum g tí samtykkjaar tað ikki tvørturímóti haldi eg tevði vera serasignal at samtykta uppskotið og samstundis kundi fíggjarnevndin tikið tann spurningin upp so so hettae ba eit útrætta hond til tað at sjálvandi at eigar eit stutta uppskot at samtykkjas visstingið er samt um tað og ikki brúka hetta við at egme landsstýrið areiði í málinumog tí samskipa tað ikki eg haldi tað gevar bara eitt eyka signal frá løgtinginum til tað sum landstýrið eigur
gera
vinter poulsen ger so væl afyri ja tað stendur jú í samgonguskjalinum at kappingareftirlitið verður styrkt men skilji høgni hoydal rætt so verður tað ikki í hesi fíggjarlógini men tað tað kann mann so kanska gera okkurt við høgni hoydal var inni á ymiskum kannningum sum sum eru gjørdar ein bleiv gjørd fyinøkrum árum síðan av bensinprísum og tá men mín spurningur til landsstýrismannin er um so er at ein slíkk kanning vísir at tað er eitt dugiðpol hvat ofta eg mistanki um eri landsstýrismaðurin so sinnaður til at gera okkurt við hetta politiskt og tak hesar kanningar til sín og brúka tær til framman fyri fyri kundar og til framman fyri fólkum sum sumi skulu keypa hesa tænastunu sum ikki hava nakað væl annað enn at keypa hesar vørutænastur
takk fyri
gersvælja fyri tað fyrsta so verður kappingarligt styrt eftir um at teir t fáa og fáa heimild til at taka størru egingjøld fyri hesar kanningarnar serliga av samanleggingum og tílíka so tí soleiði sum eg havi skilt tí mínum samskiftu kappingarliti som fáa teir møguleikar fyri at gera tær kanningar sum vit eftirlýsa her í hvussuhir men tað kundu gott verið styrt meira hin spurningurin hjá kristin onni vinter poulsen er um landstýrismaðurin ætlar at gera nakað við tær altso ja men men har har er niðurstøðan tann og tað skal eg eisini tað skal eg eisini geva greiðari svar upp á tá vit kunna fáa tær broytingar í kappingarlógini niðan at kappingarleytið skal eg vera so óheppis møguligt har kappingareftirlitið hevur nakrar heimildir og eiri esin at kuna brúka tað í haldi ikki tð skal vera landsstýrismaðurin sum tekur avgerð um niðurstøðun a teimum kanning sum sum eru skuldi elva tlir nakað har eru amboð í kappingarlógini til at kappingareftiritið kann grípa inn og tað er tann tað r tað sum tað dámar betri at styrkja enn at tað er ein landstýrsmaður hvør tað so einaferð er sum situr sum skal taka avgerð um tað tað mugu vera sterkari heimild hjá kappingareftrititil a grýpa inn við nøkrum amboðum tá ið mann staðfestir karatelllíknandi virksemi ella misnýtsluav marknaðarstøðu sum tað hevur orðið í kappingarlógnum
takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið í hesum máli og uppskot til samtyktar um at seta á stovn eitt føroyskt príseftirlit verður nú beint vinnunevndini næsti tingfundur hann verður í morgin mikudagin fimtanda mars við hesi skrá og hann byrjar klokkan ellivu fyrsta skrá verður løgtingsmál hálvtrýss uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um at byggja eitt búheim og umlatingarheim í tórshavn til børn og ung viautismu og tað er øktar útreiðslutluverkætlanina ig haldi eg segði fyrstu viðterðtað er onnur viðgerð av tí málinum altso atkvøðugreiðsluni síðani koma vit til løgtingsmál seks hálvtrýss uppskot il løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um familjuískoyti tíðaravmarkað hækking av familjuískoyti og hjálparískoyti til húski og hetta er fyrsta viðgerð á hesum máli somuleiðis fyrsta viðgerð av tingmáli einoghálvfjerðs tjúgu tveyogtjúgu uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um familjuískoyti inflatiónsískoyti til húski í tjúgu trýogtjúgu og hesi bæði tingmálini seksoghálvtrýss og einoghálvfjerðs tey verða viðgjørd undir einum og tey verða tey verða beind í trivnaðarnevndini síðani koma vit til løgtingsmál tveyoghálvtrýss fyrsta viðgerð uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar annorning um ikrafttretivu forferøruna af lóg um endring af lóg um klaggang inni fór sunnuhetsvesini parantes regulering og forrenting afrs tatningsog gottkørsis beløp og hetta málið verður eisini aftan á fyrstu viðgerðina beint trivnaðarnevndini vit koma síðan til fyrstu viðgerð ar uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um skatting av kapitalvinningi kapitalvinningsskattalógin og tað snýr seg um keyp av egnum partabrøvum dagføring av stovnsheitum herda revsireglur um málsligar nágreiningar og annað og fyrsta viðgerð av tingmáli í áttaoghálvtrýss uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um kommunustýri kommunstýrislógin og tað lógin og tað snýr seg um broyting av skuldarmarki og seinast innan framløguna á skránni í morgin er fyrsta viðgerð av tingmáli níggjuoghálvtrýss uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um meirvirisgjald taðer eisini meirvirðsgjaldslógin longd freist fyri at fáa endurrindað meirvirisgjald av ílegum í almannagagni til frítíðarvirksemi og hesi trý síðstnevndi tingmálini sjeyoghálvtrýss áttaoghálvtrýss og níggjuoghálvtrýss tey verða øll aftan á fyrstu viðgerðina beind fíggjarnevndini seinasta skránni í morgin er framløga og so er ikki meira á skránni til hendan fundin í dag tingfundur er lokin